so er tingfundur settur og fyrsta mála skrá í dag er triðja viðgerð av løgtingsmáli seksoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslógum familjuhýskoyti og tí hjálpar ískoyti til húski og hækking av familjuhýskoyti í tjúgu trýogtjúgu er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so fara vit at atkvøða og hetta málið var til aðru viðgerð sum var hin tjúgunda mars samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankaði tað sær út til at tað er ein sum manglar atkvøða ja har kom atkvøða nummar einogtretivu tað eru einogtretivu atkvøður fyri eingin er ímóti og eingin er blonk og løgtingsmál nummar seksoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu er sostatt samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit fara nú til annað punkt á skránni sum er fyrsta viðgerð av tingmáli seksogtrýss uppskot til løgtingslóg um fyrsta byggistig at høvuðsumvæla og umbyggja skúlabygningarnar á frælsinum og forkvinnan skal biða um framsøgufólk og meðan vit taka framsøgufólkini kunnu kanska mint á um at gera bæði telefonir og teldlar ljóðleys framsøgufólkini vera fyri javnaðarflokkin magna mørsgøri fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri tjóðveldi eirikur jákupsstovu fyri framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin jenis av rana fyrsta røða verður magna mørskøri hennara fyrsta røða á tingi
ger so væl takk fyri frú forkvinna

til fyrstu viðgerð er uppskot um fyrsta byggistig at høvuðsumvæla umbyggja skúlabygningin á frælsinum eftir gamli venjingarskúlin har læraraskúlin í dag heldur til endamálið við hesum uppskotinum er at landsstýrismanninim verða heimillað at skipa fyri at skúlabygningarnir á frælsinum verða umbygdir og høvuðsumvaldur fyri síðan at vera liðugr í eina ætlan um eitt kampus eitt universitetskampus hetta skal vera miðsavnandi fyri alt fróðskaparsetrið upphæddin til fyrsta byggistig at høvuðsumvæla lon fimm og at fyrireikað høvuðsumvælingarnar av lon eitt er áljóðandi fýraogtjúgu milliónir leingi hevur ætlanin um at byggja á kampus á kampus sum savnar allar deildirnar hjá fróðskaparsetrinum á einum staði hetta við tí fyr eyga at betra og styrkja um samanhaldið hjá lesandi og starvsfólkunum á setrinum at skapa eitt lestrarumhvørvi tvørtur um deildirnar eitt lestrarumhvørvi er sjálvsaknaði tá eg varð lesandi á setrinum í dag eru áleið túsund lesandi knýtt at fróðskaparsetri føroya starvsfólkini svarað til áleið hundrað og fýraogfjøruti orsverk í alt eru fýraogtjúgu útbúgvingar sum eru fordeildar yvir fimm deildir sum aftur eru deildar yvir fýra bygningar her í havni sum nevnt í áðni so havi eg sjálv verið mastarlesandi á setrinum tað var á deildini fyri heilsu og sjúkrarøktarfrøði ið varð liðug í fjøri summar og eg havi sera sera stórt rós at bera øllum á tí deildini starvsfólkini har hetta er ein deild sum virkar einum altjóða støði og nú er næstan gerandistíðindi at starvsfólk á deildini tey vinna altjóðan heiður fyri gransking vit hava sanniliga nógv at vera herpin av tíverri kenni eg ikki nakað serligt til hinar deildirnar á setrinum hvørki lesandi ella undirvísarar hetta hevði eg nokk gjørt um vit høvdu á kampus í dag deildin sum eg kjólv gekk á deildini fyri heilsa og sjúkrarøktarfrøði og náttúruvísindadeildin sum nú halda til á vestara bryggju í sóvennshúsinum standa skjótt í tí støðu at tey mangla hølur leiðisáttmálin millum tórshavnarhavn og fróðskaparsetur føroya verður eftir ætlanin ikki longdur og gongur út í tjúgu sjeyogtjúgu hetta kemur at raka í alt fýra hundrað og tíggju fólk fra hndrað og fjrut lesandi tveyogtrýss starvsfólk og átta photearlesandi hetta er millum annað okkara komandi sjúkrarøktarfrøðingar og náttúruvísindafólk

tí er átrokandi at fáa hetta málið avgreitt so vit kunnu arbeiða so att arbeiði kann setast í verk við at umvæla bygningarnar og á setrið framhaldandi kann útvega arbeiðsmegi sum vit fyri lívinum hava tørv á og ikki kunnu vera fyri uttan núverandi bygningar á frælsinum eru í ringum standi hetta er milum annargrundaslit og og aldur av bygningunum og treingjast so eisini sannliga til eina umvæling alt ov ofta tykist at ílivur verða gjørdar í nýtt byggjarí at vit byggja nýtt framum at viðlíkahalda bygningar vil longu hava tí er hetta eisini sera jaligt dømi upp á eina verkætlan har gamlir bygningar verða umvældir og varðveittir eitt av hjartamálunum hjá javnaðarflokkinum er at gera gerandisdagin grønari og sjálvandi færi byggingin at samsvara lýthúmans orkukrøvum so hetta er ikki einans ein íløga fyri búskapið men eisini fyri umhvørvið og fyri framtíðina eg brúkti eitt sindur av tíð upp á at leita eftir eyka skjølum í samband við hesa verkætlanina ditalieraðum tekningum og so framvegis hetta fer at koma byggiútreiðslurnar til hetta fyrsta byggistigið skuldi ikki kosta meira enn fyriskrivaðan og landsverk hevur mett at tað kemur at kosta fýraogtjúgu milliónir tí sjálvandi av stórum týdningi at tað verður gott eftirlit í byggingina ikki einanis á hesum fyrsta byggistigunum men eisini framyvir tá mann fer at gera enn ov størri ílegvurður at byggja hetta stóra kampusi men aftur so kann mann seta spurnartekin hví eitt eitt uppskot kemur fram áðrenn eitti a hví eitt kemur fram til eina játtan áðrenn verkætlaninr bjóða út men her er ein greið ætlan fyri júst hesum ognarviðurskiftini á frælsinum sum í dag partvíst er ogn hjá tórshavnar kommunu og partvís ogn hjá landinum skulu sjálvandi eisini koma á pláss áðrenn umbúkt verður mær keru gongd í hesum samráðingunum og hetta skuldi skjótt verið komiðpp á pláss tað er stórt at sleppa at leggja akkurát hetta uppskotið fram kanska ljóðar tær ikki nógv tað at mann skal umvæla tvær lonir men hetta er eitt fet móti nøkrum í nógv størri enn vit kanska geva okkum far um hetta fer ikki einans at betra um teir fyisku karmarnir hjá lesandi og starvsfólkum á setrinum hetta fer kanska at økja um menning og trivnað og eitt starvsfólk og lesandi sleppa at vitarnar deila ikki einans við tey sum tey eru somu deild við men men tvørtur um deildirnar ímynd tykkum hvar vit so kunnu enda
takk fyri takk fyri forkvinnan fer at nýta høvi at ynskja magnumørk er hjartaða til lukku við síni fyrstu røðu á løgtingi s
koma til viðmerkingar tann fyrsta er frá johannesi joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja vit eiga eisin at ynskja til lukku herfrá javnaðarflokkinum fyri eina eina góða røðu magna tað sum eg hugsi tað er tá mann fer at byggja nú hetta er eit átrokandi mál faktiskt tí at mann skal hýsa fólkunum sum eru har útí og tí vóni eg at at og hetta ereitt gott mál tí at vit skulu menna øki hetta er eitt viktit mál tí eg vóni eg eisini at tá vit fara at byggja nú at vit royna at bjóða tað rætt út soleis vit fáa tann rætta prísin og at vit fláa øllum framat at bjóða og at vit hava eitt eftirlit við byggingin soleiðis at at hon kemur at halda og vónandi fáa vit eitt eitt eina góða útbúgvingarkampus úti úti á setrinum so at
vit fáa góða umstøðrarut takk fyri takk fyri og magna eitur sjálvandi altíð magna morskoy
tá i hon er á løgtinginu ger so væl magnamarskuri takk fyri eg eri púra eini í tí sum jóani sigur og tí setti eisini sjálv spurnartekin við hetta her at at vit ikki høvdu eina nøkur tilboð útboðin longu nú ma ja vit mugu læra av teimum verkætlanum sum longu hava verið so at hetta ikki verður nakað sum sum vit ikki fáa yvirraskandi rokningarí
tí takk fyri síðan
sor ta hanna jensen ein viðmerking ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja eg fari at takka hesi her nýggju ungu tingkonuni fyri røðuna og hon er sjálv eitt dømi um hvussu týdningarmikið tað er at vit kunnu útbúgva fólk í føroyum og fróskaparsetrið var jú sett á stovn í nítjan hundrað og fimmogtrýss við tí endamáli at at útbúgva og granska á føroyskum í føroyum og og eg haldi at tað er gott at vit í dag eldri og yngri kunnu samskifta um hvussu hendan verkætlanin at útbyggja hølisviðurskiftini til setrið at hvussu tað kann fara fram oghvussu tað skal fíggjast og hvussu tað skal
logjast til rættis so takk fyri
vagnamørskur ger so væl fyri viðmerkingina eg havi ikki so ræðuliga leggjað træt tí eg eri eisini púra einig í tí tú sigur fróðskaparsetrið er nakað vit kunnu vera øgiliga stoltar og virka høgum støði og vit útbúgva nógv góð og dugnalig lesandi sum vísa seg í verki nú
sum úti í arbeiðsmarknaðinum
síðan er tað eirikur jákupsstovu ger sovælja eg vil nýta høvi at takka magnumørkur fyri eina góða røðu og eisini ti lukku við tí fyrstu røðuni eg hugsaði um magna mørkør kann hugleiða eitt sindur um týdningin av fróðskaparsetrinum fyri tað føroyska samfelagið í mun til fráflyting og so framvegis í mun til at fáa ung fólk at støðast í føroyum

vegna mørkur ger so væl ung fólk stúðast í føroyum tað gera tey tað gera tey í dag haldi eg tað eru nógv færri sum flyta av landinum í mun til tey gjørdu fyri og tað er setrið nokk eisini ein partur av so aftur stórt rós til setrið og aftur við at vit samla alt saman á frælsinum til eitt nýtt kampus tað fer at gera tað vera enn betur betur treytir hjá teimum
dugast og trívast
jenis arana ger sovæltakk fyri eina góða positiva røðu viðvíkjandi skjølum tað passar tað er ikki so nógv skjøl men eg havi hug at siga við eisini við onnur at tað besta skjalið sum er í her mest illestrativa tað er skjali nummar trý sum okur hava fingið útlat vera tðfrá landsverk og tað vísir millum annað eisini at hetta arbeiðið er longur byrjað tað byrjar longu í fjør altso lonurnar sum vóru best fyri og lonum fýra og sjey eru longur inoveraðar soleiðis at tær kunnu taka ímóti næmingum sum sum verða heimleysur heilt skjótt niðri í úr sjónvinnuhúsinum men hetta er annars ótrúliga gott haldi og og og okur muu bara ynskja og vóna at at at bæði tíðarætlan og eitt
kemur at halda
amørkur ger so væl ja ja hetta skjalið hjá landsverkini er fínt og gevur gott yvirblikk men sum sagt ikki so detalerað men nevnt at fáa yvirlit yvir hvat er gjørt og hvat hvat ætlanin er framhivur
ja ger so væl tann næsti røða verður magnus rasmussen
hetta málið snýr seg um hetta her uppskotið um at at líkasum at fáa ta materiellu heimildina til staðar í samband við ætlaðu um útbúggingarnar sum hava við óapasetri at gera magna mørkøri tingkvinna greiddi rímiliga væl frá hon hevur royndir har frá fyri ikki langari tíð síðani við hesum sambandi og tá tað kemur til venjingarskúlan læruskúlan so so var eg har fyri nógvum árum síðani so eg eg veit hvønn veg eg vendi tá ið mann tosar um tann bygningin sum eitur læraruskúlan og venjingarskúlin og tað er tað hetta snýr seg mest um eg hugsi mær at her fyri nøkrum árum síðani tá varð ein bók skrivað ella mann tosaði um eksitt føroyar og fólk fluttu av landinum og nøkur ár seinni nú nú ar tað akkurát øðugt tað flytur til eg eri onkuntíð spurdur altso hvat er tað sum er hent í føroyum hvussu ber tað til at fólk flyta so nógv til føroyar og tá havi eg altíð nevnt fróðskaparsetrið sum ein ein part av forkláringini tað at vit í politsku skipanini hava bakkað upp um setrið fleiri útbúgvingar og hægri útbúgvingar eru komnar tað trúgvi eg er heilt avgerandi fyri at fólk søðgast í føroyum tí at so eru tey tað longri í føroyum og kanska knýta seg tættari til til føroyar enn vissu tey fara heilt ungum árum av landinum hyggja vit eftir akkurát hesum so eru pengar settir av á fíggjarlógini tað eru sjeyogtjúgu milliónir settar av tað vil siga tað er í veruleikanum tríggjar fleiri enn mann líkasum hevur hevur brúk fyri ella biðið um men tað stendur hvat har skulu brúkast til tað er í samband við arkitektarkapping av og annað av høvuðssætinum og eg síggi eisini at mann í fíggjarlógaruppskotinum hevur bæði fyri fýraogtjúgu og fyri fimmogtjúgu líkasum markað pengar til at gera hetta her arbeiðið fyri og hvat er hetta so fyri ett arbeiða hetta er altso ein liður fyri at framtíðartryggja høluðsviðurskiftini hjá fróðskaparsetri føroya tað tað tað er og undanfarna samgonga arbeiddi við hesum málinum og tað var jenusarana sum var landsstýrismaður sum arbeiddi á eisini við hesum málinum og vit fáa rættiliga greitt at vita í hesum her uppskotinum at tað er lon fimm tað snýr seg um og tað er rætt at her er ein ein skitsa frá landsverk sum vísir hvar tað er og so stendur at mann eisini fyri holt við lon eitt har eru ikki færri enn níggju lonur so hetta er ein ein ein bygningur við rættiliga stórum fermetratali tá ið tað er sagt so er tað soleiðisnar ati at landsverk hevur eina varisliga meting nei ikki varu eina varliga meting at hetta fer at kosta umleið hundrað og fýraogfjøruti milliónir krónur og tað er ein ein setningur sum mær ikki dámar so øgiliga væl hetta her við at mann hevur eina varliga meting eg kundi hugsað mær at tað var munandi meira ítøkiligt og hetta skal ganga heilt fram til tvey túsund og so kemur mann fram til tað meira ítøkiliga tað er tað sum hetta snýr seg um hesar fýraogtúgu milliónirnar ta er hendan her lon fimm og so byrjar mann upp á lon eitt at tað skal kosta hesar her fýraogtjúgu milliónirnar

so er tað hetta her sum vit ofta tosa um tað er er hetta bjóða út ella er tætheil prosjekt av hesum og og vit hoyra jú í miðlunum nú um um ymiskt sum blívu dýrari og sovíðari og og og tað tað er tað ikki á hesum her og eg havi hug at lesa úr hesum her uppskotinum altso í trý ovast har stendur á landsverk hevur mælt til at ráðgeving og arbeiðstøkur verða framdar í fakum hetta soleiðis at til ber at hava neyva stýring við umvælingarverkætlanini og so er tað nakað sum ikki forstandi altso hetta lógaruppskotið verður tískil týskil lagt fyri løgtingið hóast verkætlanin ikki er liðug prosjekterað til at verða boðin út so sum vanligt er við verkætlaninum um nýgerð av bygningum hatta er hvussu er eitt brot ið vit í fíggjarnevndini mugu fara rættiliga djúpt inní altso hhvat meinasta við har altso ger mann altso pá einannan máta ger mann muna umvælingarverkætlaninum og og og nýggjum verkætlannum og mann leggur hetta her fyri løgtingið hóast verkætlanin ikki er liðugt prosjektera

og so er er ein annar ókendur faktorur her tað er tað at tað verður nevnt um eitt sum ikki við í prísinum tað er tað at tað eru fjøruti skrivstovupláss runt rokna fimmogtjúgu fermetrar tað vil siga túsund fermetrar afturat til fólk tað er ikki í hesum her og tað er ikki smávegis altso og tað virkar mær eisini eitt sindur leyst og og vit mugu so sjálvandi í fíggjarnevndini fara nærri inn í tað eitt annað sum er tað er tað at hetta er verður sent til ummælis men tað er verið ógvuliga stutt og og tað undrar meg at til dømis fíggjarmálaráðið ella landsverk ikki hava altso eitt ummæli skriva altso g eg havi nevnt tað fyrr mtað tað virkar sum at ella mann tekur ta uppí saman e also her á verað onkra verkætlanir sum eg havi líkasum komið fram við hesum her og bara fyri at taka eitt dømi so var ið tá ið sjóvinnisstýrið skuldi byggja vestrivágum tá hevði fíggjarmálarið til dømis eina viðmerking
meg kundi líka lesa ta viðmerkingina tað er í sambandi við tað á sjóviltisstýrinum gersæhar sigur fíggjarmálaráðið at fíggjarmálaráðið heldur seg til at verkætlanirnar skulu vera prosjekteraðar í minsta lagi fram til verkætlanaruppskot áðrenn verklagslóg verðr løgd fyri tingið hetta kemst av altso tað er tað er ikki uttan eina orsøk hetta kemst av at tá fæst óvissan um byggikostnaðin niður á eitt støði sum kann góðtakast nú skal ikki skiljast sum at eg eri ímótur at vit fara at umbyggja og útbyggja og alt hetta her á setrinum og at tey fáa góðar umstøður tey sum skulu lesa tey skulu granska men eg haldi at vit í løgtinginum hava skyldu til at líkasum hyggi eftir soleiðisnar at hetta er so trygt sum møguligt og tað t tað er tí eg sigi at eg hevi eina kenslu av at her hetta kundi verið tryggari siga á tann mátan hetta kundi verið tryggari og at kanska fíggjarmálaráðið kundi komið og sagt veitst hvat tommul upp hetta hett er trygt nokk ella veitst hvat eg burdi okkurt annað kanska verið gjørt áðrenn tað er búgvir til at fara til farið í løgtingið eg síggi at taður verið til hoyringar við stuttum skopra og eg eg skilji upp á eimaftur tað tí at vit vita tað at leiðissáttmálin er uppsagdur við sjónhúsi ella hussuman kalla tað so so at mann eg pressaður tíðarmessi eisini ha men at kampus verður úti á frælsinum og alt tað tað eri eg fult við uppá og eisini at tað skal verða gjørt gott eingin ivi um tað hetta málið skal fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og hesir spurningarnir sum eg havi royst her eru meira tað eisini til landsstýrismannin og kanska til fíggjarmálaráðið so tey vita nøkulunda hvat ið ið hvussu er eg sum fíggjarnevndarlimur søknist eftir og fari at spyrja nærri til tá ið tað kemur í fíggjarnevndina men hetta skal fáa eina góða viðgerð og eg vóni at hetta kann venda rætt og vera trygt og vit kunn vera trgd við hesum her tá ið vit koyra tá vit stemma ja vónandi men so var ein spurningur afturat ein spurningur tað er tað t hettaer ein verklagslóg upp á fýraogtjúgu milliónir og tað stendur nokk so ítøkiliga atað er til lon fimm og eitt afturat kemur ein nýggj verklagslóg fyri tar næstu lonurnar ella verður tað hendan hendan her sum verður skrúva uppá og tá vil eg bara siga t soleiðisnr sum eg hugsi tað beint nú at at tað er nógv betri at tað kemur ein nýggj verklagslóg so man avgreinsa tað avmarkar tað til akkurát tað takk fyritakk fyri
ein viðmerking frá keileo holm johannesen ger so væl ja nú er tað verið so nógv um byggingar seinastuni altíð blivið hábygningur nú sjálvtum tað ikki einki við hábygningin at gera so kostar øll kalla tað bara hábygningur men tað eru so nógv onnur ting og har royndi mann at avgrensa tað við ymiskum verkætlanum men mmann eigur ikki at fara í gongd nú altso uttan at fyrireika óalmindiliga væl men hetta er ein góð ílega fantastiskt íløga men kvadratmetrarprísir til dømis tað haldi eg er ein er ein óalmindiliga góður tráður at fara eftir hvat kosta kvadratmetrarprís hábygningurin liggur um hasar fimmogfjøruti túsund sum allar aðrar verkætlanir kosta í umhvørvinum av sama slag tú tú kemur ikki út um tað tað er ein
han ávísir kvadratmettrir vísir
takk fyri magnusrasmsus ger sovæltakk fyri harra formaður ja tað er púra ræst sum kaili oholm jjohannesen sigur at tað tað handlar eisini um kvadratmetiprís og tað er jú eisini viktigt og og tá ið tað nú er skúli og vit kunnu siga at tað er fróðskaparsetrið so ímyndi eg mær eisini at tað eru onkrar serligari stovur við serligum útbúnaði og kanska serligum infrastrukturi soleiðisnar at tað er ikki so øgiliga lætt at samanlukna sovorðu byggjarí kanska við eitt íbúðar byggjarí men allir hasir upplýsingarnir mugu koma á borðið soleiðisnar at vit í í fíggjarnevndini og vit í tinginum eru púra trygv við hetta her tosa vit um fýraogtjúgu milliónir men ein leslig meting er hundrað og nakrar fjøruti og tí haldi e tað er óalmindiliga viktigt at verðslagslógin altso hendan her fýogtjúgu er tað hon og hon verður málrættað til akkurát hetta her spesifikkar sum stendur í her og so tekur mann eina nýggja tá ið mann fer víðari tað haldi eg er øgiliga umráða
takk fyrr tú fáa tey tingini upp á pláss takk fyri takk fyri
so er ein viðmerking frá eykunsamuelsen ger so væl takk fyri harra formaður ja eg má siga at eg eri øgiliga samd við røðaranum tá ið mann lesur hetta her við ata samlaða verkætlanin er ikki liðugt prosjekterað og tað er ein varlig meting av einum kostnaði upp á hundrað og fýraogfjøruti milliónir og og so víðari fleiri v onnur av teimum tingunum sum røðararni nevndu so følir mann seg ikki serliga tryggan tað má eg siga men hetta er ein øgiliga góð verkætlan tað eru vit øll samd um í tinginum og tí er tað kanska enn meira týdningarmikið at vit fáa hetta venda rætt og at mann viðger hetta gjølla og fær líka sum tær rættu allar spurningarnir svaraðar tí at tað hevur jú ikki verið vanligt at mann kom í tingi tey seinnu árini við verkætlanin sum ikki vórðu prosjekteraðar til dømis ugseummælisskjølini frá ráðunum eru faktiskt eitt sindur løgin kann man siga so eg eri púrasamd at vit
mugu vit gera tað væl og virðiliga í fíggjarnarum
takk fyri magnus rasmussen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hatta er líkasum tað sum eg havi verið inni á at hetta er ein virkliga góð verkætlan vit ynskja bestu umstøður fyri fróðskaparsetrið vit ynskja kampusøki eg haldi eisini tað at hetta her umbýtið við í hoydølum og við úti á frælsinum við kommununi og landi tað var fínt alt tað eg komiðupp á pláss og nú er tað tað at mann ætlar at umbyggja og byggja og tað er har eg føli at tað kanska er er í so leyst og tað er tað sum vit skulu vera trygv við soleiðisnar
at hetta verður ein tryggur góð verkætlan takk fyri takk fyri so er næsti rør á listanum
hava havt hetta mál til viðgerðar fleiri ferðir bæði meðan hetta tingið situ og eisini meðan undanførnar tingin situr við at fáa til heildar hesar bygningarnar á frælsinum og um mann hevur gjørt hana avtal við tórshavn kommunu harbeint har man so hevur gjørt eitt býti og hava vit so seint sum eg meini tað var nú í januar ella febramánað gjørdu broytingar í tí bráðfeingisfíggjarlógni sum nú er fyri at líka sum at fáa tað síðst upp á plássið í hasum økinum og hetta er eitt gott mál fyri at mann skal styrkja ella menna setrið enn meir tað er gott at vit kunnu bjóða nógvar útbúgvingar út sum eisini eru relevantari til tann teirjim vit hava í samfelagnum her heima at bjóða tær út í føroyum so sær at at føroyingar fáa útbúðna seg í føroyum til tey arbeiði sum eru her beint og og tað sum er nú eisini hevur týdning tað er tað at mann savnar næmingarnar á einum staði í dag eru teir rættiliga nógvr spjaddir so sær og hendan her verkætlanin hon leggu so upp til at vit fara at savna allar næmingarnir á einum stað og tað hevur sum mann eisini sær ella sum mann e veit so hevur tað nakað skundið tí atleiðurmálið í sjóvinnuhúsinum tað er so sagt upp og at sama so seta skund at finna pláss fyri teir næmingarnir sum ganga á tískúlanum og

og tað eru pengar settir av í fíggjarlógina í ár tað er sjeyogtjúgu miliónir settar av í fíggjarlógaruppskotinum í tvey túsuo trýogtjúgu um at sær eitt æ tretivu miliónir settar av í tí komu komandi árunum fyri at gera hsær verkætlanina so atsum sagt so er hetta ikki nakað ókent hettaher nakað sum mann hevu í fyrireika jóðina tíð og nú ætlar mann so a fara í gongd og henda verklagslógin hone heimillar at mann mesta lag t brúkar fýraogtjúgu miliónir og tað er so íroknar prosjektering ráðgeving og innbúgv og tað fevnir so nógv um tað fyrstu fyrsta liðug í hesiri í hesum prosjektinum og tað er so tað at mannger eina høvuðsumvæling av lon fimm og fyrireiking av umvæling av lon eitt og tað er so fýraogtjúgu miliónir men sum tað er sagt her so er uppskotið ikki liðugt prosjektera og tá ðgog tað e ikki boðið út so mann hevur gjørt eina varliga meting av verkætlankostnaðinum tí vil eg spyrja ella fyrst so kann mann siga at tað er kanska ja tað er øgiliga undarligt serliga um mann hugsar um teykanska søguliga sæð at tað er nógvar byggiverkætlanir sum fara av kós og tað eru ja mann mnn vil siga at fingararnir vilja peika negvasani menoftani eru eisini eftir okkum politikarum sum kanska far í gongd við prosjektir uttan at tey eru fullfíggjaði og tískil so er liggur en ábyrgd av okkum eisini at royna at hava tey fullfíggjaði so nógv sum gjørligt eisini í hesum her førunum her summi magnsrasmusen vísti á so minnist eg var nettupp framsøgumaður til tá ið verkætlanin í sjónvinnsstýri tá tann verkætlanin var til viðgerðar og tá hevði nógv nettupp á hetterað fingurin á loftið um hetta her atat prosjektið ikki var liðugt prosjekterað men mann kom við eina verklóg allíkavæl og tá hevði fíggjarmálaráðið so eisini viðmerkingar um tað men hesi ferð so er tað mann kan siga tað sama og siga skal so eisini tað at sjóvinsstýrið tá verkætlanin er ikki heilt lík í hesa her verkætlanini tað var meira ein annar pakki sum mann fór í holt við ta verkætlanin við men hesi ferð hevur fíggjarmálarárin ikki nakrar viðmerkingar til nættupp tað og tað sum er tað er tað at tað liggur ein óvissa í akkurát hesum her hvat kemur tað so at kosta og hvat kemur alt prosjekti at kosta nú sigur mann fýraogtjúgu miliónir fyri hetta her og so tað prosjekteringin og annað er liðugt og tað er klárt at bjóða út og so tá tilboðin komin inn verða fýraogtjúgu miliónir so nokk og tað haldi eg ikki at mann kann siga beint nú tað er kortfolt ikki nakað sum eg sum tingmaður og sum fíggjarnevndarlimur kann svara fyri beint nú um hetta prosjektið um tað fer at halda fýraogtjúgu miliónir og tað er ein stór óvísi tíð og tað vóni eg at vit fáa størri innlit í í fíggjarnevndini tí at sum sagt so er hetta eitt gott mál tað er gott at mann fær alt savnað á einum staði tað er gott fyri fróðskaparsetrið at mann fær tað og tað hevur eisini eitt sindur av skund tí mann hevur stóran høvuðstørv framundan um mann er mann hevur sagt mann hevr fingið sum fleiri mál sagt upp so at tað er tørvur á at gera hetthr og tað er eisini øgiliga gott mál men tað skal gerast við skili og og tað máta og og eg meini at mann ikki er nóg væl ívlatin til at vita akkurát

og vóni eg at vit fáa fleiri upplýsingar í fíggjarnevndini um tað tí atvisu man hyggur eftir tí tilfarinum sum er her beint so bara eg at fyrsta v prosjektunum so er tað ofta so sær at tá ið mann ger verkætlanir í ella tá verklagslóg verða lagtar fyri tingi so so stendur ymisk um prosjektið ferðmetraprís og annað her til dømis so stendur ikki í fermótrarprísir mann plagar ofta at brúka nógva tíð upp á at diskuttera um fermetrarprísirin er ov høgur ella og sovurða men her er so slett eingi fermetrarprísur so eg trúgvi at hettaher málið her tað má lýsast nógv betri enn taðer beint nú fyri at vit líkasum fáa eina greiða fatan av hvat ertað vit eru í holt við atat koyra ígjøgnum tí at vit mugu ikki ella vit mugu orsaka læra av teimum feilman fyrr íg gjørt og ikki fara atat samtykkja ting uttan at vita heilt hvat tað so at hetta málið er tað skal fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og mátar eisini mugu vit fáa nógv fleiri upplýsingar til taks til at viðgera hetta uppskotið ordilið
takk fyri harra konan takk fyri
onkur viðmerking jørguniclasen ger so væl harra formaður beini johannesen nevnir sjóvinnisstýrið tað bleiv útbjóðaðupá ein heilt anna máta tá vild mænn hava ein bygning sum sum arbeiðstann sum færa arbeiði hevur ábyrgdina av og teir koma við tekningum teir skulu orðna prosjektering eitt støkt bygning við so so nógvum kvadratmetrum og eg havi fingið at vita at prísurin heldur tað ger hann annars ongantíð í tí almenna altso glasir bleiv út við fýra hundrað milliónir dýrari hábygningurin fýra hundrað milliónir eg haldi nú kom ein eyka rokning upp á fjøruti milliónir afturat heta reina byggjugølur vit hava akkurát viðgjørt ein ein stovn úti í argin sum aftur nú bleiv dýrari og so nú ætlar mann at starta e eitt hundrað og fjøruti milliónar prosjekt har mann hevur eina lesliga meting eg fari stagiliga heita á bæði beini johannesen og hini fíggjarnevndini siga her til og ikki longur vit mugu ikki byrja eina byggigølu við vilja tað gera vit við l
metingum sum hetta ger
takk fyri so er tað bein johannesen ger so væl nettupp sjóvinnustýrið tað eru vit sum sita í fíggjarnevndini hava løgastum gjøgnumgingi allar verkætlanir nú tá ið fíggjarlógin er til viðgerðar eg meini at sjóvinnustýrið er einasta verkætlan sum í løtuni sum heldur prísin og sum eisini heldur tíðarætlanina sjálvt við øllum óvissinum manna havt havt á byggja serliga á by byggimarknaðinum síðst tíðina og vit hava ja stóra óvissu av byggimarknaðinum sum nú er og tískiliga havi eg ilt við at trúgva at hvat henda varisliga metingini um hon kann brúkast yvirhøvur tá prísirnir eru so svingandi sum teir eru so eg vóni veruliga at ella eg viti ikki ikki at vit skulu gera saman feinuna aftur so vit mugu taka og venda øll steinum í hesum málum her í fíggjarnevndini áðrenn vit yvirhøru

so er tað keili holm johannesen ger su vælja beinjr ohannesen segði nakað at politikarir hava ábyrgdina og tað er so púra rætt gott at onkur sita tað eru politikarir sum hava ábyrgdina av hesum her og eingin annar tað eru bara politikari og byggigølur íðan tunnórs fjall var á byggigøla fámjastunnilinr á byggigøla tunlarnir eru eisini byggigølur tí at allir eru dupult so dýrir í mun til tá tær vóru her men mann beginnur at kalla alt sum hevur við heilsu og útbúgving tá kallar mann tað byggigøl men tá ið tað er eitt hol tá ið tað bara er eitt hol at gera tá er eingin byggigøla tá koyrir tú bara hædt eg fyrireika tað frá byrjan av og tað er tað sum hava møguleikar tað er tað einasta at gera upp tað er upp til politikararnir ikki skylda uppalan
minsverk og allar hinar
takk fyri soerla beina johannesen ger so væl
ja tá vit sita her við ábyrgd so er tað eisini okkara ábyrgd at vit eisini forvalta tað ábyrginr at vit hava væl og eisini tær skattakrómurnar vit fáa inn at vit forvalta tær væl tískil mugu vit vera ja hvørsfalt so tilvitaði um hvat vit gera sum møguligt og sum akkurá hett her málið liggur beint nú so tosar m um varisligar metingar og ikki prosjektera og annað og ta meti eg ikki ordiliga tað at vit eru nóg væl íløtin til at taka støðu til hvat vit fara at gera so at hetta her má viðgerast nógv nærri í fíggjarnevndini takk fyri harra formaðurtakk fyri so er næsti røðara á listanum
ja takk fyri harra formaður visu vit byrja við fróðskaparsetrinum so er tað sjá fylgiligt eitt ein øgiliga týdningarmikil partur av tí føroyska samfelagnum vit hava sæð tey seinastu árini at tað eru alsamt fleiri tsum lesa fróðskaparsetrinum er tó sjálvur okkurt fakær eisini og tað ger tað at vit hava eina rúgvu av fólkum sum fyrr hava flutt av landinum sum verða verandi í føroyum eg haldi tað eru nøkur heilt fá ár síðani tá var tað soleiðis at tað blivuð fleiri lesandi í føroyum enn tað vóru føroysk lesandi uttanlands eg haldi bestemt at mann hevur uppiborið betri fysiskar karmar enn man hevur í dag tað tann íløgan sum skal gerast í hetta kampusi er kanska tveirt ímillum tríggjar tær týdningarmestu íløgurnar sum skulu gerast fyri føroyska samfelagið tey komandi árini lat ongan iva vera um tað og eg kundi gott sagt bara soeeiðinar beinanvegin at ja eg havi einki ímóti at brúka fleiri hundrað milliónir upp á at fáa setrið at riggað ordiliga væl men visu vit taka tað sum liggur her beint nú tað konkreta málið sum liggur á borðinum sum snýr seg um fýraogtjúgu milliónir so er tað nokk soleiðisinar at tann landsstýrismaðurin sum situr børframman fyri mær her hann hevur nokk onga skyld í at at hetta málið kemur á skrá akkurát í dag tá ið vit hava hoyrt um hóvbygningin umaftur og umaftur umaftur seinastu dagarnar samstundis sum vit eisini hava havt onnur mál innan fyri bygging í tinginum innan fyri tær síðstu vikunar sum ger tað at vit sum onkursvegna hava eina uppgáva um at at at hyggja eftir hesum kanska framum onnur tingfólk við tað at vit sita í fíggjarnevndini at vit byrja at hava nokk so nógvar spurningar

vit hoyrdu ein fyrrverandi landsstýrismann í heilsumálum og fíggjarmálum hann segði jamen tá ið tá ið gølurnar byrja tá i byggingini byrja so hava vit einki val so mugu vit bara siga ja til alt tað sum kemur av eyka kostnaðum men mann fær næstan hug til at spyrja men havi vit nakað væl nú er kemur eitt inn sum eitur fýraogtjúgu milliónir kunnu vit velja at siga nei eg veit ikki tað hevði kanska verið nokk sinterant at vita kunnu vit kunnu vit tað er tað yvirhøvur ein møguleiki men áðrenn mann sigur ja sum vit nokk skulu so hevði tað verið ræðuliga gott at vita líka sum hvat er tað samlaða yvirlitið hvat er ambitiónin við fróðskaparsetrinum hvussu hvussu ætlar mann at fara til verka við hesum eg síggi væl at har er er ein plantekning av jú nú nú er tað lon fimm fyrst og so er tað lon eitt og fýraogtjúgu milliónir har og so framvegis og so stendur eisini hundrað og fýraogfjøruti milliónir sum ein leyslig meting men allíkaso stendur tøl ikki dagførd beinanvegin í skjalinum fram til tvey túsund og níggjuogtjúgu men hvat hvat er so afturat hetta er ikki boðið út oghtað r ikki prosjektera og eg skilji væl ein tanka í hesum og tað er at vit taka ein part fyrst so finna tú út av hvat tað kostar og so kunnu vit skal læra tað upp aftaná soleisnar at vit hava ein part sum vit stýra ordiliga væl og so vita vit so vita vit kanska hvat hvat vit skulu vænta upp á restina ømen eg dugi ikki orilig at síggja jamen hvat hvat hvat kemur so út yvir hasar hundrað og fýraogfjøruti milliónirnar tað bleiva nevnt og tað stendur eisini í tilfarinum at hær eru túsund farmetrar av skrivstovuplássum sum skulu koma afturat sum ikki eru uppií her hvat hugsar mann um tað hvussu ætlar mann at gera við tað hog so er eitt sum sum eg so havi fingið upplýst og sum er øgiliga gott og tað er at mann at mann hevur í øllum førum staðfest at mann fær ikki í gongd við hetta fyrr enn ella ma sjálvandi nøkur ting eru gjørd men mann fer ikki at gera alt hetta arbeiðið fyrrenn ognarviðurskiftini eru komi up á pláss sum eisini er ein partur av hesum so er tað tað hvat kann mann gera so vit ikki standa í einari sovornar søðu sum akkurát nú at tingfólk hava nógv meira spurningar enn svar aftaná mann hevur lisið hetta tilfarið við við teimum upplýsingunum sum sum eru í sjálvum skjølunum sum vit hava fingið so ivist eg í um eg hevði brúkt av mínum egnu pengum til hetta og visi eg ikkihe kunna brúkta mín egnu pangum so haldi eg ikki eg skal brúka pengarnar hjá skattgjaldaranum og fá hetta forselliga eg sigi ikki tað at vit skulu fáa at vita hvussu vorðin klædningurin skal vera ella hvussu hvussu tjúkt bjálvingin skal vera ella tú veitst forskellig ting tann vegin men tað er nokk gott at vita ókey hvussu fáa vit tað gamla ug ta nýggja rigga saman hvussu vit hava hoyrt um parkeringshjallarar í einum øðrum byggjarí hvussu ger mann við parkeringina økinum ella hevur tað einki at siga altso hetta her samlaða yvirlitið og og eg skal ikki bara vera negativur eg haldi eg kann koma við einum einum hugskoti tað er kanska eitt líti sindur popput men men tað hevði kanska hjálpt vissæ t tingfólk kanska fingu í boði at áðrenn eit verklagslóg kom niðan tá er tað hvørja ferð yvir tíggju milliónir sum skulu brúkast av av skattgjaldarums pengum at mann bleiv boðin inn til eina kunning upp á sama máta sum tað er við ymiskum øðrum lógarmálum sum sum eru eitt sindur kompleks og sum ikki ikki bara soleiðis eru til at hað var við at gera tú hugsðit kanska at spyrja um um tað tað kundi eg givið meining sum sagt hetta er ekstremt týdningarmikið sum á ferð í gongd við at gera kampus til setrið um mann fær samlað tað saman so vit fara sjálvandi øll vænti eg at viðgera hetta málið ordiliga positivt í fíggjarnevndini men her eru nógvir spurningar og eg vænti at vit fara at fáa svar upp á teir allarmestu men eg hopi at vit koma har til at vit kunnu siga hetta her er ordiliga gott vit gera
hatta oppa hendan mætan takk fyri harra formaður takk fyri
so er onkur viðmerking jørgun niclasen ger so væl harra formaður ariku jákustov segði nakað sum vit øll átta havt tikið til okkum høvdu vit viljað brúkt okkara pengar til hetta við hesari vitan mítt svari nei og hansara svar var nei tí at ein leslig meting hundrað og fýraogfjøruti milliónir altso hví hví biðja vit um byggigølur so er so spurningurin landsstýrismaðurin hevur ikki skyldina sigur arikur jákstovu jú hann hevur skyldina av at hann komu við uppskotinum nú mann sigur at mann fær at seta nógvar spurningar jú men teir spurningarnar skuldu landsstýrismaðurin havt svar upp á áðrenn hann kom við tí trupulleikin sum eg og millum annað kalli johannes johannesen hava sitið við tað er hevur tú trýst á play tað er tá ið tað er galið tí hábygningurin so sigar tair á hálvfjerðs milliónir um meir á hundrað oghálvfjerðs millióni ummair jamin hvat skulu vit gera tá so tað er altso nú ið vit skulu taka støðu nú hava vit møguleikan til at siga vit vilja hava tað greiðari

takk fyri eirigur jákustovu ger so væl ja eg haldi hatta var ein viðkomandi viðmerking frá jørgun niclasen eg haldi at teir spurningarnar sum sum vóru til landstýrismann tað haldi at lansstýrismaðurin onkursvegna kann svara uppá tað haldi eg ikki at eg havi svarini uppá men sjálvandi eieitt ting sum sum er íson sum sum ger at at mann kanska noyðist at fara í gongd fyrr enn mann eitt sindur av hugsað tað er jú tað at leigumálið sum hann hevur í dag er blivið uppsagt so tað er nokk ein partur av tí men annars so haldi eg
jú eg haldi at hatta var ein viðkomandi viðmerki takk fyri takk fyri
so er tað annika olsen ger suvæl ja takk fyri ja lat ongan iva vera um at fróðskaparsetur føroya og tað komandi nýggja universitetið er ein grundsúla í tí føroyska samfelagnum og eg hugsi at øll sum sita inni her vilja tí øgiliga væl og vilja eisini hava tað framt í verki men eg haldi at eirikur og jákubstovu hevði nakar ógvliga viðkomandi spurningar til hesa verkætlanina tí at eg sakni eisini tá mann hyggur í uppskotið altso hvat hvussu kemur hetta her at síggja út altso hvussu er an tað endaliga uppskotið samansett hvat eru ætlaninir við fróðskaparsetur føroya hvussu eru tað við tí innihaldsliga hevur mann tryggjað sær at fróðskaparsetur føroya er endaliga altjóða góðkent og so framvegis heeru øgilga nógvir spurningar sum eg eisini mangli og eg haldi eisini at tað er rætt at ariku jákustovu setisaspurningarnar soleiðis at okur kunna fáa vent tei rætt tí tað er eingin ivi um at okur vilja fróðskaparsetur føroya ta allarbesta og vilja eisini hava hesa verkætlanina framda í verkið
men lat okum bara gera tað ordiligt
takk fyri arikur jákustovu ger so væl ja takk fyri eg eri púra samdur við anniku olsen um um tað innihaldið eisini í hvat hvat hvat er tað í mun til hølið er o so framvegis men men mann kann eisini fara forlangt vit mugu eisini ansa eftir at vit skulu ikki fara í mun til hvussu vit byggja at siga áh ja i hasar hasar útbúgvingarnar skulu vera ella ja í veíti mn sum tú at siga tað ordiligt men men tað at at mann má hugsa øll tingini inn sum eru viðkomandi fyribyrgjaríið og og hvat fyri leiklut fróðskaparsetrið skal hava
hava í tí føroyska samfelagnum
og fyri so er tað jensa ræðnagjørt væl púra rætt við meira sendingjum í gjárkvøldið um hálvbygningin hon burdi fingið okkum at vera eyka varin og so er tað her at ja eg havi at siga sum tað er gott at okkurt hava nevndarviðgerðs og at fíggjarnevndin fer hetta málið til viðgerðar og har vil eg fyrisláa at brúðarin tosaði hetta her at mann varð kallaður inn áðrenn at fíggjarnevndin fer ein túr út og hyggur eftir tí har eru tvær lonur sum longu eru settar í standa og síggja hvat er mann ætlar at síggja bygningin tí har eru lonur ja men har eru eisini íbúðir til dømis tvær íbúðir sum skulu brúkast til til lærarar sum víðari har nógv hyggja at
øgiliga intersant
takk fyri so er tað argjøðið á okkurt stovugerðsval ja takk fyri eg haldi at hatta var eitt gott og konstruktivt íkast sum kemur frá jensaraðna og ja eg haldi onkursvegnaðast eg skuldi ikki siga at vit skulu taka hann borð sum øll fíggjarnevnd eg haldi ikki svara upp á nakkanum allar fíggjarnevndini men eg vildi í øllum førum vera áhugaður at sæta teyta hin
-kines sum jensaraðni nevndir takk fyri so er tað næsti røðari
vit viðgera hølusviðurskiftir hjá fróðskaparsetur føroya og eg vil bara byrja at siga hetta her at fróðskaparsetur føroya varð stovnað í nítjan hunrað og fimmogtrýss tað bæði hevur havt og hevur ein ómissandi týdning fyri okkara samfelag bæði hetta við viðlíkahaldi av vitan og hetta at menna nýggja vitan og tað at vit kunnu hava havt tilflyting og støðgan í landinum at ungafólki unga familju verða verandi tað krevur ikki bara tað at vit menna setrið viðvíkjandi útbúgvingum og viðvíkjandi hølum men eisini nakað á bústaðarmarknaðinum krevur tað nógv tað krevur nakað við stuðulsviðurskiftunum og tað krevur eisini nakað við tí sum tey brúka summastaðni við lestrarstørvum at mann hugsar um hvussu tey lesandi hava møguleika at arbeiða í mun til stuðulsviðurskifti og annað eisini ogog hvussu tey kunnu búgva eg havi sjálv havt eina góða tíð á setrinum og har sum umleið helvtin av míni útbúgvingartíð og nøgd er farin fram bað sum eitt dømi og vit høvdu ein ein røðara eisini her sum er útbúgvin haðani vit hava eina kampusætlan hon varð handað í desembur í tvey túsund og átjan og eg má siga tað at frammanundantíð var taðeitt sindur ørkymlandi hvar hvar setrið skuldi vera í býnum vit vita at setið er allastaðni runt í býnum og har gongur ótrúliga nógv spennandi ting nógv virksemi fyri seg úti í nógvum krókum og enda undir vaðingum so tað mugu vit aldrin forsmáa men tá vit tosa um bygning so hevur tað mangan verið eit sorða ivamál hvar skulu vit fara tá so hendan her strategiska ætlan varð handað í desembur í átjan tá var tað rættiliga spennandi at lesa og og har síggja vit at til dømis á síðu tveyogtretivu og trýogtretivu at mann hevur líkasum kalkulerað við at vistvit gera hettar so flyta vit inn í nýggjar bygningar í tvey túsund og fýraogtjúgu og vit skulu hugsa um at tað er longu næsta ár so tað er øgiliga nógv sum vit ikki hava gjørt sambært tý ætlanini síðan tá og tað sum eg legði merkir til tá og sum eg brúkti eitt sidur av orku uppá eg varð til felduvís kann mann siga landsstýrisfólk á økinum beint aftan á at hetta var handa brúkti tíð saman við táverandi borgarstjóra aniku olsen eisini at at viðgera hetta her makaskiftið millum bygningar og sølu og og og millum land og kommunu á á frælsinum og hvussu mann skuldi fáa tað avgreitt og tað var tvey túsund og nítjan á vári og tá vóru øll tey sum umrøddu málið samd um at hesin bygningurin sum vit nú vðgera skal skal viðlíkahaldast at hann skuldi srívast niður fyri at fáa meira burturúr fyri veruliga at skapa burtur úr økinum og tað tað sama væl lýst í tí strategisku ætlanini og tað hevði nakað at gera við skapi á bygninginum og tað hevði nakað at gera við við lendi hvussunógv ja hvussu nógv hann fyllir og og og standin á bygninginum eg taki sjálvandi fyrivarnir fyri at mann er komin á nýggjar tankar tí viðvíkjandi við nýggjum kanningum ella hevur broytt hugsan men eg haldi tð ver er viktigt at nevna tað í dag og tað sum vit sum nú standa við tað er tað at mann hevur púrasta vent tí á høvdið tí nú skulu vit sum tað allarfyrsta ikki arbeiða við nøkrum nýggjum bygningi men eini arktkapping fyri henda bygningin og sjálvandi skulu vit fyrstu yvirtaka hann endaliga altso allan bygningin frá kommununi og vit skulu fyrst prosjektera tey fyrstu stigini sambært hesum uppskotinum og tað er so lon eitt og fimm og seks og tað verður sagt at tað er eisini tí at mann skal gera sær nakrar royndir fyri restina av verkætlanini og tey og og og innsavna tey úrslit sum millum annað arkitektarkappingin skal geva fyri restina av verkætlanini og sjávandi tað er rættiliga áhugavert og og tað er alneyðugt at í hvussu sær fíggjarnevndin fær eina gjatliga gjøgnumgongd av øllum hesum bæði í mun til ta ætlanina sum var hvat tað var sum gjørdi at mann hevur broytt hugsanina so nógv og hvussu hendan her prosjekteringin hongur saman hóast hon ikki er hugsað ella í hvussu er ikki er førd á mál enn og eg havi stóra virðing fyri at mann broytir hugsanin at mann er farin nýj nýggja vitan tað er sjálvandi harmiligt at vit eru so seinkað í mun til tær ætlanir sum fyrilegu men tað verða vit noydd at finna útav er hetta leiðina at fara eg trúgvi upp á tey sum hava valt hesa leiðina nú at tey meta teg tað er tað rætta at gera men tað sum mann ger við hesari verkætlanini sum í ár krevur fýraogtjúgu milliónir sambært ætlanini tað er til tað mest átrokandi tð mest átrokandi tørvin og meðan tað gongur fyri seg í tí tíðarskeiðnum hesum har sum hesin fyrsti partin gongur fyri seg so má mann eisini útvega fyribilshølir til ein partav virksemi og tað er tað sum prógvar at vit eru komin eitt tíðartrýst grundin til at mann mann er komin í ta støðuna er tíðartrýst tað er rættiliga óheppið at vit ikki kunnu vera tíðina út í sjóvinnuhúsinum at kommunan hevur uppsagt sáttmálan fyri vit vistu longu tá vit fóru inn í sjóvinnu húsið at tíggju ár var nokk so stutt tíð í mun til a so stóra verkætlanin so stórur og týdningarmiklan stovn men at vit nú skulu út áðrenn tí er rættiliga óheppið og tað tað merkja vit væl í hesari her verkætlani tað er ein so viktig faktorur í tí sum vit viðgera í dag men undir øllum umstøðum so mugu vit hava ræði á tí partinum av bygninginum sum vit skulu sum vit skulu gera í stand sum tórshavnar kommunu eigur í dag og landsstýrismaðurin hevur fingið tað hevur løgtingið longu samtykt heimildina bæði tað fíggjarliga og tomateriellu til at fremja keypissølu í mun til hoydalar og frælsitjúgu og tað skal so fara fram í hesum árini og tað tað kemur fram í hesum uppskotinum at tað er týdningarmikið at fyrri parturin tað at landið keypir sín part og tað skal fara fram beinanvegin og hin parturin sum hevur fleiri aðrar avbjóðingar viðvíkjandi materikulering og og oðrum har eru friðingar og annað inn yvir at tað skal so verða liðugt í endan av hesum fíggjarárinum tað í sær sjálvum haldi g eisini vit eiga at viðgera sum sum eitt evni er tað trupulleikar í tí kunnu vit vænta at alt kemur upp á pláss og soleiðinar at tá ið árið fíggjarár ið trýogtjúgu er liðugt jamen so eru so stemma pengarnar í mun til tað sum er er játtað og tað sum er komið burturúr tað er rættiliga týdningarmikið

og eg skal eg skal lova at tað at vit skulu viðgera hetta øgiliga væl og neyvnt í fíggjarnevndini og vit hava fingið í í málinum eitt yvirlit yvir hvussu hendan viðlíkahaldsætlanin av hesum her bygninginum skal fara fram av hesum bygningunum við hesum ymiskum lonunum skal fara fram og vit síggja tað at tann seinasti parturin er roknaður til seksogfýrs milliónir sum skulu falla frá tvey túsund og fimmogtjúgu tvey túsund og áttaogtjúgu men tá er tað og í millari tíð skul su flyta út úr sjóvinnstýrinum pluss at vit skulu taka støð til tað sum ikki hýsir virkseminum allan tann alt tað sum ikki blívur hýst tað vil siga nýggjar bygningar á økinum og tí er tað eg haldi tað ræðuliga týdningarmikið at koma aftur til kampbussætlanina har sum mann hugsaði allar funktiónirnar í einum og valdi burtur úr hvat skal rívast niður hvat skal byggjast nýtt og gjøgnum førdi líkasum ein heildarplan har hann mugu vit síggja áðrenn vit taka endaliga støðu til hetta uppskotið sum vit viðgera í vit tosa um fýraogtjúgu milliónir og sjálvt lógaruppskotið er ikki umfatandi also har tvær greinar og tað er heimildin sum landsstárismaðurin skal fáa til at brúka fýraogtjúgu milliónir har sum prosjektering ráðgeving og innbúgv er partur tí og vit skulu simpultan umvæla høvuðsumvæla og tað bleiv nevnt í einari viðmerking attveir tvær lonir eru lættari umvældar soleis at tær kunnu nýtast men tær koma so aftur í aftur til eina høvuðsumvæling í tí seinasta partinum a hesum tíðarskeiðnum sum er skittiserað rá landsverki ja tað er sagt fyrr vit hava nógvar spurningar fróðskaparsetur føroya er einn tann týdningarmilasta verkætlanin og ein tað týdningarmiklasti stovnurin vit hava í hesum landinum so hann skal hann skulu vit fara væl um og nú hava vit jú havt øgiligantí lítið fokus á tað innihaldsliga vit hava fingið nógvar nýggjar útbúgvingar settar á stovn or vit skulu alla tíðina hugsa um hvat eru tær útbúgvingarnar sum føroyingar skulu kunna lesa í føroyum ja og fyri tansskuld útlendingar skulu kunna lesa í føroyum og hvat lata vit vera við at stovna í føroyum men vit lata tey fara út at lesa tað hoyrir eisini heima í meðan mann byggir og meðan mann planleggur bygging tí annars so hanga tingini ikki saman hetta r stórar upphæddir heta er týdningarmikið virksemi og vit skulu virða øll tey sum dagliga bæði lesa og undirvísa og granska har inni og tað skulu tey merkja eisini tá vit tá vit viðgera bygningin og hai bara hug at nevna tann partin at at tá tað kemur til lestur tað sum ikki fer fram í føroyum so eiga vit eisini kanska atfarat hyggja aftur eftir útsøvnusskipanini og spyrja okkum sjálvi um taðikki rætt at tey sum ikki lesa í føroyum kanska blíva eggja til at fara aftur insastaðni runt um heimin sum tey gjørdu í eina tíð tað gevur okkum spennandi vitan í hesum landinum men eg gleði meg til at viðgera hetta uppskotið í a
nevndini takk fyri harra formaður takk fyri ætlaði bara at staðfesta fyrst at eg leggi merki til at orðini sjóini stýri og sjóvinnum hús verður brúkt hvørt um annað av tingfólkum bara fáa staðfest at týrið er ein stovnur og at sjóvinnum húsið er hetta húsið sum skal flytast úr í samband vð hetta málið bara ein kunning so tingfólk brúka tað røttu orðini
olsen gersæakk fyri ja tað var í tvey túsund og nítjan at hanna jensen og eg báðar undirskrivaði felagsyvirlýsing um samstarv um frælsi sum komandi fróðskaparsetur og ta ætlanina sum var tá og sum bleiv lagt fram fyri okkum báðum um hvussu í fróðskaparseturi føroya skuldi síggja út nú hevur mann so broytt ta ætlanina eg haldi tað gott at hann á jensa reisir tann spurningin hvat er broytt á vegnum og hví hevur mann broytt kós í mun til tað upprunaliga prosjektið annars skal eg eisini leggja afturat at eg haldi tað er ag keðiligt ati næmingarnir skula fara út í úrstíð úr sjóvinnuhúsinum eg haldi at tað hevur faktisk fungerað mevæl sum í einari fyribils støðu at næmingarnar hava verið har úti har mann hevur samanfunnið bæði vinnuna vitanina og í verksetanum í einum sama húsi fyri at fáa ta sína gið effektina sum sum er har og tað er keðiligt at at tað skuldi henda og at mann nú má renna enn skjót

takk fyri so er ta hanna jensen ger so væl takk
harra formaður ja takk fyri rættleiðingina sjálvandi er tað sjóvin og húsi sum setrið leiðar landið leiðar til setrið í dag frá tórhavnar kommunu ja eg eri púra samd við annika olsen í at tað at mann nú noyðist at hava okkurt fyribils afturat á leiðini meðan mann høvuðsumvælir hendan eldra bygningin tað er øgiligani óheppið men eg vóni at taðn verða finna funnar loysnir um tað so er ein leingjan av tíðini mann sleppur at vera inn i ella mann má hava hesar her lonurnar sum mann setir fyribils tað mugu vit síggja tað mugu t eisini spyrja nærri um hetta ereitt týdningarmikið mál og og tað er viktigt at vit hyggja ordiliga væl eftir ætlanini bæði tí upprunaligu og henni sum liggur á borðinum nú eg havi fingið at vita tað at at av umhvørvisligum áðum so er tað skilagott at umvæla bygningin heldur men tað krevur so at bygningurin kann tey tingini sum hmann skal kunna og at hann ikki at at at økið verður gagnnýtt væl og tað mugu so hyggja nærri uppá takk fyri harra formaður tak fyri so er næstra røða á listanum er jenus av rana nú veit ikki um mann misti røðuna á gólvi men
havai verið ivamál her í dag og og um hetta málið tað skilji eg væl eg kenni av av góðum grundum hetta málið nokk so væl

støðan var tann at at oku skuldu havat fáa gongd á kampuss men tað kravdu nógvar pengar ræðuliga nógvar pengar

býráðið hevði nei landsstýrið átti ein part av bygninginum úti á ein part av venjingarskúlanum trýss prosent meðan býreði í átta íg fjøruti og støðan okur stóðu í tað var at fyr tar sistani skuldi fáa fatur á teimum fjøruti prosentunum tað var tilmæli keypa tað frá býranum tað fór at kosta varð mett millum eini tretivu gfjøruti milliónir men so var tilmæli eisini at tað mátti rívast tavil siga at keypa fyri tretivuogfjøruti milliónir og ríva allan bygningin niður tað fór at kosta aðrar tretivu til fjøruti milliónir tað var útgavspunktuð fyri øllum hesin her sum standa við í dag

og hvat var so at byggja fyri hvussu slapp mann so í gongd við við at byggja kampuss men so hendir tað at at at býrátðsformaðurin sum er øgiliga aktivur maður hann ringi knappligan dag og biðiðum enin fund tí hann hevur eina ætlan og okur mefti henda ætlanin hon passaði so fótur í hosi fyri at fáa loyst hetta málið hann vil gjarna fáa sleppa frá tí sáttmálanum sum var við við fróðskaparsetri um tann gamla saltbygningin hatta tað soleiðis sjónhúsið hann vil gjarna tann sáttmálan gongur til sjeyogtjúgu han vil gjarna sleppa leysur av av tí tí teir høvdu aðrar ætlanir býroyði og og bjóðaði at gera gerabýtið millum bygninginum venjingarskúlan og studentaskúlan í hoydølum tað vil siga tað gekk upp móti hvørjum øðrum so gott sum pengar skuldu okum fáa aftur við seg skuldi mentamálaráðið fáa aftur fyri at teir luttu fyri at flyta út úr sjónbygninginum so tað gekk nøkurlunta upp móti hvørjum øðrum tað vil siga knappligani í staðin fyri at standa við eini skuld upp á hálvfjerðs fýrs milliónir so so var stantu so var so stók eftir við bygninginum har úti ja men hann skuldi ú burtur ja hann skuldi burtur men tá ig tá ig so fólkasetrinum fáa hesa kunningina um hvat ið tilboðið er frá býráðnum øh eg haldi at tað var hevði morten bíðari ikki so nógvar dagar so eg haldi at annan dagin eftir ein fríggjadag seinnapart tá var ein herðav fólki údu og hugdu eftir venjingarskúlanum og tað var ein ein fantastiskur dagurseinnapartur ein fríggjadag seinnapart okur gingu ígjøgnum hvørt einasta einasta rúm ikki bara lonurnar her men eisini bústaðir sum bústaðurin hjá rektarunum og uog og pedellinum og sovíðari og øll vórðu bergtikin av hesum bygninginum tað vil eg siga øll vóru tað sum okur væntaðu kanska kundu blíva eitt ølistrí tað var einki har var einarkitektur við ein skilakona sum hevur verið við til at eisini skipa fyri tí bygdinginum okur í í dag løgtinginum og og advensratiónsbygninginum hon var við á netinum og hon var varalimur í ceteresráðnum og hon sigur hasin bygningurin má ikki takast niður tað er ímóti øllum tilmælum í dag hasa tilmæli tykur hava finguð hatta har er hol í høvdi barresma tekur cog tvey roknskapi so hoyrir tað ongastaðni heima at fara og ríva ein sovorðnar bygning niður og byggja nýggjan

og har er einki problem at gera hann til ein fínan bygning allar lonurnar og tað var stuttligt at lurta eftir t hvørjar tankar hon longu tá hevði gjørt fyri sær um at opna lonurnar upp soleiðis mann slapp út á vøllum og sovíðari sovíðari sovíðari tað var ómetaliga stuttligt og tað sum var so gott tað var hetta her at at øll vóru við uppá tað ja spell sjálvandi nógv vóru kedd av at noyðast út úr úr bygninginum á á bakkalágum skammasaltbygninginum og tí kompleksinum har tí tey trivast væl har men tað at kunna samla setrið aftur og at koma í gongd við kampuss og tað er eisini sum en eg gloymir tað líka nevna at her er eisini vera eisini sum eg skilji á fíggjarlógini er ikki komin en av áliti her er eisini ætlanin um at ikki at broyta tað ætlan sum okur høvdu men eisini at fara í holt við høvuðsbygninginum seta pengar av til høvuðsbygninginum kampusbygninginm sum kemur at vera beint við fimleikarhøllina harúti á venjingarskúlanum hon verður forhelstini tikin burtur eftir eftir eftir ætlanini so er høvuðsbygningurin bygdur úti á har har varðu pengar settir av á fíggjarlógini í ár tað er fantastiskt so er gongd á knappligani og tað týdningarmesta tað er t gongder á eg skilji væl at at at fólk undrast á hetta her hetta er hetta er eitt sindur øðrvísi at gera tað upp á og tað er simpulen av beraritíðarneyð valgi komi jú eisini fórtíðari so nógv ha at berar tíðarneyð at mann tekur ein bygning burturav og biðja um pengar til hann komandi nei í ár og tað er fantastiskt haldi eg kom í gongd nei ikki komu gongd tí tveir teir sum vóru best fyri bygdingarnar teir eru longu umvældir tað eru boðar lonurneir eitt og fimm nei bíða nú tveyog fýra nær veir tað kann eg gerast sama tvær av teimum vóru vóru so so væl fyri at tað skuldi ikki nógv til at seta ter tæ fýra og sjey sum eru sum eru longu umvældar í fjør og síggja góðar út og kunna brúkast og í takt við at lonurnar blíva umvældar tí hetta lóglonurnir stóðu út tómar tí at býráyðið varð flutt út ha við sínum næmingum í takt við at lonurnar verða umvældar so koma tey sum eru í útlegd niðri á bakalao og aðrastaðni í býnum koma tey niðan okur fáa eitt eitt kampus sum tey leingjast eftir og í ætlanini fyri næstu ár síggi eg at hari ella burtur av pengunum í ár sum skulu brúkast til til eina lon num fimm so ætlar mann eisini at fara í holt við at planleggja hvat mann ger við lon eitt og tað eru íbúðirnar nemligan har ið i fyrisitingin sum skal flyta inn í eg skilji væl at at at alt hetta her er er øðrvísi hetta er øðrvísi mann tekur bara eina lon burturúr í ár men tað er av tíðarneyð og og nú fer mann so fyri mentamálaráðið møguleika fyri í at brúka árið í ár til at gera fullfíggjað prosjekt og og tað gleði meg til at síggja men eg trúgvi til tey sum eru ivandi og tað skal mann vera í hesum døgum og okur hava okur hava so nógvar skandalur hangandi yvir okkum ati sum politikarar men eg trúgvi at ein túrur út á venjingarskúlan fyri løgtingsfólk kanska kanska fleiri enn enn enn bara tey sum sum er í fíggjarnevndini ein túrur út at hyggja eftir bygninginum har hyggja eftir hølunum tað eru nógv onnur hølur fimlagrhøllir sum eg nevndi o vrðui tikin burtur so er tað bústaðirnir so er tað kontór ein kontórshædd í í tí eini lonuni og um felagshølur ein túrur út har trúgvi eg fyri løgtingsmenn vildu gjørt tað sama sum hann gjørdi bæði fyri meg og og míni umbænisfólk sum eru tey somu sum sum núer ein landsstýrismaður hevur og eisini fyri fólkini á setrinum tí eg sá fyri mær at tey fóru at verða vónbrotin og uppgevandi og so víðari tann dagin men tað hendi prisis tað mótsatta so eg vóni at at at fleiri sleppa fáa hendan møguleikan at fara út at hyggja so okur vita meir tí tað er púra rætt at her er ikki nógvir upplýsingar við kanska tí at upplýsingarnir ikki eru eru tøkir men har eitt gott yvirlit yvir lonurnar visti mann hyggur á skjal trýs sum okur hava fingið útil at vera har mann sær hvar
hagar men eg haldi sjálvur at hatta her verður eitt fantastiskt prosjek fýraogtjúgu milliónir til hvørja album eg ivist ikki í at tað fer at halda takk fyri so ongur við
merking hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaðurtað er sjávandi altíð áhugavert at hoyra undanfarna landsstýrismann hann veit meira um málið enn fleiri av okkum sum ikki hava verið í tí hann nevnir at tað varð spennandi tá ið tann nýggi bygningurin kemur eg ætlaði at spyrja um jensarana ínakra hóming av hvat hann kemur at kosta afturat hesin hesari her langu verkætlanini so nevnir hann eisini tað atlon fýra og sjey eru umvældar men tær eru bara lættumvældar tær skulu høvuðsumvælast eftir hesari ætlanini í tíðarskeiðnum fimmogtjúgu til áttaogtjúgu so her er øgiliga nógv sum ikki er gjørt tá ið hendan ætlanin r er framd ela hvussu er tá vit eru komið fram til
til og við tvey túsund og fýraogtjúgu takk fyri harra formaður
takkfyri jenis a rana ger so væl tær borolonurnar sum bliva eru lættummældar í í í fjør tað er tær sum vóru best fyri tar nýggjastu eisini og tí verða tær so við í í høvuðsætlanini men koma so seinni í vart sjeyogtjúgu ja tað kann passar og men hvat ið hin bygningurin kostar eg haldi ikki at eg havi sæð nakað tal men tað er simpultenn høvuðsbygningurin sum verður bygdur har beint við síðurnar av fimleikrarhøllini og har fyrisiting og alt verður samlað tað sum hevur verið veikleikin har uppi tað vænti eg at at framsókkvinnan fyri javnaðarflokkinum veit alt um tað er tað mann hevur longst eftir at blíva samlaður ikki bara tey sum eru úti stødd niðri á kaiini og og aðrastaðni í í í í eysturbýnum meni eisini tað at næmingar og lærara
sum hava undirvíst har á venjingarskúlanum tey hava ikki ikki verið saman tey hava longst eftir tí og tað er tað sum sum nú kann gerast nakað við men nei eg veit ikki eksakta talur fyri høvuðsbygningin takk fyri

han kót
takk fyri sorda jenis a rana ger so væl nei av øllum prosjektunum minniskt eg ikki talið tíverri men av hesum sum okur tosa um nú ummælingina av av av venjingarskúlanum har er tað so hasar har hundrað oghvat fýraogfjøruti milliónirnar loggurt sovorðt meni tað er nætt tað sum nú skal til tað er tað at mann fer at gera eitt eitt eitt eitt veru ligt prosjekt yvir tað heila og har má so eftirlitið prioriterast raðfestaso visti ikul ikki gera tað so hava okur einki lært av av farni farnu tíðin nei men hetta er tað fantastiska við tí at at fáa fólk at byrja har tí sum uni holn johannesen sigur eg kenni fleiri sum byrjaði har onkur fór til til onglands dørham universiiversitetið onkur fór til aalborg og sovíðari og nættupp tað at at mann at mann eisini fær einki ilt um
siga um man munlu við verandi føroyum alla tíðina men altso tað er eisini gott at fara av landinum hetta er ein góð kombinatijól og tað a tey kunna byrja her tað gera tey koma aftur fantastiskt takk fyri so er tað ein viðmer
merking afturat tað erfrá beini johannesen ger so væltakk fyri harra formaður ja hetta er tað haldi eg øll er samd í øiliga gott mál at mann fer at í gongd við at umbyggja hesar bygningarnar og tað er sjálva ætlanin góð men hugsal eg spyrja jens a rana nú hann er ofta øgiliga tá ið tað kemur títt bygging og anna so erur hann ofta øgiliga tað kritiska eyga á verkætlaninir sum heild og tosar nógv um byggigølur og annað øh nú stendur í viðmerkinum her peint at uppskotið ella samlaði verkætlan er ikki liðugt prosjekterað og at mann hevur gjørt ein verusliga meting av kostnaðinum svarmneso hugsað at spyrja um jensararana er tryggur við at koyra etta prosjektið ígjøgnum støða lgða
beint nú takk fyri harra formaðu
takk fyri jenis a rana ger so væl eg haldi tað eg haldi tað men tað er kanska tí at eg eri eitt sindur farvaður av at eg veit at nettup hesin her skila arkitekturin er við sum sum sum knappliga vend vi øllum høvdi sigur nei hetta skal ikki beineiðis burtur also at at at tað kostaði út móti fjøruti milliónum at taka bygningin niður og og altso hvat vóru okur so ha fyrst at keypa ein part av honum soat at beina burtur fyrr enn fjøruti milliónir nær kom okur so í gongd við at at a at byggja so eg havi øgiligt álit á har og eg vænti eftir hondini at landsverk má hava lært ta feilum eisini oghann lært tað feilina eisini og leggja upp fyri tað tað
i men um hvat síggja nú verður so eitt veruligt prosjekt gjørt takk fyri so er næstu røða
erhard joensen ger suvæl takk fyri harra formaður eg haldi ikki at mann skal líkasum altso kjakið eg fari inn á um um mann vil fróðskaparsetrið ella ikki tað er ikki ai spurningurn um okur vilja fróðskaparsetrið fróðskaparsetrið haldið øll inni her viljað tað eru tað verður okra útbúgvingar háborg og sjálvandi skulu okur útbyggja fróðskaparsetrið og øll eru góð við tað hendan her hetta uppskotið sum liggur her í dag tað snýr seg um at avseta pengar til at umvæla eina lon og okur hava sæð íólukkumát nú ið ikki bara nú okur tosa hotbúgningin men altso í ólukkumáti nú í í nógv ár um um um bygging í føroyum og serliga um serliga um kanska almannabygging hvussu hvussu hon er hvussu hon er farin av sporinum altso reint kostnaðarmessia og tað sum ræði meg øgiliga nógv akkurát við hesari her verkætlanini tað er umstøðurnar rundanum tað at øll ganga við arminum yvirhøvdið siga hetta her hetta er fantastiskt at her er heilt fantastiskt altso tað hetta er tað sum okur hava bíða eftir eda antusiasman nummar tvey tíðarneyðið mann kom tíðarneyð mann skal hava tæð øgiliga skjótt frá hondini tí mann verður koyrdur út í sjónihúsinum akkurát tvey liklapunkt til nær mann sjálvur skapar eina byggigølu okur eru við at skapa ta næstu byggigøluna í føroyum eg veit ikki um um landsverk eg veit ikki um landsverk sum stovnur sum eftirlitsstovnur sum sum tann ið prosjekterar hevur eina heilt aðra vitan í dag enn hvat teir høvdu fyri bara einum hálvum ári síðani síðstu ferð tá ið í í ið eg hevði nakað t gera avr landsverk tað var tá tá ið okur tosaðu um ta síðstu eykajáttanina til til holvbygningin og tað bar hundrað prosent avgjørt tað var einki at diskutera um hetta var tað síðsta ná nú gangar nakrir mánaðir nú komma fjøruti afturat eg sgi eg sigi ikki tað at hetta her er altso hetta e eitt gott mál og tað eru øll eini um øll eru í eini um heta eitt gott mál øll eru entosiartisk okur eru tíðarneyð og skul at hjáta pengar fyri atkoma víðari men mín spurningur er eru okur altso okur eru bevíst um at okur í ferð við at skapa eina byggikølu eg haldi t eirikur o jákupskovjákupstovi sum tosaði nemiliga um hetta her vissi eg skuldi lagt hesær pengarnar út hevði eg gjørt tað nei tað eg hann ikki og so spurdi hann enn víðari eru eru okur ikki komin har til at okur ikki kunnu siga nei nú har er okur fullstendiliga óeinigur undirritaði og eirikur jákustovu tí tað er akkurát nú oku kunni siga nei okur kunnu ikki siga nei um tá ið tær fara í gongd tí okur síggja allar byggigølurnar sum okur hava hava hava skapt nú tey síðstu árini at tá ið tær eru farnari gongd so er tað er ma komið til tað sum eitur pointott nóritorn og so er enki at gera og tað er ikki í ordan at hetta her uppskotið verður borið niðan við so fáum upplýsingum tí okur koma at sita og viðgera hetta her sum ta næstu byggigøluna
takk fyri harra formaður ja takk so e ta viðmerkingar jens arana er tað fyrstu ger so væl

men lat okum hugsa okkum hetta er ein umbøn um at taka tað eitru lodurna fýraogtjúgu milliónir tavil siga hetta er eitt eitt knappligan so standa okur í royndunum gekk tað hetta ein fínum máti at fáa tað fáa tað kannað uppá fyri tað fyrsta og annars vil eg siga nei eg haldi ikki at okur í ferð við at skapa eina eina nýggja byggigølu vendagu høvdið sigur okur í ferð við at forða fyri eina nýggjari byggigølu tað stendur upp tokun
ja takk ger so væl erard joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina jenis arana nei okur eru ikki í ferðvið at forða fyri einam nýggjari byggigølu tá okur síggj hatt upsktið m er liggur í dag við so fáum upplýsingum og okur klja til at játta pengar nei tá okur ikki í ferð við at forða fyri einari nýggjar gølu okur ferð við at skapa hana
takk fyri hara formaður ja takk so
karlott hergarsonsvimerking ger suvæløh takk fyri harra formaður ja eg veit ski um erhard jacobsen tosar eina byggjagøl í gongd ella ikki mann kann tosa kreppur í gongd men men eg fylgi erhard jacobsen øgiliga langt øgiliga langt og hetta skifti frá at mann fór frá at at skula ríva bygningin niður til nú at umvæla hann sum skilst er bar serba útatl ats hav ein persóni so hvussu raudfest ella grund er tað hvussu undirbygd er tað eg sigi ikki aðer skeivt tað er set ikki tað men men her eru summi ting sum eg kanska ikki eri so ræðiliga væl umhugsað men her o erhard jakobsen nakra skuluvit trýsta á pasan nú ella hvat eg skul eg gera

ja takk fyri hondina jamen tað er nú okur hava møguleika trýstapási okur hava ikki møguleika tá ið vit eru farin í gongd og eg haldi ikki at eg eri ferð við at eitt frá frá tyngstøðarpalli kann tosa eina byggigølu í gongd okur hava ongar upplýsingar her simpultæn okur hava eitt tal sum eitt er hund áttaogfjøruti nei hundrað og fýraogfjøruti leysliga mett okur hava fýraogtjúgu milliónir sum er tað sum hendan lógin snýr seg um til einalogn men hvat kostar hetta prosjektið tað er tað væl sum okur skula vita tá ið fara í
hoyntu við tað takk fyri hara formaður
jatakk so erta erikurjc viðmerking ger so væl ja takk fyri eg haldi at erhard joensen hevur í mun til fleiri byggiverkætlanir eisini setme frammanundan havt øgiliga gløgar eygleiðingar um hvat fyri ting mann kann gera og kundi gjørt og eisini sovarð sum mann skuldi havt gjørt frammanundan h men eg haldi akkurát nú nevndi hann ati nú nevndi erard joensen at eg skuldi havt sagt at vit ikki høvdu nakað væl nú tað haldi eg um eg havi sagt tað so havi eg sagt skeivt a ella er tað skeivt skilt tí að tað sjálvandi hava vit tað væl vit hava altíð væl men so spurningurin nei hvussu koma vit har til at vit kunnu

ja takk gerst tú væl erhaldur joensen takk fyri tær for mær og takk fyri viðmerkingina erhaldur stovn ja men so væl kunnu tú bara taka út frá upplýsinggrundarlagi og tað er ikki her tað er simpl tær ikki til staðar tí sigi eg tað sum eg sigi og tá mann hevur við bygging at gera eg havi havt verið í bygginum eisini í nøkur ár so so so veit eg hvussu hvussu nógv planlegging perstektering hevur at siga og tað ber til tað ber væl til tað eru nógvar byggingar farnar fram sum eru sum hava hildið sum eru væl gott og væl og virðiliga prosjekteraðar so tann parturin ber til nú koma okur bara aftur inn í eina støðu hvat antirsætman er ótrúlig og tíðarneyðugin er ringt at seta inn og so sigur mann ja okkurt fara bara okkurt
takk fyri ja takk so er síðstur viðmerkja
tað er beinir johannesen ger so væl takk fyri hara formaður vit hava eitt annað mál í fíggjarnevndin í løtuni tað er viðvíkakjandi miðnámal kambsdalinum og har var tað so sær at tað uppskotið var prosjekterað og tað varð gjørt klárt til útbjóðing mann metti tað kosta einoghlvfjerðs miliónir men so tá tilboðin kom inn so víst tað seg tað far nokk at kosta fýraoghálvfems milión hetaher uppskotið er ikki prosjekterað at sama ikki boðið út um man hevur ein varulisari meting av hvat tað kemur at kosta eg hugsl at spyrja erard joensen umhvat hann metir um hesa metingina mann hevur á fýraogtjúgu miliónir fyri tey fyrsta byggistigi um man metir at taka frá hald
hugsa takk fyri har fáa ja takk
ja eg havi arbeitt nógv í náttúgu æling og tann besti lærupengin sum eg fekk hann fekk eg faktiskt frá pápa mínum hann segði vissu nakað kann ganga galið so gongur tað galið tað skalt tú vera sikkur í og í hesum førinum hvar tú hevur so lítla planlegging og prosjektering so kann tað bara ganga galið tað veit ein og hvør sum arbeiðir í byggivinnuni og hevur arbeitt har í nøkur ár so tí kemur tað at ganga galið
tíverri takk fyri harrar formaður ja takk so
næstur at røða annika olsen ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja tað sum fekk meg at taka orðið var kanska ikki akkurát verklagslógin sum nú er til viðgerðar sum kanska er bara ein lítil brikkur í tí heilt stóra men tað sum harmar meg allíkavæl í øllum hesin her kjakinum sum ok hava havt í morgun tað er hvat vilja okur við fróðskaparsetu føroya fróðskaparsetur føroya er eitt av mínum allarstørstu hjartamálum og eg havi nú eftir hondini verið at fara á løgtingi í nøkur ár akt í politikki í tjúgu ár eg havi enn ongantíð upplivað eitt aðalorðaskifti um okkara fróðskaparsetur ongantíð hvønn veg vilja okur fara hvað fyri innihald skulu okur hava hvat fyri útbúgvingar vilj okur leggja okkum eftir hvussu skulu okur skipa okkum í mun til onnur altjóða universitet hvussu skulu okkara samstørv vera og so víðari og eg haldi tað er so synd onkursvegna og tað er ikki landsstýrismanninum til last men tað er kanska tórshavnar kommuna sum nú skal hava innivist fyri øllum sínum starvsfólkum úti á sjálvinnuhúsinum at mann nú má steðga teirra avtalu sum mann hevði við mentamálaráðið tí eg haldi at tann gongdin sum hevur verið tey síðstu árini hevur faktiskt verið nokk so jalig hon hevur verið nokk so positiv tað eru alsamt fleiri sum lesa á fróðskaparsetri føroya og eg haldi uttan at taka munnina og fullan at sjóvinnuhúsið hevur havt ein øgiligan jaligan leiklut eisini í tí arbeiðinum tí at tey hava trivaðst væl har úti saman við vinnuni sum eisini er beint uttan fyri hurðina at tey kunna sita inni í kongsóll hyggja eftir jamen hvat er tað fyri vinnulív sum okkara okkara land er bygt upp av hvat er tað fyri møguleikar innan fyri um verksetan og so víðari so sær tað sína gið effektina ímillum vinna vitanina fróðskapin og so víðari altso har um hvakt att umhvørvi har úti og eg haldi eisini at tey fólkini og teir lærarar sum undirvísa á fróðskaparsøtu føroya gera eitt fantastiskt arbeiði eg haldi eisini at tað tað arbeiðið sum mann nú eisini hevur arbeitt við at fáa alsamt fleiri samstørv við onnur altjóða universitet soleiðis at tú kann taka eina grundútbúgving í føroyum okur vita gott okur verið hjá heimsmeistara í at hava allar útbúgvingar í føroyum tað ber ikki til men at okur kunna hava eina grundútbúgving byggja víðar upp á og so a fara út í heim tí skulu okur varðveita næmingarnar og okkara ungu fólk í føroyum so er tað øgiligani umráðandi at tey eru kjøllfest í tí føroyska samfelagnum og ikki verða forleingi burtur so kunnu tey taka eina grundútbúgving í føroyum um tað innan fyri læknavísind ella tað er innan fyri løgfrøði ella samfelagsvísind ella ella hvat tað nú er at tú er kjølfestur her men sum fer út og ferir íblástur og fær kanska tínar dakkilor ella tín yvirbygning eg sakni tær diskussiónirnar og tað skal vera mín apell til okkara landsstýrismann í í mentamálum at at hann fer at skipa fyri einum eðallorðaskifti um um okkara fróðskaparsetur hvønn veg skulu okur fara hvat e ta fyri innihald okur vilja hava í okkara útbúgvingum og ikki minst tað at okur fáa tað eina ferð med alla altjóða góðkent ví okkara fróðskaparsetur er ikki enn altjóða góðkent tíverri okur hava samstørv við onnur universitet men okur hava ikki fingið tað endaliga blástemdlu upp á at okur eru altjóða góðkent eg veit hata er eitt arbeiði í gongd men tað má koma í rætt lag sum skjótast so orsøkin til at eg tók orðið í hesum málinum var kanska ikki akkurát hetta málið sum nú er til viðgerðar tað er ein ein brikkur í í einum longrum seiðum trekki men eg ynski at okur kunna umrøða okkara fróðskaparsetur p á ein jaligari máta enn at okur diskutera hetta málið eg veit at tað er yvirspurningar um um verkætlan sum liggur á borðinum nú og tað skuld tað eisini vera men eg vil hava at okur hava eitt meira jaligt orðaskifti um okkara kampus og okkara fróðskaparsetur

ja takk sov i ei viðmerking hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja tað er gott at anika olsen vísir á at fróðskaparsetrið er meira enn bygningar og vist mann fór allan vegin so kundi mann sagt at tað er í gásaragin bara skalið um nakað heilt nógv størri men vit verða noydd til at fyrithalda okkum til hvat gerandisdagurin hjá hjá teimum skal vera sum húsast hær í dag og tey sum vit skulu bjóða inn hagar at lesa í framtíðini ja eg ri samdu við henni ú at vit mugu hava eitt eitt bygdargott orðaskifti um um setrið hvíerskijótt yalorðaskifti men so ætlaði líka at spyrja um hvat hon heldur um hetta við at lesa uttanlands og ta útsunsskipanina sum blívur øgiliga lítið brúkt nú og at vit faktiskt hava ein trend við at nú lesa í føroyum og danmark aftur

grsæ anika olsenja takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd við johann jensen í tí at sjálvandi skulu av karmarnir vera í lagi men tað sum eg føli nú tað tað nú rennur mann et lítið sindur aftaná næmingarnir verða fluttir nter suldu altso tað blívalítið sindur sum eitn son kastibløka í einari politiskari prosess tí mann ikki fer undir tað fróðskaparseturð ella tað universitetð sum skal byggjast á frælsinum so tað haldi eg er eitt sindur spell og í mun til útsornsskipanina so ja hon er ein grundleggjandi fortret fyri vissu næmingarnir skulu fara út heim at lesa eg veit gott at tað tættasta sambandi er er til danmarkar men har hevur eisini verið ein ávís tilgongd at mann hevur lisið í bretland aðrastaðni at mann at mann eisini eggjar næmingum at fara aðrastaðn ein baðra til danmarkar men men tað er alt tatta har sum eg hugsi at okur kundu fingið umrøtt í einum eygarólvarskifti og eg hopi at landstýrismaðurin tekur meg uppá
takk fyri harra farboð ja takk so er næsta røða gjónin
takk fyri harra formaður og takk fyri eina góða umrøðu av hesum mál hesi verklagslógini u sum handlar um kampus øki á frælsinum og høvuðsumvæling av bygningumum á frælsinum vit hav havt nakrar góðar og konstruktivar framsøgurøður og eg skal royna eftir førimuni at svara upp á nakrar av spurningunum sum eru eru reistir og restini verður so kanska útípað av undirverandi stovnum tá ið tað kemur í fíggjarnevndina

tað sum ikki er líkasum er líkasum nevnt í dag el likasum taðer tðlíkasum hvat hendan her hesin parturin av av umvælingunum handlar um onkur hevur verið inni á tí men men men men mann tosar um at fara inn og kanna gjøgnumganga bygningin simpulten frá frá átilsett tá tað kemur til hase ymisku fakini sum tað eisini verður nevnt í í lógaruppskotinum mann tekur frá lendisgólvi til tethjo verða kannaðir umvældur klimaskermur tak og framsýgur verða tættar og dagførdur samsvarandi dagsins orkukrøvum nýggja ventilatión verður sett upp og bygningur dagfør í mun til galdandi brunakrøv so her eru rættiliga nógv umfatandi áðrenn ein bygningur kann verða tikin í nýtslu og og bjóðaðu fram til tey næstu árini hjá okkara lesandi og at vera í so so skal tað verða so skal tað vera ordiligt og og sum eisini haldi jenis arana hevu verið inni á so er ein partur tað sum er eitt sindur gloymt í hesum her tað er byrjað at blíva pjøssað upp á teir bygninguar teir nýggjastu lonurnar ø nú var eg havi sjálvur verið har úti og eg taki eisini fult undir við teimum sum hava ført fram at tað er eitt gott hugskot at fíggjarnevndin ella kanska øll løgtingslimir teimum sum liggu stenda í boði at fara ganga ígjøgnum frælsi ella teir bygningar ein ein túr tí tað gevur eina heilt aðra mynd tá ið mann er har og sær hvussu tað er og fleiri av eg eisini vi in hava gingið har sjálv dirtil undirvísingar og tað havi eu eisini sjálvur í hálvfemsunum og tað var ein an bestu tíðn í mínum lívi so tað tað umhvørvið at vera í og ikki minst tá ið mann sær longri fram í árini hettaher við við við kampussætlanini sum eingin ordiliga enn veit hvussu nógv fer at kosta so haldi eg at hetta er tann rætti mátin at gera tað upp á at tú savnar eitt umhvørvi og ikki minst eisini tað sum sum ikki ordliga verður nevnt heldur í dag vist vit síggja at eitt universitetssjúkrahús í framtíðini at vit skulu blív ein partur av tí so er tað jú í tí sama umhvørvinum og at tað kann fara fram og og tað gevur ordiliga góða meining u mun til at mann sameinir tað virksemið sum er á sum verður á setrinum og og og tí sum er á á á tí universitetssjúkrahúsinum øtí tað er í

tað gevur góða meining at mann savnar tað virksemið alt har úti eitt annað sum eg havi ug at nevna eisini beinanvegin tað er hetta her við at tá ið mann fer undir ein sovrna stóraumvæling so kemur tað ávirka nógv so nógv grannalag og hvort á sínum har verður nógv virksemi í økinum hetta her við parkering og ati lesandi sum tað rakar meðan tey ganga har tað er sjávandi óheppið akkrát akkrát tey tá í hesum tíðarskeiðnum tað fer fram at tað v kanska verður ein ávís ónøgd um tað men tað er so nakað sum mann má má taka við og og og tí sum eg havi fingið upplýst so fer mann frá landsverkssíðu vistu heta her fer ígjøgnum t at mann leggur upp fyri tí at mann man sikkar sær væl at í tí uumhvørvinum har úti at at øll tey viðurskiftini verða væl gjøgnumarbeitt og væl umhugsað og eisini at mannliggur tað í kortinum at at kanska partur av av av fløtuni sum er har verður brúktur kanska fyribils til at at vera ein ein parkerings básur líkasum tfyri at men tað eru øll ting sum sum sum eru í umbúna og sum tað verða arbeitt við samsvarandi sum hesin her m meðan hetta málið fyri at taka nakrar í av hesum her framsøgurøðunum fyri at taka aftur í nakað av tí so havi eg hug at nevna ati tað hevur eisini verð áhugavert at hoyrt tað søguliga partin av tí nú jenis arana veri undanfarni landsstýrismaður hevur greitt frá tá ið arkitekturin r verðuirniðugur og sær møguleikar og ikki minst tað at tú kostar kanska fjøruti miliónir at rivið niður varð at tað at íva niður eru nógvir pengar og umhvørvisliga verður tað mælt ímóti tí í dag tað er gott at hoyra og eisini hann á jensen var inni á hesum her søguliga við at teg verður h spjatt virksemi runt um allan býin og og tað ati mann nú er blivin samdur um at tað er í hasum økinum at at kampus í framtíðini fer at vera tað haldi eg er er gleðiligt og eg haldi nettupp hesin mátin sum mann ger tað uppá og er tann rætti tí og tað er mín full ábyrgd at at standa fyri hesum her tað siga eg beinanvegin og tí hóa mær tað øgiliga væl at mann nú tekur hesa verklakslógina og til hesar fýraogtjúgu miliónirnar nakkar um sum hvussu langt klára vit at vælumvæla hesar boðalonurnar fyri tað og tí taki eg púra undir við tí teimum sum hava ført fram at og tað má so eisini vera í samráði við fíggjarmálaráði at til næsta stig ja men so gera vit eina nýggja verklætslóg heldur enn at vit dekka okkum tað er ein máti at tryggja haldi eg í mun til teimum sum royna at tosa eina eina eina byggigølu upp her tað haldi ikki er neyðugt tí at vit hava suman kan siga tað so kontroll á hesum fýraogtjúumiliónum og mann ger so nógv sum mann kann viði hesar fýraogtjúgu miliónirnar ta góða er so tað at mann endurnýtir mann fer ikki bara og og skræðir alt niður men mann tað sum kann brúkast tað verður brúkt og tað tað er ein fínur máti og tí hevurmann eisini tryggjað sær tað sum e havifingið upplýst at tað er ein vrtaleiðari sum situr úti á á frælsinum hálvfems prosent av tíðini sum hevur hondn í hn við at hesi tingini so hvørt sum mann kemur fram á rør el ella hvat taðn nú enn er at man hyggur eftir og og fakligheitin er aftanfyri tí deilir mann upp í fak í hesum fyrsta stigunum tí mann ikki valt at bjóða tað út men tað tað er landsverk sum hevur byggið leiðsluna í hesum fyrstu umfarinum og so kann tað vera til næstu verkstagslóg ella tá vit koma har til at vit so gera ein ordiliga prosjektering ogeitt ordiligt útboð so at vit tryggja okkum tá brúkar mann eisini royndirnar frá hesum fyrsta tí

og tí er nemliga tryggleikin í beini johannesen var inni á ata her altso tein vandi er at at eftir okkara ábyrd og vit k vandi er at kunna fara á kós í eina slíkari byggiverkætlan men eg haldi t nættum tryggleikin er í at vit taka tað í stigum og at vit gera tað kanska eina verklagslóg fyri hvørt byggistigi oghvørt so umvælingarstigið

og og tað sum eiriku jákupsstovu var inni á hettaher við at mann kundi far farið og vitja og men at mann eisini kanska kunnar løgtingsfólkini væl um tá i tað er slíku prosjektir tað skal eg taka til mín at at tað líkasum við øðrum stórum verkætlanum at mann kunnar løgtingið løgtingslimir tá teir sum hava áhuga fyri tí at at tað skal vera ein ein føst mannagongd eisini mann kann gera nøkur ting sum fyribyrgja at vit koma út í í óneyðug ting men eg haldi og og og gølur men akkurát hetta er nokk so sentralt haldi eg nettupp tan tað a etta handlar um ein høvuðsumvæling og tað er hendan verklætslógin innan fyri teir karmarnar av hesum fýraogtjúgu miliónum tað er tað vit tosa um og so trúgvi eisini at tað er ein ein ein vilja til at halda seg innan fyri hetta her sum tað krevur at fáa lonurnar klárar at til at flyta inn í hjá teimum fólkum sum skulu flyta út av tjóðvinnuhúsunum

at umvælingin byrjar ikki fyrr enn sjeyti er undirskrivað og goldið er fyri skúla tað skal sigast eisini og tað er við at vera klárt og heimildin er fyri tí íbráðfeingisfíggjarlógini fyri trýogtjúgu skal eg eisini siga í hesum málinum so og tað er eisini ein ein tryggleiki at mann mann man mann tryggja sær bygningin áðrenn mann byrjaði at brúka pengar uppá o tað haldi eg er er eisini positivt í í hesum her so ja nógvur øvrum spurningum kemur so landsverk sum verður kallað inn til tilfíggjarnevndina at svara fyri og og ss sum eg eri blivin upplýstir við hesi tilgongdini eisini ðtað sum hevur verið áðrenn í málinum og sum eg haldi at rósa uppiborið til undanfarna landsstýrismann at hetta er tann rætti mátin at gera t uppá tá ið umstøðurnar nú liggja soleiðisnar at mann hevur gjørt hetta hetta hetta skifti millum hoydalar og og venjingarskúlan

tvørturímóti kanska teimum sum hava roynt at at at at tosa eina gølu upp at eg haldi mann mann mann nettupp tryggja sær pá hendan mátan at gera tað upp á at taka tað í stigum at vit kunnu brúka tær royndirnar og ikki fara fara ov víða og og so kann mann so siga til til næsta visti nú tað visti nú slett ikki hevur riggað við hesum stigunum at byggja upp á ella at gjørt upá hendan mátan jamen so tekur mannei faringar av tí og og og kanska seta kanska v verkætlanir á stambaði men eg haldi tað er viktigt at koma í gongd so at vit síggja eisini fyri tey lesandi og fyri tey fyr føroya fólk at vit vilja vilja hesar útbúgvingarnar vit vilja at setrið skal fáa bestu um umstøður og tey lesandi at at virka í so hatta vóru
fyribils orðini takk fyri harra formaður
takk so er t viðmerkingaryaer keilioholjnstani blívur mann eiti sindir sptisær ta hettar her við tíðarprest tað skal vera tíðarpressi rar erard joensen var inni á tí eisini men eg hevði ynskt at til dømis hábygningurin visti mann kann læra nakað og hyggja aftureftir at mann deildi tað meira upp í verkætlanir soleiðis at mann visti hvat var hvat tí haldi at hetta er meira yvirskuguligt at mann tekur tað í bitum so at mann veit hvat mann brúkar tí at tað kann sjálvandi vera at so manglar pengar í til at gera hesa umvælingina hvussu verður so við tí næstu umvælingini so tað kemur á grýpin í hvørt annað so illa so men at fáa útbúgvingar í føroyum tað er eitt tað haldi er fantastiskt so at mann kann hava um ikki annað fingið havt børnini heima longuri
takk fyri
ja takersvæl jóni nóls joensen jarar formaður heg takkfyri viðmerkingina kaili oholm johanesen ja tað er hetta her við við hetta her við bygging og og o og verkætlaninu sum fara púra av av kós tað r tað er tað er søguliga politiskt í í føroyum kent og og vit eiga eisini sum politisk myndugleiki ella politisk skipan hava eitt svar upp á hvussu vit sjálvandi fáa vit ongantíð forða fyri tí hundrað prosent trúgvi eg men vit eiga at hava nøkur amboð trúgvi eg til at kunna stýra tí betritá ið tað verður játtað her frá so hvørt tað tí vit síggja ferð aftan á ferð hesar eyka játtanirnar og tann mátin sum sum kelea holm johonesen nevnir e er haldi eg at mann mann í bitum og við meira gjøgnumskygdini trúgvi eg eru lyklorð í í í framtíðarbygging í føroyum so ella so altso hvussu t koma har til otað trúgvi eg eisini at vit sum samla ting p á onkran máta tvørtur um um um um flokkar eiga at fáa meira tí nú eru so nógvar royndir gjørdar eftir hondini at vit eiga at kunna taka tey stigini til at fáa greiða á eisn
tað er nógv meira í framtíðini takk fyri so umganga tey í framtíðini takk
so er ta beini johannesen sum ereinviðmerking ger so væltakk fyri harra formaður egri púra samdur í at vit mann skal ikki tosa byggigøtuígongd men eg haldi tað sum vit nógv av okkum tingfólkum saknast ella eftirlýst her beint bæði í samkonu g andstøðu tað er tað at tá vit hava ábyrgdina sum vit hava her beint og vit skulu taka avgerðir so skulu vera nóg væl ílatir til at taka tær avgerðina og tað eru øll sum kanska eftirlýsa meira upplýsingar viðhesin í málinum er fyri at taka avgerðirnar á einum haldgóðum grundarlagi so eg ynski at spyrja landsstýrismannin um mann mann fer at koma við fleiri upplýsingum til hetta her málið tá málið fer til fíggjarnevndina soleisar at vit verða betri ílagt til at taka støð til
takk fyri teirra formaður
ersvæ gjóni nóls joensen ja takk fyr harra formaður og takk fyri viðmerkingina beini johannesen eg eri púra samdur í ati tað skal vera á so so góðum upplýstingum grundarlagið sum gjørligt tað eigur tað altíð at vera og og nú er so nú havi vet so valt frá ráðnum og og frá mær at gera taðuppá hendan mátan og tað er so nógva v inni á undir einum ávísum tíðarpressi tað tað skal eg innroyma men eg eri púra við upp á at tá ið tað kemur har til at tað kemur fyri fyri fyri nevndina at vit tá koma við nógv fleiri og um meira upplýsandi ella fleiri upplýsingum í máli so at fíggjarnevndin eisini til aðru viðgerð kann eg kann eg taka eina so góða øsaman við tinginum so góða avgerð sum gjørligt og og og í tí liggur so eisini at at at eg fari at mæla til at at tað verður at fíggjarnevndin verður boðin til at síggja umstøðurnar hvussu tær eru har
tað fari eg at taka upp takk fyri harra formaður
jatakk so er tað hanna jensens vimerking ger su vælatakk fyri hara formaður ja vit takka sjálvandi fyri vissu vit kunnu fáa eina rundvísing í bygninginum men eg trúgvi at nógv fólk kenna bygningin væl eg haldi tað er meira áhugavert at fáa eina neyva gjøgnumgongd av hhvussu líkasum ætlanin er eisini tann fíggjarliga og fyrimunirnir við at gera hettar og og og hvat mann fær fyri hesa fýraogtúgu milliónirar tí tað næmeg ikki tvær milliónir o tværolonir mann fær fyri fýraogtjúg miliónir tað er høvuðsumvæling av einari lon og so fyrireiking til tar næstu fyri fýraogtjúgu milliónir og vissu mann so finnur útav aftan á tær fýra ogtjúgu milliónirnar at mann tað ber ikki a mál til eina ella tað ikki ikki gongur so væl ella mann finnur nýggjar feilir í bygninginum sær djóni nolso joensen so at mann púrasta hálsar um og fer kanska aftur til meira nýbygging ella ella hvussu og so er tað hetta her við makaskiftinum tað er eitt sindur órógvandi at landið fiska gjalda og avhenda sítt í byrjan av árinum og at hitt møguliga kemarupp á pláss í endan av hesum fíggjarárinum eg veit um djóni náls jons
hevur nakrar tankar um tað
akk ger so væl gjóni nolso joensen ja takk fyri harra formaður og takkfyri viðmerkingin hanna jensen tað eri nettup hetta her við sum tað eisini gómur framgongur av tekstunum í hesum í verksaslógini athendan óvissan við tá ið mann fer ígjøgnum bygningin og kemur fram á ting sum sum bara fakfólk kunnu kunsnu taka støðu til um um nú hetta her er nakað sum vit kunnu endurnýta tey næstu nógvu árini um eftir haldbart og dygdin í í tí ella um hetta e nakað sum skal skal skiftast og tí tí tí er hetta sum tað verður eisini nevnt og sum onkur hevur verið frammi á og kritisera eitt sindur efter við einari varligari meting mátá ið tað er at mann mann mann ætlar atumvæla høvuðsumvæla og endurnýta so er tað altíð ein óvissi við tí sum eg havi fingið upplýst at tú kemur kanska fram á ting sum eru eru góð og og sum mann kanska hevði roknað við og ikki kundi brúkast og umvent a so tað er tað e vað alla tíðina tann óvissan sum sum tey fara at arbeiða í hesi hesi fyrstu fasini her og sum bleiv ikki tíð
til at svara hinum takk fyri harra formaður
jtak so er taannikaolsengersvæja takk fyri ja tað kann gott vera ein ætlan við tað at mann tekur hetta her arbeiðið í stigum og at málið ikki verður gjørt o so stórt at mann skal út í einari kanska einir fimm hundrað seks hundrað og sjey hundrað milliónum til at byrja við og so eitur tað ikki fimm seks hundrað men tað eitur kanska ein milliard liðugt men at mann at mann tekur tað í stigi men kanska skuldi tað bara verið nóg greitt í verðslagslógini at teir vóru ymisk byggistig og tað fyrsta byggistigið var soleiðis og so tað næsta og so tað triðja soog so víðari so tann tankin sum gjóni nolsøe er inni á el lat jóni nolso joensen er inni á er kanska ikki so so býttur men men tað kundi kanska verið meira greitt í uppskotinum eg kundi bara hugsað mær at spurt djóna nolsoy joensen um hann kundi umhugsað at havt eitt aðalorðaskifti um fróðskaparsetið føroya og um teir

ja takk ger so væl gjóni nolso joensen ja takk fyriharra formaður og takk fyi vimerkini e anna olsen og tað gloymdi í mínari røðu tá eg skrivað tað niður her at tað tann tráðin ætli mær at taka upp og takki fyri áheitanina um eitt eðalorðaskifti tí eg haldi tað er neyðugt eisini at vit venda øllum tí útbúgvingarliga tí s so su sum hendan verkætlanin liggur nú so kann seti ikki fara undir fleiri útbúgvingar og og og tað kunni eg bara løgtingið beinanvegin um at her er avmarkingar í og tí tí tí koma akkurát sama at taka tað beinanvegin og og og og og vit hava og tað eru fleiri umbønir um aðrar og og og góðar útbúgvingar so tað er eisini nakað sum politskaskipanin má taka støðu til og og tí vil eg eisini taka tað upp og til tað fyrsta sum anika olsen nevnir so vil eg nemliga tryggja mær at tá ið eg havi ábyrgd av hesum økinum at tað næsta byggistigið verður gjørt ein verktaslóg burturav til tað so so er tað sagt takk fyri
ja takk so er henda fyrsta viðgerðin jú og hetta málið verður sum eitt nevnd tað fer í fíggjarnevndina triðja málið á skrá í dag tað er eisini er fyrstu viðgerð og tað er løgsmálið nummar tveyogfýrs trýstr tveyogtjúgu og tú er uppskot til samdu tær um at taka av oljuavgjaldi og formaðuri skal biðja um framtrøgufólk fyrijavnaðarflokkin eta eyðgun samelsen og fyri sambandsflokkin er tað irat joensen fyri fólkaflokkin er tað beini johannesen og fyri tjóðveldið er tað hervir pálsdóttir fyri framsógn erta handar jensen og fyri miðflokkini er dað jensen raðni so fær eyðgun samolsenog
fyri harra formaður ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar frá jenis av rana og steffan klein poulsen har løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja lógaruppskot fyri løgtingið um at taka av ljuoljuavgjaldi visti mann hyggur eftir oljuavgjaldinum so er tað soleiðisnar at at ein fjórðingur av av av tí sum oljuprísurin er í dag fer í landskassan tað er bæði emveg meirversgjald og tað er eini eina krónu fýrs fyri liturin og so er tað oljuavgjaldið sjálvt sum er fýrs oyru perlitur oljuavgjaldið hava vit havt í nógv ár tað kom í í teð tað kom í desembur tveyoghálvfems tað sum tað hetta her nú galdandi tað vilsiga í allari ringastu tíð fingu vit eitt oljuavgjald í krepputíðmar serligt avgjald av brenniolju og tá var tað so høgt sum at fimmoghálvfems oyru fyri litrin men so hevði mann eisini hetta her við at vissu prísirnir hækkaðu for nógv so lækkaði gjaldið og mann hevði ein sovorðnan sovorðnan buffar inni har tað skuldi hækka ella lækka við einum hálvum oyra seinni í tvey túsund tá kom mann so við at innførdi mann eitt fast avgjald á fýrs oyrur og og og tað hevur mann so galdandi statvekk

er tað tað her við at orsøkirnar í dag kanska til at fasthalda ella til at vit enn hava hetta oljuavgjaldi tær eru kanska eitt sindur øðrvísi enn teir vóru tá í tíðini vistu vit hugsa um um hetta her við atlitinum til umhvørvið í dag er tað nokk fyri ein stóran part eisini tað at mann hevur ein umhvørvispolitikk har mann sigur at mann vil hava at vit skulu fólk skulu blíva so leys sum gjørligt av oljuni so tað er kanska sær mann tað vistmann og einki oljuav gjald heyi so eggjaði mann fólk til at at blíva við at vera bundin av oljum kundi mann hugsað sær men men sjálvandi í dag er oljuprísurin so høgur at at tað eru tað og mann hevur kanska ikki enn so nógvar møguleikar at sleppa sær av víð oljuna tað er nakað sum manjú arbeiða við alla tíðina tað er ein ein útvúkling sum er í gongd a men hin vegin sá mann tá ið oljuprísurin hesi her síðstu tíðina hevur hækkað nógv so hevur mann sæð at talið av fólki sum hava fingið særjarðhita og sovorðið er næstan eksploderað at tað líkasum setti á sovorð skumpu í at fólk fóru at fáa sær aðrar orkukeldir at hita húsini við men her í uppskotinum stendur nakað um at vissu prísirnir skuldu lækka munandi so halda uppskotsetararnar at mann skuldi venda aftur til hasa prísreguleringina í tveyoghálvfems har tað fer upp og niður øh íveitik um eg skilji tað rætt men visti mann ger tað so avtekur mann ikki oljugjaldi men so hevur mann tað meira sum eitt sovort mansiga progressivt gjald ella hvat skal siga er prísurin forhøgur so lækka að eitt sindur og og er hann lægri so fer tað upp øhvit kenna sjálvandi orsøkirnar til hetta her og vit kenna eisini avleiðingarnar at barnafamiljur og tey sum bara hava pensjón at liva av at tey eru sjálvandi fíggjarligani sperd og tað at oljan hækkar tað ella lækkar ávirkar húsarhaldini rættiliga nógv tí at tað at hitahúsini tað fyllir nokk so nógv í einum húsahaldsroknskapi har hevur mann so havt heilt afturin frá nítjan hundrað og fýrs faktiskt áðrenn oljuavgjaldið kom fekk mann eitt ískoyti til oljugjald tá ið oljukreppan var og frá áttaogfýrs til fýraoghálvfems tá hevði mann tað sum mann kallaði fyri brenni og samskiftisstuðul tá var tað eisini stuðul til kringvarpsgjaldið í hesum her hesum her hesum her ískoytinum sum mann hevði og í fimmoghálvfems fingu vit so tað sum eitur viðbót til ávísar pensjonistar ella tað sum hann í dag kalla fyri brennistuvul sum statvek er galdandi sum mann hevur frá byrjani av havt okkurt at standa upp móti við í í mun til oljuprísin men sjálvandi er tað munur á tá ið oljuprísirin er so høgur sum hann er í dag og so tá hann er meira normalur men vit hava so tað viðbótina statvekk hetta her við at lætta um bæði hjá barnafamiljunu og tey sum bara hava pensjón haldi er sera týdningarmikið og tað haldi eg eisini at at vit hava roynt so seint sum í morgun samtykti mann jú samtykti mann eitt hjálparískoyti sum vil geva pensjonistum og øðrum tólv túsund krónur um mánaðn meðan hettar uppskotið sigur at visti mann avtekur oljuavgjaldið og ikki emvegei bara oljuavgjaldið so vil tað geva ein lætta upp á eini trý túsund krónur til eitt eitti árliga til eitteitt húski við miðalnýtslu so mann hevur samtykti samtykti hvussuer eitt hjálparískoyti sum gevur tólv túsund krónur men eg eri gott klárur yvir at tað hjálparískoytið er tíðaravmarkað meðan visti mann hevði avtikið oljugjaldið so hevur tað jú verið støðugtmen eg haldi sjálv ati at hetta her hjálparískoyti sum vit nú hava samtykt vissu støðan stendur við og vestnar so haldi eg at mann má hyggja eftir frá landsstýrinum um tað skal forleingjast tað vildi hildið var púra upplagt øh mann ger eisini onnur ting fyri at hjálpa fólki at blíva leys av oljuni vit hava jú stuðulsskipanir inni fyri mvegafturbering fyri hitapumpur og man hevur sett á í fíggjarlógini nú stuðul at taka oljufór niður so at har eru nøkur ting sum eisini koma at hjálpa

tað kemur til barnafamiljurnar so hevur mann eisini í morgun samtykt hettaer við familjuískoytinum at mann gevur eitt eitt eykagjald til barnafamilju á sjey hundrað og hálvtrýss krónur um mánan eisini árið út og tað er bæði tað og hjálparískoyti eru skattafrí so at eg vil siga at mann ger nøkur ting og eg síggi hetta uppskotið upp á sama máta at mann gjarna vil lætta um hjá teimum sum sum hava tað trongt av av av høguoljuprísunum men um tað er akkurát hendan vegin mann skal fara tað er so tað kann mann so diskutera tí attí at vit hava jú statvekk tað við eisini við við veðurlagspolitikkinum um mann skal gera meira aðrar vegir enn mann hevur gjørt ella ella hvussu mann skal taka tað tað vil eg siga men eg skilji væl at mann kemur við hesum uppskotinum tí at mann vil jú gjarna lætta um hjá teimum sum hava tað havar tað trupult annars eru oljuprísurin lækkaður eitt sindur men hann lækkar bara for seint øgiliga seint men mann sær tað á til dømis í fór til fíggjarlógaruppskotið nú har er inntøkrnar á mveg rættiligani nógv lægri enn mann hevði mett tá ið fíggjarlógaruppskotið kom fram í oktobur men tað skyldast sjálvandi ikki bara oljuni tað skyldast jú giti eg forbrúkinum sum heild at tað lækkar at nýtslan sum heil lækkar tí at inntøkumetingin var haldi fimmogtjúgu milliónir hægri í fíggjarlógaruppskotini oktobur enntá nú eru broytingaruppskotinum frá landsstýrinum av mveg so tað kann jú eisini siga mann kann jú eisini siga tag r tí at millum annað oljan er so dýr at fólk keypa minni av øðrum vørum tað kann eisini vera eina orsøk men eg haldi ið hvussu er tað at at eg vil siga at at tað sum hetta her uppskotið ja tað gongur út pá tað er sjálvt oljuavgjaldi meðan mvgi varðveiti mann emveg er tann størri parturin í hesum og samgongan ætlar sær at endurskoða alla emvegeskipanina tað hava vit jú sagt og tá kundi mann kanska eisini hugt eftir nøkrum har vildi eg hildið vis mann vis mann vildi lætt um tí at hetta her við at alt hækkar tí at imflatiónin er so høg tað er eitt sindur tað er kanska ikki akkurát tað sum mann hevur hugsað við teimum skipanum sum mann hevur men eg haldi at vit hava gjørt rættiliga nógv nú við at hjálpa bæði barnafamiljuni og teimum sum bara á pensjón at liva av við hesum her uppskotinum sum vit samtyktu í morgun skilji væl tankarnar í hesum her og tað skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini men men eg ivist í um um mann fer at avtaka hetta tað má eg siga púra erliga

ja takk sor a viðmerkingar fyrstir jens arana ger so væl jtakk miðflokusins vegna fyri eina góða røðu okur eru øll øgiliga upptikin í hesum her at rætta ein hond til tey sum ikki eru er so privoligeraðir at vera ov srókum og hetta her við at mann faslasti oljuavgjaldið áðrenn so minkaði tað við ein hálvum oyra teim prísurin fór fór minkaði við einum oyra og tað hækkaði við eitn hálvum oyra tá ið prísurin hækkaði hann jústi nev umaft vist tað var í dag at vist tað var gildi í dag hetta automatiska reguleringin so er prísurin farin so høgt upp at orjuavgjaldið hevði verið burtur tey fótu burtur við einum krónu oltrýss á prísurum fá einukróvnu og trýss upp tað er nokk so hugvekjandi tað var ein góð skipan haldi hetta her veði fastlæsa dag a tað var eg veit ikki hví mann gjørditað eg hai ikki fingið skinu
fyri bý
ja takk ger s væl eykums samulsen kfyri ja eg eri samd við jensarana eg veit heldur ikki ordiliga hví mann setti tað fast tað var okkurt við at at prísurin var so óstøðugur sendur í uppskotinum men eg haldi tankin um at at mann hevur hevði kanska onkra regulering inni hann er áhugaverdur og hann vilja vit absolutt fáa lýsta nærri í fíggjarnevndini tí eg haldi hann er nokk so áhugaverdur tí eg haldi tað er viktigt vit halda fastur veðurlagspolitikkinum eisini men tað krevur so at mann sum sift og hjálpir fólki at sleppa burturúr tí gera seg leys av oljuni men hetta er ein onnur støða og tí haldi han verið nokk so intersant at hugt eftir títí skipanini sum var so kann mann so taka støðu til um hvat mann so ger
takk fyri
ja takk so er ta helgi abramsen sfra viðmerkin ger so væl ja harra formaður tað var ein lítil søgulig rættleiðing nú sigur røðaran at hetta hetta komið níðjahnrar tveyoghálvfems at sendu eisini í uppskotinum men hetta kom mitt í fýrsunum seksogfýrs haldið tað var landsstýrið sim var millum javnaðarflokkin tjóðveldi sjálsts og kristiliga fólkaflokkin kom við tí jargep hursahúsv var landsstýriskvinna tað var ein ein ein pakki við trimum ymiskum tingum ferðaavgjaldið tá it ferðast uttanlands kom tá og hetta her olju ískoyti ella oljugjaldið og tað skuldi eitast fyri at skula minka um privatum nýtsluna í føroyum og vit sum ylg fylgdu við og vita tay at hetta setti kanska meira ferð átí almennunýtslu staðin tað var so endamál og so skuldi tað líkasum mótvig at prísinum og tað bleiv so øgiliga trupult og seinni so tók mann í fast frysta hatta var søgan aftan fyri tað tað vl siga atað skuldi vera ein dempari á privatu nýtsluna sum var endamál
takk fyri
ja takk ger so væl eygumsamulsen fyri ja og takk fyri rættleiðingina eg hugdi nevnliga eftir hesum her viðstuðlunum og sveit at hann kom í kom fyrstuogfýrs men tað sum vit kenna ella so bleiv tað broytt áttaogfýrs tað passar væl í forhold til akkurát áárstølini sum sumhelgi abramsen nevnir so tað passar betri saman men tað er nokk so áhugavert at tar vera dempa nýtsluna tí tað er jú eisini tað sum mann eitt sindur sigur í hesum her tíðinum við høgari inflatión at mann má ansa eftir tað sum mann stuðlar ger mann øgiliga miðvíst fyri ikki atseta meira eld á váli so at príshakkingarnar verða enn ov fleiri so at tað er ein nokk so áhugaverd viðmerkin

erard joensen ger sovæl takk fyri harra formaður

ja eygun samunsen hevur greitt nokk so væl frá tíðarperspektivunum og hví also hvussu oljuavgjaldið var og tá ið tað var elastiskt og so tá ið tað bleiv fastleyst oljuavgjaldið tað er ein skattur sum okur áleggja okara borgarum og nú fortaldi helgi abramsen grundina fyri at mann á fyrstutíð innførdi oljuavgjaldið tað var eitt dempa privatnýtsluna tað vil siga ein slag eitt slag fyri fyri inflatiónsdempara tá í í fýrsunum sum sum

eg veit ikki eg veit ikki hvat inflatiónin var tá mitt í fýrsunum men opimbært so hevur mann so hevur mannmett at privatnýtslan var forhøg og og so hevur mann álagt at oljuavgjald sum bara er ein nýggjur skattur sjálvandi í dag kostar ein tangi umleið dagsprísurin í dag er níggju túsund sjey hundrað og trýogtrýss krónur fyri einum einum tanga av olju túsund litrar og av tí er mvigi seytjan hundrað og trýoghálvfems og punktgjaldið er hesar her átta hundrað krónurnar altso fýrs oyru perlitur so alt í alt so so er avgjøld á ein oljutanga tey eru seksogtjúgu prosent av tí samlaðu upphæddini og eg gangi út frá at jensarana og steffan klein poulsen hava hugsað um serliga tann partin sum hvar ið oljuavgjaldið veruliga svíður tí tað er ein stórur partur av av okkara borgarum hvar ið oljuavgjaldið veruliga svíður og so er tað ein partur sum tolir tað betur men sjálvandi tá ið mann tekur oljuavgjaldið av so inniber tað eisini tað at tann parturin sum tolir tað væl og virðiliga at hann eisini fer at lætta og tað er einki forgjørt í tí sum sagt hetta evur verið hetta er ein serlig ein serlig tíð oljuprísurin er farinð nokk so nokk so fitt niður nú men ið mær vekk so hava okur statiðvekk eina eina høga inflatión sum ikki er sum ikki evur fingin líka sum okur hav ikki fingið tamarhald á inflatiónini og tí gevur tað meining hvussu mann hugsar rationelt at fyri at lætta um so er hetta her nakað sum íhvussu so er tresfur tey sum hava brúk fyri tí um tað so men men men samstundis streffar tað so kanska sosialt skeivt taðil siga tey sum klára tað tey fáa so eisini hetta sama lættan okur hava skipanir hvar okur serliga til okara pensjonistar ið ikki hava aðra inntøku enn pensjón sum kunnu fáa ískoyti til brenniolju also brenniolju okur hava veitt imflatiónstrygd nú bæði undanfarna samgonga og núverandi samgonga hava lagt tað fram og tað tað er tað er eitt samt løgting sum hevur játtað ella vatt imflatiónstrygd til okra borgara og eitt ella annað stað so haldi eg kanska tað at mann skal halda fast í hesum her gjaldinum eg eri faktisk einigur við jenisarana tá ið hann í sínum grundgevingum í sínum viðmerkingum heldur at tann skipanin við einum elastiskum gjaldi at hon var betur eg gangi út frá eg veit ikki hví mann hevur valt at setta fastfrysta til fýrs oyru men e kundi bara fyristilla mær at mann hevur viljað tá hevur mann viljað havt eina fasta inntøku á fíggjarlógina at tað hevur verið grundin og og ikki tí sum tað víst verir á so í hesum førinum hvar ið prísurin hevur verið har sumann er nú so vildi mann einki fingið og tað er væl oftani rationaligt hjá teimum sum sita í fíggjarmálaráðnum at mann vil hava inntøkur sum mann kennir og ikki sum kundu blíva vekk eftir einum ári

men hetta fer so fíggjarnevndina og eg gangi út frá at fíggjarnevndin fer at at hyggja eftir serliga hesum báðum skipanuum tað vil siga tað elastiskur og so hesi her føsti ikki tí eg havi nakrar vónir um at at akkurát hetta her uppskotið kemur ígjøgnum men í hvussu so er haldi eg tað er áhugavert og mann burdi mann burdi tá ið mann ger sovorðni avgjøld sum veruliga tyngja hjá tí einstaka borgaranum so burdi mann havt eina skipan sum var elastiskt tí tað er hon sum gevur meining at tað almenna skal lokrerað upp á at oljuprísirirnir blíva høgir tað er faktiskt ikki í ordan

er interssant og eg vóni at fíggjarnevndin fer at ati taka fatur í akkurát tí problematikkinum

okur kanska kunnu fáa eina skilabetri skipan við akkurát hesum gjaldinum sum er tyngjandi hjá einum stórum parti av okkara

vit hava havtja nógvar príshakkingar og tað er inflatión í samfelagnum og ti er kanska serliga akkat í í oljuni at tað verður at mann merkir tað og at har í húskni merkja tað og tey sum annars ferðast nógv til arbeiðis og annað sum brúka mugu gjalda fyri brennievni og annað at at tað merkist

høvuðsboðskapurium íuppskotini er júst tann at mann skal lætta um hjá fólki og tað er so nakað vit í fólkaflokkinum kunnu taka fult undir við vit halda tað er mann skal altíð stremba eftir at gera fólk meir fræls og herundir eisini meir fíggjarlig fræls og

og tað at mann sleppur at ráða yvir meira av sum nógvum pengum tað er sjálvandi alt nógv mann skal stremba eftir og tað er eisini eitt javmal hjá okkum og hetta her oljuavgjøldið tað er nakað sum landið fekk áttaogtrýss koónur tríggjar miliónir inn av í tvetsun og tveyogtjúgu

og so ar tað sjálvandi tað at tað er ikki tað tann kostnaðurin tað fór at kosta visti mann er tyka av tað verður nokk nakað av pengunum fyr aftur inn í samfelagið og verða brúktur og so tað er ringt at siga akkurát hvat nættukostnaðurin av einum tílíkum uppskoti hevði verið um at tóku tað heilt

nei ella brutur kann mann siga menisum nokk kostnaði nokk verður eitt sindur minni fyri landið og tá tit eru talan um so nógvir pengar so kann mann spyrja seg sjálvan um hvussu fær mann brúkt eina sovorðna upphædd best fyri at við at lætta um hjá fólki mann hevur gjørt eina meting í her beint eg havi so ikki eftirkanna hana at fyri eitt húski við miðal nýtslui so svarað hetta her til umleið trý túsund krónur um árið mann kemur at spara

so er tað tað eru tað aðrir mátar við hesarer upphæddirnir mann kann hjálpa betri tað var uppskot til viðgerðar nú herfyri um letur boðunum at økja um barnafrádráttin og tað uppskotið tað kostar munandi minni og um an hugsa um barnafamiljur har mann hevur meir enn eitt barn so hevði tað fíggjarliga givið meir enn júst heta her uppskotið her og so er sjávandi ein skattalatti sum nokk eisini mannaaragrøn brúkt án stóran part av hesum uppattinum til

so í mun til hettar uppskotið her so er spurningurin um mann hevði kunnað brúkt pengarnar betri onkra aðrastaðni í mun til at lætta um taðvænti eg faktiskt men eg haldi sum so er hetta eitt áhugavert uppskot og nettupp heta her við hesi prísreguleringini sum hann nevnur í her tað er eisini meini eg týdningarmikið at mann hyggur uppá tað at møla fáa tað inn aftur tí mann sær tá ið oljuprísirin hesi ferð tahn hækkað øgiliga nógv síðstu tíðina so hevu tað eisini givið øgiliga nógv inn til landskassan av meirintøkun gjøgnum viðisgjaldið ella emvgi tísti hevði tað verið gott um mann hugti upp á tað so sær at tá ið oljuprísirinin hækkaði at mann kundi til dømis sagt tað at hetta avgjaldið lækkaði samsvarandi so sær at tað er útreiðslur neuntral fyri landskassan hvørsfalt at mann lækkar tað tatað er ein møguleiki

brúkarin ellaborgarin ikki verður traffaður harðari av tí at harðari enn neyðugt av tí at deiljuprísurin hækkar og tað a landskassin hanne hann skal nokk kláraste meg t tað merkirst eyka hjá borgaranum so akkuráthet her við einum prísregulering í hesum avstjaldinum hevði verið øgiliga góð atvent aftur til faktiskt tað heimar jú fyrr so samanumtikið so meta vit fólkaflokkin hvorti hlda a at tað er gott at fólk verða meir fíggjarlig fræls men hin vegin so kann han ikki venda tíð og høvdið og spyrja eg helt ta tað allarbesta mann hevur kunnað gjørt eg trúgvi tað eru betri møguleikar men tað eru ymisk ting í er sum eru avgjørt áhugavert áhugaverd at hyggja uppá og millum annað henta e prísregluleringin sum eg vit meta er nakað sum hann burdi farið hugt aftureftir havi fingið tað innført so at hettaupskotið skal fáa ein góða viðgerð av okkum
í fíggjarnevndini takk fyri harra formaður ja takk so
klent poulsen gist væl har formaður nú nevnir bein johansen at pengarnir kanska verða betri brúktir til onnur átøk og bara spyr røðarin hvørji átøk hann hugsar um fram um hettað

jatakk ger sovæl beini jhonsen tað sum eg millum anna hugsaði um tað var at mann mán hugsar umhvat kemur inn her beint ella tað tað kostar áttagtrýs komar tíggjar miliónir tað er jú eisini galdandi fyri ikki bara fyri borgaran hvr eisin vinnu og onnur og eg vænti mann hevði kunna brúkt áttaogtrýss miliónir ella tað nokk ja so at siga áttaogtrýss miliónur uppá til dømisa skattalátta skattalatsin mann legði fram her í heyst hann kostaði hálvtrýss milliónir man hevi kunna gjørt suan enn betri skattalætta og barnafrádráttinin sum it viðgjørdu herfyri hannkostaði trýogtjúgu miliónir so tað eru nøkur ting haldi eg har mann rakar meir málrætta og sum eisini kosta minni enn júst hetta her so eg haldi mannkann hjálpa upp á betri hátt og har mann eisini rakar betri men annars haldi eg hetta her uppskotið er øgiliga positivt og e ea avgjørt nakað sum er gott at vit viðgera og nettup hetta her við hesar prísreguleringini suman eisini nevnir í uppskotinam á mann burdi viðgjørt aftur ella fingið innfarsaftur tað er avgjørt eitt øgiliga áhugavert
jørt uppskot takk fyri harra formaður ja takk næstu røða verður hervur pollstóttir ger sovæ
ja uppskotið sum vit viðgera her nú tað er eitt uppskot til samtyktar frá miðflokkinum tað snýr seg um atavtaka oljuavgjaldið vit uppliva ein óvanliga høgan prísvøkstur í dag alt er vórðið dýrari gerandisvørur og olja og tað merkist í gerandisdegnum merkist kanska serliga hart hjá teimum sum frammanundan eru fíggjarliga sperd og í so máta so skilji eg væl tankan aftan fyri uppskotið at vilja lætta um um hetta er rætti mátin at gera tað uppá tað ætli eg mær ati royna at hugleiða eitt sindur um í míni røðu heimurin hann stendir ikki bert við einari kreppu í løtuni vit eru júst komin úr einari heilsukreppu einari alheimsfarsótt nú hevu kríggi aftur verið í europa í meira enn eitt ár og heimurin hann er eisini í einari morgfeldis og veðurlagskreppu margfeldis og veðurlagskreppan hon krevur politiska handling vit skulu sleppa av við oljuna og tí skulu vit eisini leggja okkara orkuskipanir um til varandi orku hetta er eisni sæð sum vit hava stungja í tí kortið millum annað við málinum um at gerast grøna landið í tvey túsund og tretivu og tí má veðurlagspolitikkur eisini vera við í øllum okkara politiska virksemi og verða rótfestur í førda politikkinum tað verður roknað við ati vit fáa áttaogtrýss milliónir nettu í landskassan í tvey túsunog trýogtjúgu av oljuavgjaldunum hetta eru pengar sum kunnu brúkast alt møguligt á fíggjarlógini tað kann til dømis eisini brúkast til at hjálpa fíggjarliga spørgum at leggja um til varandi orkuskipanir tað r eingin ivi um at tað fer at kosta nógv at leggja alt samfelagið um og óansa hvat vit gera ella ikki gera so fer tað at kosta bæði so ella so hóast strikingin av oljuavgjaldunum kann vera við til at lætta um hjá sperdum húsarhaldum so haldi eg ikki hetta vera rætta máta at gera taðuppá og haldi ikki tað vera rætt at strika ein avtøka av hesum oljuavgjaldinum hevði verið eitt stuðulsátak fyri øll og ikki bert til tey sum eru fíggjarliga sperd

tað er serliga hart hjá teimum sum sum hava trupult við at fáa endarnar at røkka saman og tí haldi eg at tá vit gerast stuðulsatøk so eiga vit at era eitt sindur neyvari og rakað rættari heldur enn at raka ein forbreiðan skara til dømis í dag hava vit jú eisini samtykt hjálparískoyti upp á tólv túsund krónur og at hækka familjuískoytið við sjey hudrað og hálvtrýss krónum per barn hetta fer vónandi at lætta um men vit kundu sjálvsagt nokk havt gjørt meira vit noyðast at hugsa longur enn bara at taka av oljuavgjald oljuprísurinha fer at blíva við at sveiggja og tí eiga vit heldur at finna loysnir ið gera tað lættari og bíligari at leggja um til varandi orku tað skal ein stuðul til sum varar longri enn eitt tíðarskeið uttan oljuavgjald í fjør var kappingareftirlitið úti og segði at dugupol støðan á oljumarknaðinum í føroyum er til ógagns fyri vanliga føroyingun og føroyska húski støðan í heimum í dag hevur havt við sær ein stóran prísvøkstur á ymiskum vørum oljarn er vorðin dýrari bæði av koronukreppuni og av krígnum í ukraina men hetta ikki einasta orsøk til dýra prísrin í føroyum í fleiri ár hava føroyska oljufeløgini tikið sær hægri vinning á olju bensini og dysili enn aðrastaðni tí er tað eisini her at vit standa við einari støðu har tay verið gott vðeinum príseftirliti sum miðflokkurin eisini hevur havt eitt uppskot um og sum samgongan eisini vil seta á stovn júst hetta uppskotið kann tí fáa nakar stúranir hjá mær um at hetta er meira ein hjálp sum endar hjá oljufelagnum enn hjá borgarunum vit fara í ár at seta eina óhefta orkuráðgeving á stovn sum skal ráðgeva um hvørjar orkuloysnir rigga best til hvønn einstaka og til vinnur fólk kunnu venda sær til orkuráðgevingina soleiðis at tey kunnu fáa ta loysns loysnina sum hóska seg best til tey tað verur eisini arbeitt við at finna útav hvussu við skynsama kunnu hjálpa teimum at leggja um sum ikki hava ráð til tað at hjálpa fólki at leggja um er eisini ein máti at lætta um soleiðis at vit ikki fasthalda summum í at gjalda ein høgan og ótrokniligan oljuprís tí tað ikki hava ráð til at gera íløguna at leggja um til varandi orkuskipanir skipanin við emvigfrítøku av hitapumpumtað er eisini ein góð stuðulsskipan her verður tað eisini neyðugt at eftirkanna hvar góðar hvussu nógv endar hjá keyparunum hvussu nógv endar kanska hjá sølufólkunum ella fyritøkunum øh tí vit noyðast at tryggja okkum at mvigfrítøkan veruliga kemur keyparanum til góðar so tað fer mann eisini at eftirkanna fyrr so kundi húsalandsgrunnurin veita liðarlig lán tá ið mann skuldi gera ábetur umvælingar á hús fyri at fáa orknýtsluna niður slíkar loysnir kundu mann kanska tikið fram aftur á á arbeiðsborði fyri at finna fjølbroyttar loysnir fyr at minka um orkunýtsluna og orka tørvin og har við eisini lætta um hjá húsarhaldinum í føroyum so tað ymiskar loysnir vit kunnu gera sum bæði lætta um í húsarhaldinum men sum eisini samsvara við veðurlagspolitikki sum løgtingið hevur samtykt og okkara mál um at gerast grøna landi men eg trúgvi at fíggjarnevndin kemur at viðgera hetta uppskotið væl og at fara at viðgera ymiskar vinklar upp á tað at lætta um tað at fáa gjørt onkrar loysnir fyri at hjálpa fólki at leggja um til tilvarandi orkuloysnir og so víðari so tað tað trúgvi eg at fíggjarnevndin kemur att
síggja væl takk fyri
vimerkinu ov ja takk fyri harra formaður og takt til hervør possdóttir fyri eina fína røðu tú var inni á tí ella postdóttur var inni á tí røðuni hetta her við atoljufeløgini hava havt ein óvanliga stóran vinning so um mann fer at strika avgjøldini so er tað hvussu er ein risicol fyri at tað bara verður stuðul til hesi oljufeløgini so frammanundan hava havt hendan her ovurhonds stóra vinningin eg kundi hugsað mær at hoyrt hervør huglagið eitt sindur um hvussu tað ber til at nú oljuprísirnir hækkaði tá kríggibrast á tá brustið allir prísirn er upp it hava hoyrt oljuprísirni eru lækkaðir men húsarhaldurð hjá mær merkir hvussu oyggin tilt at prísirnir ikki at hækka
har er tilsvarandi takk fyri
ja eg haldi at nevnið at tað er viktigt eisini at fíggjarnevndin fer at viðgera júst tann problematikkin sum vit eisini hoyrdu frá kappingareftirlitinum í fjørð at at oljufeløgin í føroyum taka for stóran vinning og tað ávirkar húsarhaldini í føroyum tað gera tey at tey verða fastahildin í einum dýrum prísi og eg stúri fyri at hetta uppskotið kemur at vera meira ein hjálp til oljufeløgini enn til borgaran so tað hopi eg eisini at at fíggjarnevndin tekur upp soleiðis at vit ikki risikera at gera stuðulsskipanir sum ikki gagna borgaranum men gagna teimum sum selja borgaranum
ja tað tað er ein viðmerking eftir
jenisarana ger sovæl em siga hatta síðsta skilji eg slektiki hvussu tað kann blíva ein ein vinningur fyri oljufeløgini slett ikki sjálvandi skulu okur hava eitt eitt eitt neyvt príseftirlit tað mugu okur fáa eisini á hasum økinum so skulu tað málið verður loyst men tann grammasti mest eirindaleysi aktørurum í hesum spælinum tað er jú tað almenna altso okur sita og snakkað umhjálpa fólki oljuprísurin fer upp mvig fer tilsvarandi upp ikki okur meintu nakað við tað so høvdu okur langssíðan gjørt nakað ant við oljuavgjaldi ella við mvig tí oljuavgjaldi at avtaka tað tað hevur langsa tataðer sjálfinanserandi at avtaka tað fyri fyri fyri landið tí landið tjenar so nógv upp á at mvig oljuprísur upp har við mvg
hey
jatakk soørda hervur polstottur gersu væl takk fyri eg mein eg meini heilt serlióst at fíggjarnevndin má viðgera úttalisi hjá kappingareftirlitinum í fjør væl og virðiliga tað hevur tað hevur týdning í hesum orðaskiftinum at kappingareftirlitið r úti og sagt at føroysku oljufeløgini taka størri vinning enn onnur feløg gera uttan fyri føroyar ha og tí tí er prísurin eisini hægri í føroyum at hann enn hann noyddist at vera og tí kann eitt slíkt uppskot sum hevur góðar intensiónir gott enda í lummarnum hjá oljufeløgunum heldur enn í lummarnum hjá borgaranum tað er ein reellur ein so ein i tein reell stúran sum sum eg standi við at at tað er ein góða intensjión men tað gagnar ikki borgaranum sum hanna ynskir
ja takk næstu røða
ta verður hanna jensen ger sovæl takk fyri harra formaður at seta í gildi nýggjar lógir upp ímóti at seta úr gildi lógir tað eiga vit at goða um og at áleggja nýggj gjøld upp ímóti at taka av gjøld tað er eisini ein góður siður at fylgja við í og tað gera vit ov lítið av báðum hesum lat ongan iva vera um tað ú kann g bara hava ta eyka viðmerkingina at allar serskipanir sum vit seta í verk gloyma vit at seta úr gildi aftur tá tær eru tí ótíðarhóskandi og vit brúka ov lítla tíð upp á at at arbeiða við tí vit hava eitt uppskot til samtyktar til viðgerðar og har verður heitt á landsstýrið um at leggja lógaruppskot fyri løgtingið um at avtaka oljuavgjaldið men til endans í viðmerkingunum verður sagt at verðuroljuavgjaldið tikið av hevði hetta beinanvegin havt við sær ein lætta upp á tey fýrs oyruni fyri litirin sum í løtuni er fasta oljuavgjaldið men av tí at hetta eitt uppskot til samtyktar so er hetta nakað sum ikki kann fremjast í einum nú tað skal fyrst leggjast eitt lógaruppskot fram og tey átøk sum mann vil mann vil fremja sum faktiskt eisini er partur av viðmerkingunum her tí at hesur nøkvur prísvøkstur og tí tí oljan er dýr tey hevur mann frá búskaparfrøðingum mett skulu rakað beinanvegin beint nú og og og síðani skulu tey hæsa av í innanfyri stutta tíð so bara tað at vit ikki hava sjálvt lógaruppskotið nú og kunnu seta tað í verk beinanveg er sjálvandi ein forðing fyri tí skilagóða í í tí vist tað skuldi rakt beinanveg sum hevði verið tað rætta

vit tosa um fýrs oyru og tað verður í viðmerkingunum nokk so áhugavert greitt frá søguni av hjá oljuavgjaldunum í føroyum og tað er gott takk fyri tað men hesi her fýrs oyruni perlitur tey svara til trý túsund krónur um árið fyri eitt húski við miðalnýtslu siga uppskotssetararnir sum eru tingmenninir hjá miðflokkinum og taðvilsiga trý túsund krónur árliga fyrieitt miðalhúski sum nýtir olju og eg kann siga tað at í prinsippinum eru vit í framsóknini opin fyri at kanna og meta um hvørji avgjøld skulu varðveitast hvørji skulu takast av og hví og eg kundi skoytt uppí nær

vit ætla ein skattalætta fyri tey við teimum lægstu og teimum lægru inntøkunum í hesum landinum og hesin arbeiðið og sjálvandi tolin trývst men mentað verður gott á at síggja tann tann pakkan av avátøkum sum tá fylgja og tær kanningar sum verða gjørdar av húsarhaldinum og hvar lættin bert ger mun og hvussu hann verður skrúvað saman h men vit viðgjørdu í ein eitt lógaruppskot um barnafrádrátt frá fólkaflokkinum og sambandsflokkinume su minstu rætt tað vil siga at her eru nógv hugskot til lættar frammi í løgtinginum fyri tíðina og tað er ikki so løgið tað er rættiliga vanligt at andstøðu og andstøðuflokkar leggja fram uppskot um skattalættar og avgjaldslættar sum tay kanska ikki fremja tá ið tey sita í samgongu altíð tað er púra vanligt og so hava vi tað afturat at vit hava dýrtíðir vit hava prísvøkstur so at tað er ikki so løgið at heta eit evni sum fyllir nógv í tingunum fyri tíðina

hamn hevði roknað seg fram til at hetta uppskotið sum gevur trý túsund krónur fyri eitt húski sum hevur miðalnýtslu av olju tað kostar landinum umleið áttaogtrýss milliónir og tað vil siga at vistu vit skuldu brúka áttaogtrýss milliónir ja so eru tað fleiri knøttar mann kann trýsta á og sum kanska geras størri mun og skjótari mun hjá einum meira útvaldum bólki sum kanska hevur mest tørv á á hjálp so tað haldi eg skal síggjast í ljósunum av tí sum eg segði í áðni at vit mugu taka alt hetta her undir einari heild teir lættar sum vit geva so tað sitandi landsstýrið arbeiði sum sagt við einum skattalætta og vit gleða okkum til at frætta nærri um tað ikki minst tey sum skulu fáa tann lættan gleðas seg til tað hin vegin so hava vit í dag samtykt hendan her eisini ein ein hjálparpakka kanst tú siga tað er eitt hjálparískoyti til húskið og hækking av familjuískoyti og sum er nemliga eitt tíðaravmarkað átak til at lætta um akkurát soleiðir sum sum tey kønu innan fyri búskap mæla til at tit nú læktarnir skulu vera og síðan skulda vera tíðaravmarkaðir og so koma vit sjálvandi at síggja hvussu prísvøksturin kemur at hátta sær hvussu ololjuprísurin verður í framtíðini og eg haldi at tá eiga vit at taka hett her við og sjálvandi skulu vit viðgera hetta málið í álvara í mun til allar øll avgjøld og skattir sum vit hava í landinum men tað má síggjast í einari heild og vit fara at viðgera tað út frá tí prinsippinum og eg fegnis sjávandi um at vit hava avgreitt hjálparískoyti og hækkaða familjuískoyti soleiðis at tey sum treingja til tað her og nú kunnu fáa tað undir øllum um støðum vissu g shj hetta málið so skal so okkara sitandi landsstýrið skunda sær at gera tað lógaruppskotið sum sum løgtingið tá biður um og ja tað kemur ein skundur í visti tað at man metrar at mann skal brúka áttaogtrýs milliónir uppá skattalæktin við viðgjørd í gjár haldi eg kostaði einir trýogtjúgu milliónir so tað eru nógvir mátar at latta um og og vit vita ikki ordiliga um um hetta her er tann besti mátin lat meg siga tað pá tann mátan men vit fara at viðgera tað við opnum sinni takk fyri
frú forkvøði ja takk fyri og tann næsti at røða er janus av ræðni
og takk fyri alt tað góða sum er er sagt her

líka farin niður í vit í sindu brillurnar samur te liggja nokk har niðri

takk fyri hjálpina og takk fyri tað nógva góða sum er sagt um hetta uppskotið her í dag eri ymiskt eisini sum sum sum spurnatekin er sett við og heilt natúrligt spurnatekin eisini sett við um

pengarnir kundi blivið brúktur betri sumn mann fer inn fyri oljuavgjaldið tað er so tað er so ein góður spurningur tað viktigasta tað er tað at okur og tað er intensjónin í hesum uppskotinum at okur rætta teimum sum hava trupulleikar eina hjálpandi hond og tað okur sæð nógv intiativu hesar seinastu dagarnar bæði viðvíkjandi tí sum okur samtyktu í morgun eisini tí uppskotinum sum miðflokkurin kom við um píseftirlit ómetaliga týdningarmikið barnafrádrátturin sum samgongan og sambandið haldi eg ella barna fólkaflokkurin báðir

og so víðari tí týdningarmikið tað er at okur rætta hond út til tey sum eru spergd av av støðuni sum er í løtuni og tað sum er so løgi við

olju avgjaldunum tað er tað at taka okur tað av so ja mann kann spyrja hvat kostar tað tað kostar hví kostar tað einki jú tí at avgjaldið sum fer niður í landskassan av mvg og oljuavgjaldinum tað er hækkað so nógv at tað svarar eksakt fyri ár einogtjúgu og tað sama fyri ár tveyogtjúgu svarar eksakt til tað sum kemur inn fyri oljuavgjaldi eg kundi tikið og lisið prísirnar upp fyri túsund litur av olju í mars tjúgu í mars tjúgu tá kostaði túsund litur av olju ella tá góðu túsund litur av olju túsund og fimtan krónur í landskassan sum mvig og átta hundrað krónur sum oljuavgjald og so byrja tað at hækka í einogtjúgu tá eta statvekk niðri á nøkurlunda taðsama men í tveyogtjúgu etu upp uppi á átjan hundrað og tíggjukrónur emvig altso emviger hækkað frá túsund og fimtan upp í átjan hundrað og tíggju tað svarar til sjey hundrað og fimmoghálvfems krónur sum mvegi av túsund litrum er hækkað tavil siga at nøkulunda tað sama sum oljuavgjaldið sum er átta hundrað og vissu okur fara til seytjanda mars í ár hatta seytjan mars í fjør so er tað uppið á seytjan hundrað og trýoghálvfems krónum mvigi tavil siga ein hækking upp á sjey hundrað og áttaoghálvfjerðs frá mars í tjúgu og oljuavgjaldið er átta hundrað tað vil siga okur hava bæði hasi árini fingið ikki bara oljuavgjaldi men eisini eina hækking tavil siga føroya fólk hvørj einasti ein sum hevur keypt olju hevur betalt eitt eyka oljuavgjald í einogtjúgu og eitt eyka oljuavgjald í tveyogtjúgu so mann kann siga tað er sjálvfinanserandi og hetta fer at forseta vissu oljuprísurin er her uppi so eg eri øgiliga keddur av at at at mann avtók hesa her automatisku reguleringina sum gjørdi tað at hekkaði prísurin við einum oyra som minkaði oljuavgjaldið við einun hálvum oyra minkaði prísurin við einum oyra so hekkaði oljuavgjaldið vð inum nei nei við við hálvum oyra tað vil siga at í tí løtu at oljuprísurin núverandi oljuprísurin varð hækkaður við eina krónu og trýss perlitur so hevði oljuavgjaldið automatiskt verið burtur men hesa her reguleringina etta er hta hetta er lastikkið sum sum erhard joensen nevndi tað tað tók mann burtur í ár tvey túsund og tvey og tað løgna tað er tað at at tá ið mann lesur í hví mann gjørdi tað so er tað tí ja tað mann vildi hava ein meiri tryggan prís vita nei jak tað hetta her við at tað broyttist alla tíðina tað var men tað ger tað jú allíkavæl oljuprísurin broytist jú allíkavæl allur tíðina men ókey tað landskassin sum vildi vita nei akkuríáát hvat mann fekk burturúr men prísurin tann

tí at var elastikki í nú so var einki oljuavgjald so var oljuavgjaldið mul hevur tosað um hetta her við við at hetta er ein partur av av veðurlagspolitikkinum at mann skal skal á henda hátt forðað fyri at at at olja verður brúkt og fáa fólk yvir á á aðrar hættir ja tað er er eitt argument sum mann kann kann kann skilja í teoriuni er tað gott nokk men handan pressan hatta pressið tað er á í og við at emvigeið hækkar so eg haldi at í hesum førinum má mannheldur hyggja eftir hvat ger tað við tann vanliga føroyingin heldur enn hvat ger tað við við veðurlagið tí tað kunn ogur altíð taka okum av upp á ymisk an annan hátt og mann hevur tosað um hetta her við at at mann kundi farið eftir emvigenum og og at ætlanir er at fara eftir tí at og og tað er jú eisini at eg eftirlýsti í nú ein dagin at at hvat blívur av tí ætlanini sum allir flokkar haldi høvdið so gott sum allir flokkar at diferenserað emvigei etað er ein annan máta at gera tað uppá og og tað vil siga tað sum nú hendir tað er tað mann tekur inn við báðum hondum mann tekur eitt oljuavgjald sum oljuavgjald átta hundrað krónur per túsund litrar og so tekur mvig eg haldi at tað er er tað er ikki klæðiligt orsaka e príkitaorðið men tað er ikki klæðiligt fyri okum politikarar at okur ikki gera nakað við tað at okur sita bara og hyggja at meðan meðannøkur oljumill ella milliarderar teir syrgja fyri at prísurin hækkar og og og so lata okur sum sum luft og gera einki við ati minka emvegei men taka bara ímóti tí sum sum tí eyka sum tað gevur okum frá tí vanliga føroyinginum eg haldi ikki at tað er er heilt í lagi men takk fyri allar góðar viðmerkingar og og hetta her við at eitt argument og tað at hetta her fer bara automatiskt mann brúkar ofta tað rentustuðul og sovíðari at tað fer bara automatiskt til teir sum selja at oljufeløgini teir fara bara at hækka prísin tá ið okur taka tað eventuelti skuldi funnið upp á at tikið oljuavgjaldið av men har krevur tað so at okur eru upp á duppurini og og og og fáa eitt eitt príseftirlit og fáa eitt kappingareftirlit sum fungerar tí eg vil siga at kappingareftirlitið fungerar ikki í dag tá kappingareftirlitið kann koma onkur nevnda her við einum hvassum kritikki av oljufeløgunum og tað bara burtur kappingareftirlitið kemur við tað almenna kappingarefirlitið kemur við einum kritikki vísir á nakrar skeivleikar oljufeløgini svara aftur í í miðlunum og so te er tað burtur tað ma varðtað vísti á í síðstu viku við við eini raport sum sum kappingareftirlitið ger um elbilar nei um bilarnar um bilasølurnar í føroyum og nei knappligani so kunni eg klár at koma fyri hálvum øru árum síðani hon koma ongantíð og so sigur mann jamen tað er tí at tað manglar pengar teir mangla pengar teir mangla tað bleiv landstýrismaðurin segði tað at tað manglaði trý hundrað túsund í játtani til kappingareftirlitið og eg havi spurt eg havi sagt fíggjarnevndina kunnu tikur ikki royna at finna hasar trý hundrað túsundar og teir svara nei tí tað passar ikki tað tað manglar ikki trý hundrað túsund har eru nokk á vinnukontoðini har u pengar har avlopa eina komma fimm millión og so spyrji eg eina

ikki eru pengar sum mangla men enn einaferð eg hopi at at at mann hyggur upp á ta her tí tað tað kann ikki vera meiningin at okur sum politisku myndugleiki taka inn við høgru hond og taka inn við vinstru hond taka inn við høgru hond oljuavgjaldið og taka eitt sama slag oljuavgjald inn við vinstru hond tí at oljuprísurin er hækkaður
ja takk fyri og tann næsti at røða er landsstýriskvinnan í fíggjarmálum ruth vang
gtakk fyri frú forkvinna miðflokkurin hevur lagt eitt uppskot fram um at avtaka oljuavgjaldið øtað er áhugavert at lesa uppskotið tí tað vísir okkum søguna um oljuavgjaldið og eg havi heft meg við at tað kom í gildi í desembur í tveyoghálvfems eg trúgvi ikki at vit hava verið verri fyri í føroyum tey seinasta ja eg veit ikki hvussu nógv árini men í hvussu er hálvtrýss árini enn vit vóru í tveyoghálvfems og mann kann siga at mann tá setti í verk eitt oljuavgjald tað hevur verið eina orsøk til tað tað er tað mann hevur manglað pengar í í landskassanum og tað var eisini í teimum árum mann var rættiliga kreativur um mann setti í verk eisini meirvirðisgjaldi og tað jú púra rætt sum jensarana vísir á at landskassin hevur havt ógvusligan inntøku vøkstur akkurát av emvegenum av oljuni tí at oljan vit innflyta nógva olju og hon er øgiliga nógv durka seinastu tíðina so tað hevur eigur millum annað ein part av ærini av at inntøkurnar í landskassanum eru voksnar so ógvusliga men tað sum eg síggi í løtuni er at oljuprísurin fer niður aftur øh og og egveitik u eg skal tor at siga tað men tað er bara eini tvey trý ár síðani tá hevði eg eitt uppskot frammi um at tann grøna leiðin tað var at seta ella tann liberala grøna leiðin tað var at seta eyka avgjald á oljuna og tað má seg í dag bara viðurkenna tað orðnaði onnur fyri okkum at fáa oljuna dýrari men tá ið mann hyggur eitt sindur úti heim so vilja liberalakreftir úti í heimi vera við at tað er tann rætta leiðin politiska leiðin at fremja orkuskiftið tað er simpultenn at gera oljuna dýrar og visu vit hyggja eftir tað sum er hent nú í í síðstini meðan oljan hevur verið so dýr so síggja vit at tað er ein øgiligur eftir spurningur eftir grønum orku skipanum tí at oljan er so dýr og tað ger at fólk velja nú hava vit so gott nógv valt frá politiskari síðu at stuðla nøkrum ávísum grønum skipanum men tað eru liberalar kreftir úti á heimi sum siga tað skal mann lata vera við tí tað skal mann lata fólk sjálvir finna út av hvussu tær leggja um til grønari loysnir tí tað sum hevur týdning er at mann velur oljuna frá tí tað tað vit vilja sleppa frá og og tær grønu loysnirnar kunnu vera fleiri sum vita ikki ein kenna til í dag sum kunnu vera teir optimali men sum sagt tað gevur ikki meining at tosa um at durka oljuna í dag tí at hon er so mikið dýr í sær sjálvum at tað vildi veri vanvittigt at lagti eyka byrðar á fólk øí so máta eg havi ikki sjálv eftirkannað hvat hetta kostar hetta uppskotið hjá miðflokkinum onkur hevur sagt at tað kostar áttaogtrýss milliónir tað ger tað nokk í hvussu er øh kanska meir bruttu sjálvandi so er tað jenis segði eitt annað roknistykkið sum ikki ordiliga fekk smálutirnar við og eg hvussu er ikki nóg mikið til at meta um hvussu eftirfarandi tað var men eg haldi at tað er altíð gott at hyggja eftir okkara inpolitiskari ella hvussu mann sigur inntøkubreffyri ella hvat mann skal kalla tað hvussu er tað vit fíggja vælferðarsamfelagið í hvønn mun taka vit tað inn í skatti og avgjøldum og øðrum gjøldum og hetta er gott at fáa lýstja sum sagt eg gangi út frá hetta hetta fer so í fíggjarnevndina og í so fall at mann ynskir at fáa fíggjarmálaráðið at lýsa hetta málið nærri í nevndina so geri eg sjálvandi fegin
tað takk fyri ja takk fyri og so er tað nakrar viðmerkingar útisalim
num og tann fyrsta viðmerkji er helgi abramsen gersovælfrú forkvina nú nú segði landssýriskvinnan at hetta kom í tveyoghálvfems og so eittsindur um hvussu støðan var tá í samfelagnum g hví hetta mundi koma og sum eg havi longu sagt tið eina viðmerking fyrr í dag tað er slt ikki rætt tá tað kom í tveyoghálvfems hattað kom mitt í fýrsunum hendan lógin sum nú er frá tveyoghálvfems og kanska e sum ein avleiðing av at at kreppan kom tá so broytti mann alt men men oljuav gjaldið kom mitt í fýrsunum og tað var eina inntøkulóg hjá távarðandi landsstýri sum hevði til endamáls á minkum privatum nýtsluna sambært tíuppskotinum at so alt fór út vi almannanýtslu staðin í hen ein onnur søga men tað var endamál við tí tá tað kom takk fyri

lansstýriskvinnan ruttvang ger sovæl takk fyri ja eg havi nokk ikki verið í salinum tá ið helgi abramsen herð greitt frá hasum áhugavert so fingu vit tað upp á pláss og áhugavert at mann vildi tálma privatu nýtsluna í fýrsunum fyri seinni samtíðis at vaksa ógvusliga um almannanýtsluna tað er eisini ein ein lærupening
í tí takk fyri ja takk fyri
og tann næsti at viðmerkja jenis arana ger sovæl heilt stutt bara ein viðmerking um tey tølini eg komi við tað er so einfalt ferr mann inn á á á magnf o so sæ maallur fyri fleiri fleiri ár aftur í tíðina prísun fyri túsund litrum av olju og har er tað samnaði prísurin og mvig og oljuavgjaldið oljuavgjaldið er so fýrs oyru tað er fast ha men so sær mann at av tí at oljan er durkað so nógv og har við mvigi eisini so svarar tann eyka inntøkan sum landsstýrið hevur fingið árliga tey síðstu bæi tvey árini hon svarar næstan ógv sagt til oljuavgjaldið so lítað ljóðar men tað er tí at mvige er er hækkað taðvsiga okur b
tal var dupult nú ja takk fyri
fyri og so er tað landsstýriskvinna ruttvang ger sovæl takk fyri ja ja t eg kann bara vera samd við jenis arana at tað hevir púra rætt at mann hevur havt ógvusligan vøkstur í enviginntøkum frá øktar øktum hækkaðum oljuprísum og tað eg kann gott fylgja jenis arana at tað tað følist ikki so rætt at mann líkasum hestar ágóðan av tí í landskassanum at fólk skulu rinda meira fyri olju ikki ikki ikki tá ið ið mann samtíðis hevur ógvusliga inflatión men í so máta er olju avgjaldið meira óskyldigt í so máta tí at tað liggur fast at tú betalir tað sama í oljuavgjaldið óansað um oljan er bílig ella dýr meðan emvegi leggur seg altíð oman á hasum fimmogtjúgu prosent og tí veksur tað jú øgiliga ógvusligt um prísin tá ið prísurin veksur so tað er ikki serliga borgaravinarligt tað er landskassa vinarligt vinarlig
skipan men ikki serliga borgaravinarlig takk fyri ja takk fyri og
síðsti at viðmerki er ódnuskól ger so væl takk fyri fólkina landsstýriskvinnan var inni áðesin her at vit eiga ikki at brúka ella vit eiga at stimbra til at velja olju frá sum orku og tað er tann liberala leiðina at fara og tað var ein maður her ið fyrr nøkur árið síðan hevur helt fyrilesti fyri okkum sum eitt algað orð og hann var nevnilin inni ááðistur eisini at vit áttu at brúka hetta minnið sum orku tí vit høvdu meir brúk fyri tí til onnur ting millum annað til plast sum er ein vøras ella eitt slag av materiali sum er partur av loysnini av at gera
verða verðin av grønum takk fyri ja takk fyri og landsstýrið
n fær so aftur orði ger sovæl ruttvang takk fyri ja sera áhugavert akkurát hasin vinkulin í mun til til olju tað gloyma vit kanska at olja er ikki bara sovorðið flótandi við koyra í biltangar og oljutangar við hús men olja er eisini partur av øgiliga nógvum gerandisvørum og millum annað vørum sum gera geva okkum møguleikar at liva
eisini takk fyri ja takk fyri og tað eru ikki fleiri røðari til hetta málið og orðaskiftið er endað og málið fer í fíggjarnevndina og so koma vitso koma vit til tvey nýggj mál sum skulu við gerast her og tað fyrsta tað er løgtingsmál nummar níggjuogtrýss tvey túsund og tveyogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stýrisskipan føroya løgtings og landsstýrismenn við meira broytt storvs starvsheiti og fyrsta viðgerða løgtingsmálið nummar hálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til broyting tingskipan føroya tingskipan føroya løgtings og hesi bæði málini tey verða viðgjørd undir einum og eg kann siga at uppskotið kemur frá formantsskapinum bjørt samelsen jóannes joensen joan dahl og eg sjálv elspa mær setskum løgsdóttir og so er tað eisini komið eitt skriv soljóðandi skriv frá formansskapinum og tað ætlaði eg at lesa og tað er t løgtingið viðvíkjandi løgtingsmál nummar níggjuogtrýss tjúgu tveyogtjúgu og hálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu formantsskapurin mælir sum uppskottsetar løgtingini til at samtykkja at hesi bæði málini verða beind í eina grein fimmogtjúgu nevnd sum verður mannað við einum umboði og einum varuumboði úr hvørjum flokki harav løgtingsformaðurin verður formaður í nevndini og tíð er undirskrivað av bjørsamelsen joannes joensen jóhandahl og elspet verða setið skunnleiksdóttir og hetta kemur so til avgreiðslu í morgin aso fari eg at biðja umframsøgufólk ger so væl meldink til ja og tann fyrsti til at røða tað eg sí jóhannes
nú hava vit í formansskapinum og forkvinnan nevndi hvør ið sæt har bjørt samuelsen johannes joensen johandal og elsbet mersetis gunlegsdóttur

nú eru vit í ár tvey túsund og trýogtjúgu og við hesum uppskotinum so fáa vit dagligt praksis á skrift formligt í lógini hetta er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um stýrisskipan føroya løgtings og landsstýrismenn meira broytt starvsheitir og eg fari at lesa eitt sindur upp í uppskotinum og viðmerkingarnar fyri at fáa líkasum eina greiða á hvat tað er ta draga seg um

ið tá ið tað í hesari løgslógu stendur og hetað sum verður broytt er at nummar eitt løgtingsfólk kann almenna starvshitið eisini vera løgtingsmaður ella løgtingskvinna í tvey løgtingsformaður har kann almenna starvsheitið vera løgtingsforkvinna trý landsstýrisfólk kann almenna starvsheitið eisini vera landsstýrismaður ella landsstýriskvinna otá tað kemur fýra løgmaður so kann almennastarvsheitið eisini vera løgkvinna og nummar fimm næst formaður kann almenna starvsheitið eisini vera forkvinna og tá eg snakka um ting men so er tað broytt til ting fólk

í almennu viðviðmerkingum kann eg nevna at formansskapurin ynskir at dagføra starvsheinni hjá ting og landstýrisfólkum og øðrum politiskum embatum soleiðis at hesi í størri mun avspegla dagsins talumál har heitið knýtt at kynum báðum verða javnsett samstundis verða kynsóheft heitið sett inn í lógina heitini verða longu brúkt í dagligu talu og í virksemi løgtingsins men til tess at fáa hesi formliga góðkend verða løgd fram uppskot til broyting í tingskipanini og í stýrisskipan føroya heitini landsstýrisfólk løgtingsfólk og tingfólk verða sett í lógina samstundis sum landsstýriskvinna løgtingskvinna og tingkvinna eins og landsstýrismaður løgtingsmaður og tingmaður verða javnsett sum almennir starvsheitir fyri starvsheitini løgmaður løgtingsformaður og næstformaður verða ásetingar broyttar soleiðis at løgkvinna løgtingsforkvinna og næstforkvinna verða javnsett starvsheitir løgtingsformaðurin hevur ráðført seg við málráði um heitini og eru tilmæli frá ráðnum lutvíst grundarlag undir broytingini samskifti við málráði er lagt við í uppskotinum sum fylgishøl heitini landsstýrismaður løgtingsmaður og tingmaður verða broytt í allari lógini men starvsheitini løgmaður løgtingsformaður og næstformaður verða standandi við ásetingini í paragraf eitt a verða almennu starvsheitini fyri hesi embatiólið tiðlaga eftir hvør situr í embatinum um hesar orðingar skulu verða tiðlagar í allari lógini at fevnt um bæði kynini uttan at funnið heilt nýggj heitið hevði talan gjørt um ov tungan og fløkhisligan tekst og tí er loysnin við paragraf eitt a vald í staðin eisini verðu heitið embætsmaður broytt til embætsfólk og uttan tingmalur broytt til uttan tingfólk

serliga viðmerkingar kunnu tú afturstaðfest ta við hesum broytingum verður gjørt upp við almennu kallskynsheitini í stýrisskipanarlógini soleiðis at farið verður frá orðunum maður í øllum viðurskiftum til tesa sosa um kvinnu og mann ella um fólk við broytingini fær lógin at tosa um løgtingsfólk tingfólk og landsstýrisfólk sum felagsheitið tó soleiðis at hesi eisini kunnu velja at nevna seg sjálvi løgtingsmaður ella løgtingskvinna tingmaður ella tingkvinna og landsstýrismaður ella landsstýriskvinna tó erur heitini løgmaður løgtingsformaður og næstformaður standandi í lógartekstinum men almennu starvsheitini verða við paragraf eitt a broytt alt eftir hvør situr í eimbatinum hendan loysnin er vald so lógarteksturin ikki gerst ov tungur og flogkjalsligur eisini verður heitið embatismaður broytt til embatisfólk og uttan tingmaður broytttil uttantingfólk onkar aðrar ninnihaldsligar broytingar eru men einans málsligar tillagingar har kyninir krevja at orðingar verða og til seinast kaln eg nevna at sambært paragraff sjeyoghálvtrýss stykki eittt í stýriskipararlógini kunnu broytingarlógini ikki gerast fyrr enn samtykta lógaruppskotið eftir næsta val verður samtykt óbroytt í fyrstu setu nývalda tingsins hetta lógarupskotið kann tí ikki koma í gildi fyrr enn eitt nýtt løgting eftir næsta val eisini samtykkir uppskotið meni vistimann hyggur eftir tí sum verður broytt í hesum hesum uppskotinum so er tað at mann formaliserar tað sum vanliga verður brúkt í tinginum á skrift soleiðis at øll tingfólk kunnu nevna seg kvinna og skriva seg kvinna um tað er ein kvinna og maður hevur mann so kunnað áðrenn eisini skrivaseg sum maður og tað kann standa og tað javnsetu so bæði kynini sum vit eisini í formasskapinum rættiliga glað fyri og haldi eisini tað samsvara við samfelag vit hava í dag at vit í dag eru komin longri enn vit vóru tá sambært hesum so er tað nítja hundrað og fýraoghálvfems at mann seinast hevði hetta frammi við ein rætting aftur í tvey og eg haldi at øll tingfólk brúka orðið fólk tingfólk vanligt í dag og eg hoyri tingkvinnunur brúka tingkvinna og vit tingmenn siga tingkvinnuna tá ala kvinnuliga vinnuliga løgtingsfólk so eg haldi tað er púra natúrligt eg haldi hetta her eitt lógaruppskot vit øll eiga at taka undir við nú hevur mann so skipað eina grein fimmogtjúgu nevnd sum skal hyggja eftir hesum nærri og koma við einum tilmæli og vónandi verður tann nevndin samd við okkum í formansskapinum um at hetta eigur at vera leisturin og eg haldi athta er ein ein pragmatiskur leistur tí at hetta ger eisini at vit varðveita nøkur heiti sum er søguliga mikil kann mann siga so eur eghava sæð fyri føroyingar altso løg maður er jú eitt heiti sum hevur verið í rættiliga nógv ár aftur tíðina bara sum heitið men man loysir upp fyri at sjálvt mann varmeitir tað at tað eitur løgmaður attaka eita løgkvinna tá tað ein kvinna sum situr í starvi og løgmaður tá tað er ein maður sum situr í starvinum so eg haldi hetta er ein fín loysn og eg heiti øll løgtingsfólk um at samtykki hetta uppskotið og tá tað kemur úr nevnd so fór vænti eg at
vit fáa samtykta takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða er hel
altir møguligt at siga tað so sigur frúforkvinna her eru tvey uppskot sum koma frá formansskapinum annað er um at broyta stýrisskipanalógina og hitt er at broyta tingskipanina og eg havi tað sjálvur soleiðisnar at tá ið okkurt kemur frá formansskapinum so so er tað líkasum lyft eitt sindur upp um ta vanligu tingmálini soleiðsnar at formansskapurin eru valdur til at halda skil á løgtingsarbeiðinum og og tað skal krivla nógv til áðrenn hvussu era eg atkvøði ímóti nøkrum sum kemur frá formanskapin og her verður so skolt tið upp at gera nakrar málstigar broytingar í ja ví stuttum er tað at vit skuldu fara frá at vera kallkin til at vera hvørki kin ella sum kan siga p á tann mátan tað fylgir eitt sidur hesum rákinum sum er frammi í løtuni maður verður fólk hann verður tað teir verða tey allir verða øll og so framvegis fyrstu ferð eg var við til at viðgera hetta her tað var í sambandi við stjórnaskipanaruppskoti eitt arbeiði sum gekk fyri seg í nógv nógv ár og har var millum annað hett her frammi hvussu skulu heitini vera á hesum ymisku embatinum í løgtinginum og tá ið vit høvdu viðgjørt tað í nakrar dagar um ett her at alt skuldi vera hvørki ikki hin tá minnist a eg segði gott nokk í skemti at nú nú krevdi eg tað at illimaður eisini bleiv kynsneutralur altso tað tað er ikki alt sum er líka at populert að sum sum øll vilja hava men men men nógv av hesum her sum vit skotu upp tað verður longu praktisera og tí fær tað fyri sovut ongan týdning er dagligari tala um at broyta tað tí vit siga longu landsstýriskvinna og og løgtingskvinna og men í skriftliga tilfarinum sum verður býtt út í løgtinginum millum annað uppskot har stendur løgtingsmaður og landsstýrismaður sjálvt um talan um kvinnu eg havi eisini arbeitt sum jounalistur eg helt altíð tað vara øgiliga keðiligt at mann skal skriva eitt til annans um um okkurt sum onkra niðurstøðu hjá løgtingsins umboðsmanni sum tá og framvegis er ein kvinna so skuldi mann skriva ein setning sum løgtingsins umboðsmaður sigur at skal mansn sú siga hann ella hon tí at tað virkar undarligt t siga at maður hon tað virkar eisini undil at siga hann um eina kvinnu og tí er tað sindur óheppi ofta at mann hevur hesi orðini sum eru ja man kann siga kynstekgd sjálvt um tað kanska er onkur sum sita í enbatinum sum ikki hevur tað kynið nøkur heitir eru heilt natúrliga at broyta tað virkar løgið at siga landsstýrismaður og landsstýriskvinna um eina ella løgtingskvinna um eina nei tað virkar øvugt at siga landsstýrismaður ella løgtingsmaður um eina kvinnu men tað er eisini løgið at siga harra formaður við eina kvinnu men summi heiti rigga ikki at broyta og her má eg nevna orðið løgmaður sum verðurnevnt her hnú er tað soleiðisnar ati ja tað verur nevntur møguleikin at at kalla tað løgkvinna løgmaður er eitt søguligt orð vit hava havt løgmenn í føroyum líkasíðan landnámstíð tann fyrsti sum varð nevndur tað er í gylli sum var løgmaður í føroyum umleið ár túsund og tann seinasti tað var jørgunfrans hamershaimb pápi tilwi og hammershaimb sum í føroyska skiftmálanum sum var løgmaður til átjan hundrað og sekstan tað er tað søguliga í tí heitinum tá manst so fekk att landsstýrið í nítjan hudrað og áttaogfjøruti so valdi mann at brúka tað heitið tí at eg vavði kent heitið sjálvt um starvið sletki g eta sama og tað erður simplan út frá tí søguliga og eg vil siga at visti mann ætlar at broyta tað so havi eg hildið at tað var beturi at mann heldur fann eitt heilt annað heitið tí tað er eingin grund at kalla tað løgmaður annað en tað tað søguliga í tí so so tað haldi eg mann kann seta spurnatekin við um um tað er rættat at broyta tað til løgkvinnu mann kundi ha saman kalla tað okkurt annað tað er so bara ein tanki um tað eg haldi at tað er rætt at broyta heitið løgtingsformaður til løgtingsforkvinnu tá talan er um einum kvinnu men hóvast hett ta so situr løgtingsforkvinnan framvegis í einum formanssessi vit hava eisini eitn formanns skap sum verður mannaður við kvinnum líka sum tá gentubátarnir í kappróður varð mannaðir vit eiga eisini at vit siga eisini tá vit skulu endurgeva okkurt sum ikki í partur av inum málið at tað hava gjørt við formansins loyvi og tað er sjálvandi tað kann mann sjávandi altíð broyta til forkvinnurnar loyvi men men tað tað relatera ikki so nagv til persónin í sessinum tað er meira hesora hugtøk sum eru komin við tíðini kann gott vera at at mann bara skal venja seg við at broyta tey meni men eg altso eg dugi ikki at síggja hattað altíð er rætt at broyta esigir tingini altso eg haldi formannsskapur er framvegis nakað sum sum sum vit hava líkamikið hvør situr í í

øhtá ið hesin spurningurin seinast ár frammi tá nevndi eg onkur at ja tá bleiv nevnt at mann kundi eita løgtings limur og so sigi onkur jamen tað er kallkynsorð og og og so passa tað ikki so væl e eg haldi at mann skal skilja ímillum lívkyn og málkyn altso tað er eitt er at fáa javnstøðu millum millum kvinnur og menn men men kallkyns vóru kvennkynsorð altso tað er tað er ikki tað akkurát tað kynið vit tosa um so so eg dugi ikki orili at síggja at mann skal mann skal fara at fáa javnstøðu í í tað málsliga kyni so er tað tað at so má eg nevna eitt sum ja eg eg hopi ikkiat eg forstýri for nógv hetta málið við við tí men meni vit tosa um lívkyn og málkyn men nú er eisini eitt farið at eita joridisk kyn og og tað kann so henda at attað einaferð kemur ja lat man siga ein ein ein løgtingsformaður altso ein maður sum hevur fingið joridiskt kynsskifti skal mann so siga frú forkvinna ella kann mann siga harra formaður tað er so nakað sum eg haldi at henda nevndin líka sum an taka upp altso hvat er tað vit eitt er at vera samdur hvat mann fer frá men hvat fer mann til er tað diskriminerandi at siga harra formaður við ein mann sum sigur seg vera kvinnu tað er so eisini ein spurningur men endamálið hesin upskotinum tað er at leggja sleppa undan ivamálum um nær tú skalt siga maðurnær skal siga kvinnu og tað haldi er gott men men vit skulu sjávandi ansa eftir at vit við hesi broytingini ikki renna okkum í aðrar trupulleikar

ja so hug til at siga eitt til enda tað er eftir við gildiskomin altso tað er soleiðnar at nú broytir mann bæði tingskipanina og stýrisskipanlógina stýrisskipanlógina kunnu vit ikki broyta nú ho tað skal koman di løgting eisini samtykgið áðrenn eg kann seta gildu og hevur so skotið upp at mann ger tað man man legda framaftur til koman di løgting og fær tað samtykt men samtíðis so so sigur mann á tingskipanini broytingin har skal koma í gildi á ólavsøku í ár og tað undrar meg et lítið sindur tí ati tí ati tað betíðir t at tað vera ósamsvar millum stýrissipanalógina og tingskipanina kanska í hini trý ár og vitva heldur onga trygd fyri at komandi løgting fer at fer at broyta ella taka undir við broytingin helst siker á tað men men tað var onga trygd fyri og tí virka t eitt sindur undar hvið mær at mann mann setir annað í gildi nú tí at tá ið vit hava eitt ósamsvar millum stýrissipanarlógina og tingskipanina so er stýrisskipanalógina altur tann hægra taðvil siga at tað er v verður tað nokk ivamál so er so er tað tað sum er galdandi sum stendur í har men hin vegin altso tað er kanska ongan praktiskan týdning tat vit brúka longur sið heitini í dag men men hetta er kanska meira ásá formligum ja samanumtikið so haldi eg at tað er rætta broyta hetta her og og og vit fáa gjørt sar broytingarnar sum sum hava verið upp á tal øgiliga leingi og tað skal tað skal sikkurt nógv til áðrenn áðrenn eg fari atatkvøða ímóti einum sovorðnum uppskoti men sjálvandi her eru nakrir spurningar sum eg haldi at skulu viðgerast í hesja nevndini tað verður nokk ein grein fimmogtjúgu nevnd sum eg skilji lagnum sum hetta ver beint í og og tey mugsu taka teir spurningarnar upp har men men annars haldi eg at at uppskotið er gott og og og tað fer at hvussu
javna jarlíva viðgerð frá okkum takk fyri takk fyri
sor ena viðmerking bjørt samelsen ger so væl takk fyri eg haldi at helgi abramsen helt eina góða røðu sum vísti nøkur av teimum tingunum sum eg ikki ivist í at nevndin fer at viðgera nærri øh eg haldi at heta her við løgmann eg eri ú eitt sindur áhugavert tí tí tá í tíðini tá ið løgmansembætið kanska fyrstu ferð er sett á stovn hann nevnir gilla løgmann so var jú ikki valdi valdsbýdið ikki deilt í trý sum í dag lggevandi valdi útinnandi valdi og dómsvaldi og so kundi mann sett spurningintá ið mann tosar um løgmann átti taðseð í veruleikanum at verið løgtingsformaðurin ella løgtingsforkvinnan sum varð løgmansembæti tí hetta er jú lóggávu tingið í dag so tað er nokk so nógv mann kann knýta til og spurnigin er hvussu langt kann mann strekkja tað og kann trupulleikin við at brúka orð løgkvinna vera tann at vit hava bara einaferð havt eina kvinnu í hesum embatinum øll hesi her nógvu nógvu hundrað árunni
ein opin spurningur til helga abrabsen tingmann
takk fyri helgi abrabsen ger so væl ja hara formaður ja hatta har hatta er nemliga tað sum er áhugavert eg akkurát hasn har altso løgmaður í dag er ikki sama embati ella sama starv sum løgmenn hava havt søguliga mann bara valt at brúka tað orðið tí tað var søguligt og kanska e tað hóskar seg betur at vit brúkt til løgtingsformannin í dag til dømis men men tað er tí eg ivi ist sindur í tá mann visti man nú fer at broyta tað um mtn s um ann so skal broyta ta orðið ella mann bara skal finna eitt heilt annað orð tað er tað sum eg haldi mann skal viðgerja het á nevndini tí at akkurát sum tað søguliga blívur burtur vist mann broytir tað og so so veit kki origa hví mann haldatiki skal hava tað men men hatta er so nakaðm
um so nevndin sjálvandi má viðgera takk fyri takk fyri so er tað næsta røða eldspretting
dag er uppskot um at dagføra starvsheinni hjá ting og landsstýrisfólkum og øðrum politiskum embætum soleiðis at hesi í størri mun avspegla dagsins talumál har heitið knýtti a kynunum báðum verða javnsett heitini verða longu brúkt í dagligari talu og virksemi løgtingsins men fyri at fáa hesi formiliga góðkend verða løgd fram uppskot til broyting í tingskipanini og stýrisskipan føroya kvinnur fingu í nítjan hundrað og fimtan valrætt til løgting og fólkating samstundis fingi kvinnur rætt til at stilla upp og sostatt verða løgtingsmaður landsstýrismaður ella løgg maður fyrstu kvinnurnar vórðu valdar á ting í nítjan hundrað og áttaoghálvfjerðs fyrsti kvinnuligur landsstýrismaður varð settur í nítjan hundrað og fimmogfýrs og í nítjan fýraoghálvfems er fyrsta og einasta ferð at ein kvinna hevur verið løgmaður skal skunda mær at siga tað er ikki síðstu ferð vit koma sterkt aftur í formaskapinum í dag eru tvær kvinnur og tveir menn javnstøða og sum øll vita er løgtingsformaðurin ein kvinna men hevur heitið sambært skipanini løgtingsformaður tað vil siga at um vit brúka heitirætt so siga vit harra formaður um forkvinna men tað gera vit ikki vit siga frú forkvinna men hvat fara okkum til at siga frú forkvinna tá skipanin sigur nakað annað hví er tað tað mest natúrliga at brúka heiti frú forkvinna í landsstýrinum er fýra kvinnur finnmans javnstøða og í løtuni heil javnstøða nú landsstýrismaðurin bjarni karasson er farin barnsburðarfarloyvi teirra heiti er eftir skipanini landsstýrismenn og løgmaður men hvat fær okkum til at nevna kvinnuligu landsstýrismenninir fyri landsstýriskvinnur tann nú skipanin sigur at teirra heiti er landsstýrismaður ella menn hví er tað tað mest natúrliga at brúka heiti landsstýriskvinna tann skipanin sigur nakað annað hví verður kvinnuligur formaður í rættarnevndini nevnt forkvinna í rættarnevndini tá skipanin sigur at heiti er formaður í rættarnevndiniog eg kundi blivið við er hetta ikki júst tí at tað er farin fram ein hugburðsbroyting bæði hjá kvinnum og monnum er hetta ikki júst tí at samfelagið og fornuftið sigur okkum at um vit skulu hava javnrætt so er minsta krav at vit kalla okkum tað kyn vit eru ella vit fáa rætt til tað heitið sum vit eiga

tá tað so er sagt so má eg nokk eg kenna at tað er ikki fylgt so øgiliga nógv hjá mær persónliga um eg havi verið kallað landsstýrismaður løgtingsmaður ella formaður í rættarnevnd og so víðari men tá tað so er sagt so dugi eg eisini at síggja at vit so lóggevara eiga at ganga fremst tá tað kemur til javnstøðu og verðu ein fyrimynd fyri samfelagið alt og ivist onga løtu í at eingin her inni ynsskir at døtur okkara skulu vera fyri vatnbýti tað tað kemur til javnstøðu men harafturímóti vilja vit at tær skulu hava tað tign tær eiga og hava tey heiti sum er tey røttu fyri tær vit kunnu ikki halda fram við bara at brúka heitið hjá monnum ella til frama fyri menn tá tað snýr seg um landsins hægsti myndugleika og tað er tað vit tosa um her at lata sum um tað er bert tað eina kynið sum sita í valdinum serliga tá tað ið stóran mun eftir hondini eru kvinnur sum fylla stólarnar hugsi serliga um landsstýrið í løtuni og ikki minst formansskapin ella í formansskapinum veruleikin er hann um mann vil um hann vil tar ella ikki søgan er í stórari broyting tá ið tað kemur til javnstøðun og sum kvinna skal eg heilsa og siga at tað hevur verið sera hart at brotið hurðar ígjøgnum til javnstøðu bæði í mínum borgarliga starvi og apolitiska vívøllunum var fyrsta løgreglukvinnu í klaksvík og næsta løgreglukvinna í føroyum byrjaði politiskúlanum nítjan hundrað og fimmogfýrs og her skal eg upplýsa tykkum um at tær allarfyrstu løgreglukvinnurnar sum fingu somu útbúgving sum løgreglumenninir í danmark byrjaði politiskúlanum nítjan hundrað og sjeyoghálvfjerðs so sjálvt vi tí danska ríkinum var eg ein av teimum fyrstu sjálvandi tey hava tað eisini verið avbjóðingar politinum men tað var passaliga skjótt at eg kallaðis politisturin ella løg reglukvinna og hevði eg slett ikki dugað at kalla meg fyri ein løgreglumann tá tað hevði ljóðað fullstendiliga skeivt og eg skal skunda mær at siga at virðingin er tann sama hjá kvinnum og monnum somu uppgávur somu avbjóðingar millum kynini javnstøða millum kynini hjá løgregluni og tað virska væl og nú aftur til tann politiska pallin sjálvandi eiga vit at gera upp við almennini kalskynsheinni í skipanini soleiðis at farið verður frá orðunum maður í øllum viðurskiftum til at tosa um kvinnu og mann broyta heitini til tað tey eru tá tað kemur til kvinnuna sjálvandi eiga vit at hava heitini løgtingsforkvinna landsstýriskvinna og løgtingskvinna og so víðari og sum eg byrjaði við so haldi eg tað er fult forstálilsi og aksept at kvinnan skal kunna kallast løgtingskvinna landsstýriskvinna løgtingskvinna forkvinna og so víðari og um vit fara úr løgtinginum flakakvinna vaskikona og so víðari ja hví ikki men tá ið tað kemur til at ein kvinnuligur løgmaður skal hava heitið løgkvinna haldi ikki tað er besta forstáilsi og aksept sjálvandíð vóni eg at eg fari skeiv men um eg eri um eg eri á rættari loiv seti eg spurningin við hví væl veit eg at tað ongantíð er funnið ein full semja um heitini at broyta tað aldar gamla serføroyska heitið á okkara stjórnaleiðara leiðara nevmiliga løgg maður hetta er okkara søga a siga fleiri so er mín spurningur hvat sigur søgan um okkara javnstøðu skulu heitini ikki fylgja við tíðini ella fylgjast at ella er tað bara full forsteils fyri heiti kvinna inntil tað kemur til okkara stjórnarleiðara

er tað hóskiligt at vit kvinnur skulu hava heiti maður menn eiga vit at finna okkum í tí eigur samfelagið at finna seg í tí ella skulu vit bara hyggja at og siga soleiðis hevur tað altíð verið lat vera best man vera sum r ímyndi tykkum um vinnan hugsaði lat okkum halda fast í søguni gott er best man vera sum er nei tú um vinnulívsfólk ikki grotu upp um ermar og króti og krevja síni rættindi ja so vórðu vit helst søga tann dag í dag og ongan veg komin mín meining er fara vit at broyta heitini so skal eingin leypast um so má tað galda fyri øll heitir kvinnan skal hava møguleika at kallast við síni egna kyni nemliga løgkvinna men vit hava tjúgu trýogtjúgu og sjálv dugi eg illa at síggja at vit kvinnur framvegis skulu finna okkum í at løgmaður ikki eisini skal kunna eita løgkvinna um tann næsti løgmaður verður ein kvinna jú gaman í skal mann virða søguna sjálvandi men enn einaferð hvat sigur søgan og javnstøðu heilt ærligt tað er ikki nógv meira enn góð hundrað ár síðani at kvinnan fekk valrætt og byrjaði at fáa nøkur rættindur afturat og tað skulu vit ikki taka sum ein sjálvfylgi tíð fyri at brúka orðini hjá chorchil kostaði tað blóv sveittað og teir so lat okkum gera søguna frameftir til javnstøðu millum kynini her inni í løgtinginum og virða okkara kyn við at geva okkum tað heitið vit hava uppiborið men taka ikki feil tá eg tosi hann slíkan hátt skal tað ikki misskilja altso eg havi stóra virðing bæði fyri monnum og kvinnum nú bleiv eg eitt sindur kritiserað fyri at eg í mentanarhúsinum fuglafirði kvinnudagin í áttanda mars í ár segði at tað vórðu menn sum høvdu valt meg til teir sessir eg havi fingið formanssess landsformanssess landsstýriskvinni og so víðari men tað er veruleikin eg bleiv í fleiri førum vald framum onnur av monnum men e skal skunda mær at siga beinanvegin tað e fólkið sum valdu meg inn í løgtingið og eingin annar og tað eri eg sjálvandi sera tøkksom fyri ná nú komi eg til píntið um vit skulu hava hetta uppskotið samtykt so er veruleikin hann um vit vilja tað til ei er tað menninir sum aftur í dag sita við avgerðini hví jú fortriðingar av løgtrinssessunum er menn

ja um teir vilja so kundu teir avgera sjálvir einsamallur um uppskotið fyr ígjøgnum gloymi ikki menn sleppa at kalla seg tá kyn teir eru líkamikið hvønn sæsteir
samdist sum at vera gott haldi eg til síðst skal nevna heitini løgtingsmaður landsstýrismaður og so víðari vórðu gjørd í eini tíð har bert menn vóru valdir á ting og í landsstýri at teirri orsøk hava heitini allarhelst verið í kallkyni og ikki í málsligum avum møguliga hetta málið fer nú í grein fimmogtjúgu nevnd og vil eg heita tykkum um at hava javnstøðu í huganum tá ið tit fara at viðgera málið hugsið um døtur tykkara vænti ikki ein tykkara ynskir at hon skal vera fyri vanbýti tá javnstøðu umræður tað eru vit forvís til takk fyri takk fyri so er onkur við merkingarsnið og tann fyrsti er
frá liljuni veiði ger so væl ja takk fyri harra formaður og túsund takk til elsbett mersetdis gunlegsdóttir fyri eina mergjaða røðu heg haldi tað er ótrúligt at mann sær hesa her hugburðsbroytingina so týðiliga í verki í røðuni hjá elsbet mersetdis gunnegsdóttur tað eru ikki meira enn trý ár síðani at hendan broytingin var uppi seinast tá vóru tað partafólk hjá elsubet mersetis gunnlegsdóttur sum søgdu at hetta var ein sera álvarsom lóg mann mátti halda fast í gomul og siðbundin heiti og so framvegis meirilutin í grein fimmogtjúgu nevndini tá vildi ikki broyta heitini men eingin av teimum er í tinginum longur eg kundi hugsað mær at hoyrtorsøkina til at hendan her hugborðsbroytingin er farin fram eftir
tingvinnrnar setik takk fyri
mær seta seg gunnleiðis støddir ger so ja orsaka takk fyri ja mann helt at tað málið var ikki búgvið enn tá men sjálvandi eru onkrar møguligar broytingar sum kunnu gerast í her men heilt ærligt ígjøgnum formænum liljan veiði ber tað til at halda annað enn elstbønn mær seta seg skunnleikssøkur ikki gongur inn fyri javsosoy eg meini eg havi brotið so nógvar hurðar ígjøgnum bæði mín borgarliga starv og her í løgtinginum og eg havi ikki bakkað og tí standi eg her í dag so mín hálvningur fyri at kempa fyri døtur okkara og fyri okkara kyni hann hevur ikki staði at kanskaði eg havi ikki duga so væl at sagt tað men eg kann heilsa
og siga at eg havi gjørt nógv fínt takk fyri
tað er ein viðmerking afturat tað er árni skolið gisøvn takk fyri harra formaður og takk fyri elsbethmercetis grundlendsleivtur fyri eina sera eldhugaða og entusiastiska røðu eg legði betmerki í at elsbethmercetis grundlendsleivtur tosaði øgiliga gjøgnumgangandi um at menn og kvinnur skulu hava møguleika at kalla seg menn og kvinnur eg veit ikki hvat eg skal lesa inn í tað men tá eg lesi uppskotið so síggi eg at orðið fólk eisini verður brúkt í nógvum førum er tað soleiðis at svsfm skunniliga stoyttur um metir at vit ikki skulu hava heitið fólk inn men at tað eftir skal vera menn
ella kvinnur takk fyri
takk fyri elsbetur minnist gunnar støddir ger so væl ja takk fyri góða spurning
mirningin og sum eg segði haldi allarsíðsta ella viðmerkini til liljan vei gjøgnum formannin so var tað at tað eru okkurt sum kundi verið broytt her og tað verður tað kanska eisini í grein fimmogtjúgu nevndini eg veit ati tað eru fleiri sum vilja hava tað púrasta skorið út í papp púrasta gjøgnumskygd ella hvussu mann sigur tað tað skal vera kvinna ella maður ikki nakað annað enn kvinna og maður og tað haldi eg eisini gott tað haldi eg eisini gott men tá ið tað so er sagt skheilsi eg vat mangan kalla meg løgtingslim takk fyritakk fyri so er næstur at røða bjørt samelsen ger so væl
harra formaður hetta eru so uppskotini bæði frá formansskapinum einum umformansskapi um ati broyta tingskipanina og stýrisskipanarlógina soleiðis ati tey heitini sum vit brúka her í løgtinginum í dag verða formaliseraði og góðkend soleiðis at tey eisini kunnu brúkast upp á skrift í tí samskiftinum sum er í løgtinginum eg haldi at eg skal ikki fari inn í detaljurnar nú hava tey undanfarnu framsøgufólkini øll nevntinnihaldið hvørjar broytingar tað eru vit skjóta upp men eg kundi hugsað mær nevnt hettar at linjan hjá okkum í formansskapinum hevur verið tann at viti at viti royna at fáa tei heitini inn sum vit brúka longu og hava brúkt í nógv ár og eg skal venda aftur til nøkur av teimum tí tað einasta undantakið haldi eg í tí vitav skotið upp sum mann kann argumentera fyri ikki er so vanligt at brúka til løgkvinna og eg skal venda aftur til tað hví formansskapurin valdi aflaná hava viðgjørt tað rættiliga gjølla at skjóta upp at løgmaður eisini kann eita løgkvinna harformaður um vit taka heitini í norðurlondum fyrst á parlamentarikarum ella teimum sum umboða fólki í teimum ymisku tingunum kring okkum so eru tað øgiliga ymiskar siðvenjur tað vistu vit taka í danmark so so er mann meg til mann fólkatingu mann er mfari akkurát sum mann eri mrlament í í nógvum ns londum men í føroyum hevur vent seg siðvenja har vit undirstrikað tá ið tað er ein kvinna og tað er væl hugsandi at tann menningin í málinum hevur snúðsið um at øgiliga fáar kvinnur hava verið til dømis í formanssessum blivu forkvinnur ymsastaðni vit vita at í politikki vardi ikki fyri nítjan hundrað og áttaoghálvfjerðs á tvær tær fyrstu kvinnurnar jon hennrigsen og kærinkjøldbroblivu beinleiðis valdar nítjan hundrað og áttaoghálvfjerðs tað eru altso rættiliga fá ár síðani ið í tí langa søguligu høpinum og kanska hava vit havt ein tørv á í málinum at rundirstrika hetta við at nú er ein kvinna í hesum sessunum sum annars var kann mann siga givið monnunum at sita í og røkja men tað eru tó ikki soleiðis at vit eru so serstøk kortini tí hyggur mann til dømis til svøríki so eitur tað jú ringstak leta mot men mann kann eisini gott eita ryggstaksmann ella ringstaks kvinnu fara vit tl usa so kann mann eita kongursmenn ella mann kann eita kongurin svommin

framdur okkara tey tey brúka akkurát sum her hevur tað bara verið ting maður har kan man siga vit líkjast nokk so nógv í tað mann kundi kalla fyri einari málstíðar konservatismu og har er tað so formansskapurin heldur at tað dagliga málbrúkið bæði hjá føroyingum og hjá løgtingsfólki hevur yvirhálað ta konservatismuna sum finst í tingskipanini í málbrúkinum har ella í heitinum og tað er tað sum vit gjarna vilja broytas soleiðis at at vit tingskipanina og stýrisskipanina í tráð við málbrúki hjá føroyingum í dag taka vit í norra so siga tey stortingsrepresentant og tað er nakað sum er svørka hetta við lætamot og ella meta mann fólkatinget og júst hetta við at hava tey mann kann kalla tað kynsneutralu heitini ella mann kan eisini kalla tað felags heitini lat okkum brúka orðið g felags heitir eg haldi tað dámar mær beturi rádlig a fær borgun púra eins smøll so hevði eg nokk valt at sagt at tað besta var at vit høvdu allan vegin ígjøgnum heitir sum ikki nevendivís undirstrikvað av hvat kynmann var tí í síðsta enda skal tað e ikki verða avgerandi hvat kynmann ar men eg haldi at tá ið vit brúka tað í okkara máli hvønn evi einasta dag løgtingskvinna landsstýriskvinna forkvinna so eiga vit sjálvandi at góðkenna tey heitini formliga men formansskapurin hevur eisini valt at taka fólk altso forfólk í summum førum løgtingsfólk landsstýrisfólk at lata tað vera felags heinni og tað haldi eg er eitt øgiliga gott uppskot tí at eg haldi at tað nettupp undirstrikar attað skal eisini vera fullkomiliga ligetimd í lagi at brúka heitir sum vit eisini brúka hvussu ofta siga vit ker landsstýrisfólk landsstýrisfólkini vit brúka tað øgiliga ofta og tí er tað eisini við og tað er tað sum líkasum verður sett inn í lógina ati øgiliga nógvastaðni har tað til dømis við at taka dømis tendur løgtingsmenn su verur tað broytt løgtingsfólk og so verður ð undirstrikað at løgtingsmaður ella løgtingskvinna er javnsett hesi heiti harra formaður eg kundi gott hugsað mær at huglett lítið sindur um nú havi eg sjálv verið eina lítla løtu í tinginum eg bleiv vald fyrstu ferð í januar tvey túsund og átta og eg kann ikki minnast nakrantíð át nakrar og kalla meg løgtings maður altso fólk hava altíð sagt ó tú ert løgtingskvinna hevði tað verið langt longru aftur tíðini hevði onkur kanska sagt løgtingskona og tað eri eg so ikki vón við at fála siga tað elr løgtingskvinna og tá ið eg gjørdist landsstýriskvinnuna í vinnumálum sum í fyrsta nakrantíð í tí sessunum og forrestimi einasta higartil nú elspet mersetis gunlegsdóttur var inni á hesin er at teir flestu av okkum ereogpionerar upp á nógvar mátar tí at tað hava verið so fáar undan okkum í teimum ymisku sessunum so undirskrivaði eg meg landsstýriskvinnuna í vinnumálnum eisini í teimum lógaruppskotnum sum blivu samtykt í løgtinginum so tá var ein lummu ella ein periota har mann góðtók tað og tað stóð í iki tingskipanina íg ikki stýrisskipanini men tað kom mann so til at tað var ikki í lagi so tað bleiv líkasum tikið burturaftur og síðani hevu mann hildið seg til og tað vita at tingkvinnur eisini mann hevur hildið seg til at sendi mann nakað inn skrivligt so verður om visti mann hevu undirskrivað seg landsstýriskvinna ella mannundirskrivasa løgtingskvinna so verður tað broytt til løgtingsmaður tá ið vit eru í tí skemtiliga jørðunum so plaga vit at siga at tað er einasta stað vit kvinnur soleiðis kunnu fáa kynsskifti uttan nakað hóast tátað er tá ið vit koma í løgtingi tí tá verða vit knappulir menn men tað er sjálvandi sagtíð skemti eg haldi bara sjálv ati tá ið man so hyggur eftir søguni hjá formansskapinum so hava gjøgnum søguna formansskapurin hevur verið øgiliga kann mann siga tungt søguliga mannaður av monnum men tey seinastu nógvu árini so hevur tað sum oftast verið kanska ein kvinnur í formansskapinum fyri fyrstu fyri nakrantíð vóru tvær kvinnur í formansskapinum seinasta formansskap tá ið eygun samuelsen tók sæti fyri hmorsen og tá var tað púra vanligt at fólk søgdu frú formaður men nøkur søgdu frú forkvinna og eg plagdi at skemta við tá tað einas eg ikki hevði prøvað at kallað varð at blíva kallað var harra forkvinna tí eg bleiv kallað harra formaður frú formaður og ja frú forkvinna men í eg hoyri næstan ongantíð eg veit ikki eg havi upplivað tað síðani hetta tingið tók við at nakar sigur formaður tað er langt síðani altso í dag siga øll vald tingfólk frú forkvinna við tær kvinnurnar sum sita formansskapin og harra formaður við teir menninar sum sita hóast í veruleikanum er vælfrítt at siga frú formaður og tað vísir aftur at tingfólk hava longu tikið hetta málbrúkið sum vit skjóta upp her til sín so er tað líka hetta við løgmanni summi grundgevið hevur verið við at tað er at túsund yvir túsund ára gamalt embati og ska viðgera tað sum eitt embati og siga at tað heitið eigur ikki at broytast tí tað er eitt gamalt søguligt embati øog tað hevur formasskapurin eisini viðgjørt og vit høvdu kanska ymiskar meiningar um tað og viðgjørdu tað aftur og fram og endaðu so við at vit hildu ikki at vit kundu argumentera nóg sterkt fyri at tað ikki skal kunna eita løgkvinnuna í framtíðini ja embatið er yvir túsund ára gamalt men fara vit aftur o tíðina so varð hetta eitt heilt annað embati enn í dag innihaldið í embatinum er nógv broytt upprunaliga tá løgmansembatið var tá høvdu vit ikki eitt trý býtt vald sum í dag har mann skilti millum lóggevandi útinnandi og dømandi valdi sum eg setti frami í en einum spurningi í áðni einari viðmerking so kundi tað gott veri at tað rættasta hevði verið at tað var hetta embatið her í húsinum hægsta embati altso løgtingsformaðurin skráseta løgtingsforkvinnan sum var tað sum æt løgmaður visti mann hyggur eftir innihaldinum og hugsar um lógarsmoð og tann sum stóð fyri ábyrgdini av lógarsmíðuni men tað er ein heilt onnur diskussión sum vit ikki skuldu taka í dag men eg haldi at henda grein fimmogtjúgu nevndin so verður maasum verður samansett av umboðum ein fyri hvønn flokk at at vit fara sjálvandi í tí nevndini at viðgera hvat hvat kann mann blíva samdur um í í hesum sambandinum

so haldi eg bara at enda at um vit hyggja eftir londunum kring okkum so er hetta við at brúka heitini í kvinna og maður tað eru nøkur lond brúka tað onnur brúka tað ikki tað er øgiliga ymisk heiti kring ummiheiminum um mann hevur tey síðstu tíggjuog fimtan áruni roynt at viðgjørt hetta og hevur havt øgiliga trupult við at fáa semja um tað túer bara einaferð lógaruppskot frammi fyrr tað var í tvey túsund og nítjan tá ið hervør polsdótir ingilín ditreksen strøm løgdu uppskot fram og eg haldi at tá ið formansskapurin hesaferð sum er samansettir av fýra teimum størstu flokkunum og allir flokkarnir vera við í grein fimmogtjúgu nevndini so haldi eg harra formaður at tað er tað rætta forrúmið at fáa hettaer viðgjørt og eg vóni at vit fara at fáa eina ógvuliga góða og og
kjøsa viðgerð í teirri nevndum takk fyri at forma tað takk fyri so er ein viðmerki
glilljan veiðe ger so væl takk fyri harra formaður og takk til løgtingsforkvinnuna fyri eina góða røðu og somuleiðis taktil formansskapin fyri at hava tikið hatta her málið upp øløgtingsforkvinnan nevnir í sínari røðu hetta er meira kynsneutrala heitið sum er landsstýrisfólk løgk tingsfólk og so framvegis øh eg haldi tað er sera umráðandi at mann fær tað heitið við eg havi bara líka heilt stutt leitað í lógini um sjófeingi har verður heitið landsstýrismaður nevnt hundrað og tólv ferðir landsstýrismann fjúrtan ferðir og so framvegis hvussu skulu vit yvirhøvur megna at gera lógarsmíð vissu vit ikki skula hava kynsneutralt heiti í okkara lógum sum fara tvørtur um landsstýris
nei kvinnur og menn takk
takk fyri bjørt saman søgur so væl ja takk fyri eina egla góða spurningur um tit lesa fylgiskjølini til málið so eri í teimum spurningum sum løgtingsfólkvinnan sendi málráðnum so varð nevnt altso tey felagsheitni landsstýrisfólk løgtingsfólk ella løgtingslimir sum eru eisini nakað sum er nógv brúkt sum líkist nógv lembur á parlimentum so tað er eisini eitt kjak fyri seg men sum nevnt ta tíðina tá ið eg kundi undirskriva meg sum landsstýriskvinna í vinnumálum í lógaruppskotum so kom eisini eitt sindur av skeivleiki í tí at tey sum søguliga fara at hyggja tey vita ókey tað er bara ein landsstýriskvinna har so tá ið tað stendur so er tað lógaruppskot sum viðkomandi tann persónurin hevur gjørt meðan alt hitt eitur jú landsstýrismenn og tí haldi eg samd við liljum í veiði gjøgnum formannin at at tað at mann hevur felagsheitir í lógaruppskotum haldi eg er ein styrki tí tá blívur tað minni knýtt at persónunum men tað verður knýtt at embætunum í størri mun
tí gangi øgiliga stórt inn fyri at tey felagsheitini eisini eru partur av og snið takk fyri takk fyri so er næstur á listanum karlott høvgarðsundgerðsval
formaður ja puha tað var tað fyrsta sum eg hugsaði eg hevði sæð fram tilá dagin við eitt sindur at stúra nú hetta lógaruppskotið kom til viðgerðar tí nú akkurát í dag havi eg kunna kalla meg løgtingsmann í tríggjar mánaðar og hugsaði eg og súrdu fyri at eg kanska framyvir mátti kalla meg løgtingsfólk løgtingslimur ella løgtingspersónur ella okhvurt heilt annað men eg sleppi framhallandi at kalla meg løgtingsmaður men tá eg føli tað soleiðisnar hvussu umráðandi tað er fyri meg at kunna kalla meg løgtingsmaður so skilji eg ordiliga væl og taki fult undir við at kvinnur nú alment og løgliga kunnu kalla seg løgtingskvinnur og landsstýriskvinnur tá føroyska málið er livandi og tað flytur seg og málráðið sigur tað so væl í sínum hoyringssvari til løgtings formannin á nútíðarføroyskum sipar orðið maður vanliga til mannfólk heldur enn menniskja tí er tað skilligt og rímiligt at almenni heitini løgtingsmaður verður broytt málráðið mælir til at heitið løgtingsfólk verður nýtt tá lívskynið er óvist og óviðkomandi men heitini løgtingsmaður og løgtingskvinna í øllum øðrum føri verður javnsett við heitið løgtingsfólk hesi trý orðini eru greið og málsliga góð umframt at tey longu eru algongd í tali og á skrift hetta er ein góð og praktimatisk skipan at loyva øllum trimum variantum kvinna maður og fólk tá tað kemur til tey sum sita í løgtingi ella í landsstýriog at mann setir orðið fólk inn í stýrisskipanina og tingskipanina men har sum annars mann eisini letur mann og kvinnuni vera loyvt at nýta fólk sum felagsheitið fyri nøkur menniskjur er ikki er ikki nakað heilt eikki heilt nýtt tað hava vit eisini brúkt fyrr og brúka fyrr so tað kann eg ikki ordiliga fylgja vit kenna jú øll huldufólk ikki tí at eg vil samanbera tingfólk við huldufólk men onkurnar er tankin kanska ikki so langt frá tað er eisini skilagott at mann letur løgmann løgtingsformann og næstformann fáa frið men samtíðis gevur lov til at løgtingsforkvinna og næstforkvinna er loyvd og ikki minst løgkvinna eg mátti tyggja eitt sindur upp á at orðið løgkvinna men faktiskt dámar mær tað nokk so væl eg síggi eina handilkraftiga handilskraftiga dyktia kvinnu framman fyri mær tá eg síggi eina løgkvinnu ella tað bara rutt vang eg síggi framman fyri mær men eg haldi at mann hevur kanska gloymt okkurt í hesum her nemliga vara løgmann í broyting eitt til stýrisskipanina har mann setir inn eina nýggja paragraf eitt a inn í lógina í istýrisskipan føroya har mann remsar øll hesa nýggju starvsheitini upp har síggi eg ikki starvsheitið vara løgmaður sum til dømis er nevnt í grein seksogtretivu í stýrisskipanini tað vil siga um vit høvdu havt ella koma at hava ein kvinnuligan vara løgmann so hevði hon ikki kunnað kalla seg vara løgkvinna ímeðan ein løgmaður sum er kvinna kann kalla seg løgkvinna eg haldi at tað ikki er ordiliga ferð nú tá vit ætla at broyta tingskipanina fer at javnstilla og líkastilla kynini so haldi eg faktiskt eisini e i onnur ting í tingskipani sum kanska skuldi verið líkastilla eg hugsi serliga uma paragraf níggjuogtrýss sum nevnir um raðfylgina á framsøgufólkum paragraff níggjuogtrýsss
bja eg veit ikki m eg kann iða um loyvi til at sitera tað uppskotið ja tá mál kemur til fyrstu viðgerðar fgi fyrstu viðgerðar og frágreiðing frá løgmanni ella landsstýrismanni er til viðgerðar spyr løgtingsformaðurin áðrenn orðaskifti byrjar hvørji framsøgumenn stend enn biði um orðið og teir fáa orðið eftir floksstødd tað er ynskiligt fyri meg at tað er ikki altíð størsti flokkur sum fær orð fyrst eg meini vit kundu havt eina rullandi skipan so at tað byrjaði vit í sørsta flokkinum men so tan næsta rðnæsta mál var var til var til umrøðu so var tað næstflokkur sum byrjaði og tann størsti flokkurin var ættast eg meini at vit høvdu fingið eitt nógv betri og táttari fjølbroyttari orðaskift og tá vit ír framsókn ja sum enn eru í ein av teimum smáu flokkunum tá viteinaferð sleppa upp á røðarpallin so vevðr oftani sagt tað sum siga skal og og tá mann er so avroyndir sum eg kanska eru um at royna at fyrireika seg og seta nøkur punkt niður á eitt skjal ella eitt telduskíggja so sendir mann so oftast ross uppi yvir deyðan fili og følir segna kanska noyddan at siga tað sum onkur hevur sagt frammanundan og og tey sum hyggja ella lurta í kringvarpið bý ta merki í sóvarp ja tú segði bara tað sama sum hann segði og tá mann ikki er so garvaður og torir at friðsteila ella bara rirka okkurt av ella sum ein kendi sangur siga okkurt skvaldur síðani framsókn kom í eyga hevur javnstøða verið ei natúrligur partur av okkara ílegi ella dna og vit hava altíð til dømis strongt á at havt javnstøðu á valevnislistanum so tað er heilt natúrligur partir hjá okkum í framsókn at vit taka fult undir við hesum fult undir at starvsheitini verða dagførar annars mátti eg stekkja trekkja lísindir up á smílibonduni tá eg skrivaði hesi orðini niður eg brúki vanliga staviprogramm og tá ið eg skrivaði løgtingsfólk og løgtingskvinna so koma ei reyð strika undir so her má eisini dagførast takk fyri takk fyri so er onkur viðmerking
vørtur sámalt sun ger so væl takk fyri og eg haldi at tingmaðurin fyri framsóknina helt eina ógvuliga skemtiliga og ov góða røðu hann nevndi hetta við vara løgmanni atmeri kanska gloymt tað eg veitchourdul avtso har stendur jú at í tann tessani mann brúkar heitið løgmann sum kannmann insbrúka løgkvinnuni og tað er nokk ei skaldandi fyri vara men so var hann inni og snar tað esso nógv annað mann eisini kann velja broyta og um mann lesur fylgiskjølini millum annað tað brævið sum løgtingsforkvinnan hevur sent mál ráðnum fyri at fáa vegleiðing so er nokk so nógv onnur ting nevnd og og málráðið hevur feri sovíðis svar upp á tað mesta tíð og e ætlaði spyrja tingbandin gjøgnum formanninum um um hann ikki heldur at tað er ordiliga gott at allir flokkar kunnu vera við til at viðgera tað altso hvussu langt skal mann fara í broytingunum formasskapurin hevur valt at bara taka tað við sum veruliga er nakað mann brúkar dagligt í dag løgtingsfólk tingfólk og lansstýrisfólk fyri at taka dømi og so er tað líka løgmaður sum kanska etta undantak men

takk fyri karlott hergarson ger sovæl ja takk fyri ja altso mær dámar væl at fólk kemur inn simpulten um altso alla vegn ígjøgnum altso og embædsfólk og sovorðinek eg vet ikk um eg skilti spurningin orti liga um hanvar so langur men men eg haldi at tað ger einki at vit ikki seta hví ikki seta vara løgmann inn har eisini altso kanska tí eg veit ikki umhanin undirskrivaði sum svara løgmaður onkusteðs tað er møgulist mann ger tað so vista er ein kvinna som fær møguleikar at taka taka varða løgg kvinnu tað havi eg einki problem við eg haldi og mann eigur bara at gera tað á ein annan máta hja tað har sum eg snakkaði um raðfylgjan tað veit tað kannmann ki taka við í hesum lógarbroytingini rokni ikini við mene mene men ja nú veitikki hvør kemur í hasar grein fimmogtjúgu haldi eg tað kallaðis nevndina so fór t at síggja vara frámen
fyri at øll sleppa við allir flokkar takk fyri so var næsti røður á listanum herberur pálsdóttur ger so væl
takk fyri harra formaður kvinnur tær fingu valrætt til løgting og fólkating í nítjan hundrað og fimtan kvinnur fingu tá samstundis rætt at stilla upp og sostatt rættin at gerast løgtingsmaður landsstýrismaður ella løgmaður í nítjan hundrað og áttaoghálvfjerðs vórðu fyrstu kvinnurnar valdar á ting fyrsti kvinnuligi landsstýrismaðurin varð settur í nítjan hundrað og fimmogfýrs og síðan tá hava nítjan kvinnur verið landsstýrismenn einaferð hevur ein kvinna verið løgmaður og tvær kvinnur hava verið løgtingsformenn síðan fyrstu kvinnrnar vórðu valdar á ting so hava einogtretivu kvinnur verið fastir løgtingsmenn hesar vera í dagligari tali í almennu miðlunum umframt her í løgtinginum røptar løgtingskvinnur ella løgtingsfólk men hóast vit í dagligari talu brúkað starvsheitini løgtingskvinna løgtingsfólk landsstýriskvinna landsstýrisfólk og so víðari so eru formellu starvsheitini ikki broyttenn løgtingið er einasta stað har eg sum kvinna eri maður onkuntíð so tekur mær til at tíðin arbeiðir fyri summum málum tað haldi at vit kunnu siga um akkurát hesa viðgerðina í dag hon er heldur øðrvísi enn hon var fyri fáum árum síðani tá eg ingilín diderisden strøm latu uppskotið fram í tvey túsund og tjúgu tá var tíðin ikki búgvin til endaliga støðutakan tá varð sagt at tað ikki var rætt eftir føroyskari mállæru tá vóru tað allar møguligar orsøkir til at mann ikki kundi taka undir við tankanum um at starvshoynnin at starvshoininið skuldi broytast tað var kanska akkurát tann viðgerðin av starvsheinninum fyri trimum árum síðan at eg fann útav sum rímiliga nýggj tingkvinna at politikkur er ein løgin verð tað sum virkaði so øgiliga logiskt og sum ein avgreistur spurningur fyri meg tað var als ikki ein avgreistur spurningur fyri øll men tíðin hon hevur arbeitt fyri málinum tíðin hon eg búgvin at broyta starvsheintini tað var hon eisini fyri trimum árum síðani tað kann tykjast sum eitt lítið mál sum ikki hevur so stóran týdning sum ikki broytir upp á so øgiliga nógv men tað hevur faktiskt týdning tí málið tað skapar veruleikan og veruleikin er at vit hava løgtingskvinnur vit hava landsstýriskvinnur og vit hava eisini løgtingsforkvinnuna men tað manglar bara at hesin veruleiki eisini sæst formelt á pappírinum sum vit sum kvinnu her í tinginum sum løgtingsmenn skulu undirskriva
takk fyri takk fyri vit hava onkra viðmerking
gjabramsen ger sovælja hara formaður tað er nokk ikki bara tíðin sum broytt ella tíðin sum búgva tað er nokk eisini spurningurum hvussu sor mál koma fram og tað eru fleiri í løgtinginum sum meina tað millum ana eg sjálvur at sovoroigi mál skulu koma frá formansskapinum og ikki frá onkrum einstøkum tinglimum og eg haldi tað er tað sum er tann stórur munur ímillum tað sum hendir tá eg var ikki tingsum tá men menfyri fyri fýra árum síðan tálvarðr lanstýrismaður men men tað er nokk taðn stórur munurin tier tað t at at tað kemur frá formansskapinum og og ikki frá onkrum einum
súkkum tinglimi tað er nokk tað sum tað stóru munurin takk fyri
takk fyri hervur polstóttur ger suvæl takk fyri ja tað er partvíst rætt at at avsendarin av lógaruppskotinum fyri trimum árum síðani ikki vórðu tey teir røttu løgtingsmenninir h men tað var ikki tað einasta sum fylti orðaskifti tá størsti partur av orðaskiftinum tá varð fyltur av hvørt heitini vórðu fylgdu føroyskari mállæru tann spurningurin var so væl og virðiliga afturvístir í grein fimmogtjúgu nevndini sum varð sett at viðgera málið tá løgtingfólk kunnu lesa álitið sum er skrivað í tí málinum men hartil er tað eisini áhugavert at tá ið vit hava havt onnur lógaruppskot um at broyta stýrisskipanarlógina so eru tey allarflestu enda í rættarnevndini til viðgerðar meðan bæði uppskoti sm hava berað um starvs
heidi er endaði í eina gram fimmogtjúgu nevnd tá takk fyri
gjørt so ja sanniliga er er tíðirnar broyttar og hetta er eitt ótrúliga gott umskot sum vit endiliga viðgera eg hugsi at tit eru vit eru nógv sum hava bíðað ótolin eftir at hetta skuldi gerast veruleiki eg kundi hugsað mær at hoyrt hóru pálsøstur sum helt eina eina einastandandi góða røðu hugna teyndir um hvæussu tað ber til at tað tekur so langa tíð at fremja okkurt sum í veruleikanum hjá mongum bara er sjálvsagt

hervur polstóttur ger so væl takk fyri vit siga je ofta eisini her í tinginum at løgtingið er meira konservativt enn fólkið er og at fólkið hugbursbroyting fyri skjótari fram millum fólkið uttan fyri løgtingið enn her inni so tað tað haldi eg at mann mann kanska hevur sæð at hugbursbroytingin hon er farin fram spakuligari her í tinginum ella seinni men men eg trúgvi at tað sum elsbet mersetis gunlesdettur legði dent á í sínar røðu eisinihevur týdning at kvinnurnar í løgtinginum eru bara ein triðingur gtað er bara ein triðingur av løgtinginum og nú heltina landsstýrinum sum verður ávirkað av at tey ikki hava tað rætta starvsheitið og tí
kanska ikki verður sæð sum ein so stórur trupulleiki takk fyri so er tað uni holm johannesen

hvat ólukkan hugsar tú fyri tær brast burtur úr tíðindakvinnuni sum var farin í ein orðadyst við blaðstjóran hon kendi seg stoytta tað var týðiligt fyri øllum og tað var eisini av góðum grundum hetta var ein summarmorgun á einari blað redaktión í tvey túsund og níggju skjótt fjúrtan ár síðan nítjan ára gamal var eg avloysari sum tíðindamaður hetta summarið og har vóru ikki nógv fólk ein trivarligur hongur varð farin til álands at skriva og siða frá oyggjaleikunum úrslitini hjá føroysku ítróttafólkunum vóru góð men serliga føroysku svimjikvinnurnar skaraðu framúr tær vunnu fleiri gullhoiðismerki og settu fleiri føroysk met blaðstjórin raðfesti tilfarið í blaðnum og valdi forsíðusøguna hendan dagin vildi hann geva knáið svimjikvinnunum eitt herðaklapp og við stóri ella stórari mynd sluppu tær á forsíðuna sum skuldi selja blaðið á handilshillinum kring landið undir stóru forsíðumyndini av fýra feknum føroyskum svimjikvinnum við gullheiðursmerkjium um hálsin stóð við stórum og svørtum bókstavum kvinnurnar vístu seg sum menn tað var ein tíðliga yvirskrift av yvirskriftini sum varð nýtt í sjálvum blaðnum tí har stóð at kvinnurnar vístu seg sum rættar menn tað var herðaklappi sum tær fingu frá landssins størsti avís hendan dagin og tað var tað sum fekk tíðindakvinnuna at spyrja blaðstjóran hvat ólukkan hann hugsaði fyri sær okkara dýrabara føroyska mál er maskulint í sínum grundformi og bygnaði men ein kanning hjá málfrøðinginum ckirstidi ohansen hevur hinvegin staðfest at málsliga vannbýti ger at flestu føroysku kvinnurnar kenna seg sum illa heid ella sum heild illa aftur í føroyska málnum og tað er einki løgi í tí eg eri vanliga millum teirra sum halda at vit skulu hvíta okkum fyri at varðveita og ansa eftir føroyska málinum mállæran hon skal vera í lagi men júst hetta haldi egat vit eiga at gera nakað við og bleita upp vit mugu stremba eftir størri málsligari javnstøðu so føroyska málið verður rúmiligari og meira fevnandi og endurspeglar samfelagið sum vit búgva í sjálvandi okkara málnýtsla er framvegis í ávísan mun merkt av tíðini tá valdstruktururin í føroyum var ein heilt annar og tað er heldur ikki tilvildarligt at tú finnir lýsingarorð og starvsheitið sum heiðursmaður vísmaður talsmaður hegnismaður upphavsmaður partamaður yrkismaður hampamaður undangongumaður umboðsmaður handilsmaður semingsmaður sløkkilismaður løgreglumaður sendimaður rúmdarmaður og tíðindamaður í føroysku orðabókini uttan at tað finst í øvutum kynsformi tað verður støðugt beitt um hatta í okkara samskifti eru vit farin at siga talskvinna og talsfólk partakvinna og partafólk løgreglukvinna og løgreglufólk síðan kvinnur hava átikið sær teir leiklutirnar men tú sært tað kortini framvegis ikki í talgildu orðabókini sum vit øll hava atgongd til mál sum hesi tey sinúgva seg um at kvinnur skulu vera betri umboðaðar í okkara máli einki annað tað er ofta bæði einfalt og lætt hóast eg ásani at í einstøkum førum kann tað vera knortligt tá okkurt hevur vunnið hevd men vit eiga ikki at seta dreingir og gentur menn og kvinnur í bás vit eiga at vera varu við serliga tá vit smíða nýggj orð eisini at eintáttaðir kynsleiklutir kunnu hava eina útihýsandi ávirkan og saman við vantandi fyrimyndum sigbundnum normun og øðrum kann tað virka avmarkandi fyri arbeiðsmøguleikar og framtíðarmøguleikar sum okkara børn halda seg hava herfyri tá arbeiddi eg við einum skrivligum fyrispurningi sum et skuldi seta landsstýriskvinnuni í fíggjarmálum løgtingsumsitingin hon hevði tríggjar broytingar í tekstinum sum eg evði skrivað í teimum førum eg hvði skrivað landsstýriskvinna skuldi partú standa landsstýrismaður eg veit væl at umsitingin ger sum teimum er álagt og skulu halda seg til formligu starvs seitni einki ilt um tað men tað gevur onga meining ein stýrisskipann skal sjálvandi ikki broytast í heilum og neyðug atlit skulu sjálvsagt takast tá ið broytingar skulu gerast ví einari stýrisskipan tí er fínasta slag eg skilji bara ikki at løgtingið ikki fyri langari tíð síðani er farin undir hesa tilgongdina tað er fyrr samtyk víðfevndar samfelagsbygnaðar broytingar í í hesum húsinum eftir fáum døgum tað er at vísa politiskt ágrýtni ella politiska handlukraft men í hesum málinum hevur hinvegin verið drálað tí hetta er ein týdningarmikil og prinsipiell lóg har eitt veruligt fyrireikingararbeiði skal gerast varð sagt har øll tann politiska skipanin saman við serfrøði skal ver umboðað og har tað skuldi gerast vð einum so breiðum grundarlagi og víðfendari semju sum tilber í hesum málinum hevur tað altso ikki snúð seg um politiska handlukraft tíðini
ina viðmerking christianarvøldur poulsen ger so væl akfari ja tað var ein sera góð og sigandi røða sum uniholm johannesen helt hann vísti á hvussu absurdi okkara málnýtsla ofta er so eg kunnu hugsa mær at hoyra hvat um johannesen sum skrivandi maður væntar um fjølmiðlarnir og um hesar her broytingarnar sum í uppskoti her fara at vinna hevd og fara at verða brúktar í samfelagnum
sum heild takk fyri

hvønn tann er við einasta dag takk fyri takk fyri so er næsta røða jóhan dahl
ger so væl ja takk fyri eg haldi at tað er taer nógv gott sagt av teimum røðarum sum hava verið undan mær her í dag og nú eri eg in partur av formanskapinum sum hevur við til at seta hetta uppskot fram og te taki e eisini orði fyri at vísa mín mína mína væl vild til at okur at okur finna eina skilagóða loysn á hesum her málinum soleiðis ati mann fer dagført ikki heitini hjá ting og landstýrisfólkum og eisini øðrum polikskum embatim soleiðis at eg tey i størri mun avspegla tað talumálið sum okur hava í dag og tað talumálið sum eisini oftast verður nýtt av okum her frá tingum røðrarpalli fá ið okur geva okra starvsfeløgum heitur eg haldi tað er skilagott at mann sum hetta her uppskotið ella uppskotið leggja upp til at mann fer innsetti landsstýriskvinnur og mann fer innsett landsstýrisfólk eisini og mann fær innsetti tey ting annars altso løgtingsforkvinni og so víðari tað er tó soleiðis at í sambandi við tað sum málráðið mælti til so so er tað ein spurningur sum sum nokk kemur at risase ogeikki mótil viðgjørdur nærmari í samband við hetta málið í nevnduni tað er tað er sjálvt starvsheitið løgmaður sum mann sikkurt nokk ikki er heilt samdur um sum flokkar hvussu okur skula nevna tað framheldr an tað skal vera løgg maður sum sum er nærmast ein institutión tað er meira spurningur um umum tað er ikki er eitt ting sum er komi inn gjøgnum øldúr og og og eru blivin ein partur av av tí ja eg vil ikki egvil iki eg e man kaeg kom kanna kalla tina institutión tað er ein løg maður í ídi g og í mann til dømis brúkar mann orðið lagmann og í í ísketlandi brúkar an eisini orðe lægmann o tað er ikkiein spurningur um tað e maðu ella kvinnuna men tað e tað er heitið á starvinum sum er tað tí trúgvi eg eisini at tað verður eitt ting sum okur koma í tí grein fimmogtjúgu nevnur sum verður at at viðgera og og finna og vónand at finnana loysn uppá eisini so eg vóni at tey tingini sum eru nevnd í hesum uppskotunum flest øll av teimum um ikki øll koma at blíva gjøgnumførd í í hesum her í hesum her skeiðinum soleiðis at tey kunna fáa gildiskomið í ár og blíva brúkt eisini formliga soleiði sum sum lagtur upp til hetta hevur sjálvandi verið ein ein ein longu ein longonga kann mann siga at fáa seg her heitini fram á ting aftur tað hevur verið fleiri ferði roynt at at fáa tað broytt og eg haldi atað er gott at ok eru komin har til í dag at mann sum er samdur formansskapi fær lagt hetta málið fram og gjørt tir tillagingar sum skula gerastsoleiðis at mann fer dagførti hesi heitini so eg vóni tað ati tingið hefta høga ting kemur at taka væl ímóti hesum her og og viðgerðar tað og fáa tað avgreidst soleiðis at hetta málið ikki verður tailu í komandi

takk fyri
fyandalgrsæja hatta er eisini eiftr av teimum tingunum sum jú eri kann ann siga ein formaður ú instituttiónini vist sú hyggur eftireisini ír skotlandi til dømis elta aðrastaðni so eitur tað tað tað verður kallað fyri omboðs mand altso tað að ta ertað er heitið á starvinum ha og eg trúgvi ikki at verari laterað til um tað e at maðurin at kvinna sum sita í starvinum men tað er meira heitið á tí tí trúgvi eisin atara n spurningur tá mann kemur til til til løgmann at tað er at tað er instiduttiónim altso løgmaður ha eg trúgvi ikki at mann skal identifisera tað við kvinnuellamann eg ríikki so umboða altso mann kan ek finna onnur starvs heitið altso mnn kundi eisini sagt løgtings forseti tað er teitt fínt orðhaldi sum er rímiliga gott fyri fyri øll visti tað uma vildi hava og at umboða er eisini um at tat gera pað hetta her vóni eg sjávandi at hetar spurningar sum okur reisa í greinaro fimmogtjúgu nevndini og royna at finna eina eina pragmatiska skilagóða loysn á soleisær at tað eru semja um tingini ta ta evr at málið hj ognum ølluma at mann kemur á málið
er sum samdur flokkarátingi takk fyri hvat meir takk fyri
en onur viðmerking frá liljnveiðe ger sovæl ja takk fyri harra formaður h eg fest meg í at johandal sigur at heiti løgmaður er so mikið institutionelt at mann ikki kann broyta tað til løgkvinnu vit hava onnur sovnir heiti sum løgtingsins umboðsmaður sum uni holn johannesen var inni á jáðni men tá ið vit umtala eina niðurstøðu frá verandi løgtingsins umboðskvinnu so nevna vit hana kvinna men eg nevna v stovnin so siga løgtingsins umboðsmaður heg má bara siga tað at eg dugi ikki at skilja tað at mann ikki kann broyta eitt heiti fyri tað um tú hevur itir løgmaður í túsund ár tað er nokk tí at eingin kvinna hevur verið í tí starvinum í túsund ár og alt gott um verandi løgmann so hopi at vit skijót fáa eina øg

takk fyri so er tað jóhandal ger so væl ja takk fyri ja men tað er júst tað sum eg sum g isum eg nevndi í mína røðu aftur okur eru í nokk her í salinum ymiskar málið um júst jústt heitið løgmaður um tað skal vera eitt eitt ting sum sum skal vera maður ella kvinnuna ella um tað teir siga jú her t málráðið sigur beinasnir at heitir løgmaður hevur ein nógv longru søgu en hini heitini við liðun um maður og vísa á at tð tað samankundi verið kundi verið behildið løgorðir løgmaður men tær mæla eisini til tað at mann yventu elt tekur og regulera tað sost ta eitur løgkvinnr ella løgmaður og hatta trúgvi er relevant hjá okum sum flokkar tærkoma í nevndina at fáa viðgjørt tí hatta er nokk kanska tað einasta av teimum málinum sum eg trúgvi eri her vilji mett sum kanska kunna blíva ein ein ein ein fótongura
takk fyri formaður takk fyri so er tað jakup vestgaard sum hevur orið
ger so væl takk fyri harra formaður eitt áhugavert eitt áhugavert kjak eg havi kki hoyrt alt kjakið samband við smyrlius og vánaligt so tað glapp í viðhvørt mene tað allar fyrsta sum eg ikki ordiliga skilji tað er tað at mann kann broyta heitini áðrenn mann broytt stýrisskipanarlógina tað skilji ikki ordiligt ikki púra púra blankurt tá mann diskuterar lóggávu stýrisskipanalógina hevur mann hildið øgiliga fast við at tey heitini í stýrisskipanlógini eru tey heitini sum eru galdandi og tingskipanin er gjørd við útgangsstøði í stýrisskipanalógina og tí skilji eg slett ikki tað tað má eg erliga viðganga og mann kann tulka uppeftir og niðureftir akkurát sum mann vil vist mann bara kann við eini tingskipan broyta stýrisskimanalógina so hevur stýrisskipanalógina ikki tað virðið sum eg helt hon hevði so er so er tað sagt og tí undrar tað meg at mann broyti tingskipanina áðrenn stýrisskipanin endaliga broytt tá tað kemur til sjálvt uppskotið so dámi eg slett ikki orðið fólk tað er ikki tað sum okur vanliga brúka um mín persóón at igeria tingfólk eri ein ting maður og onnur eru ting konur ella kvinnur og brúk ikki tay í heitini løgtingsins umboðskona er fínt eisini visti mann vil brúka tað brúk iki orðini kvinna og maður ella løgsins umboðskvinna ella umtávar løgkvinna heldur ein løg maður tað havi eg ongan ongan trupulleika av málið er maskolint sum uni oholm johannesen var inniá og tað e ein øiliga stórur spurningur okur hava grindaðmenn ikki grindakonur tað er møguligt mann skal hava tey eisini og grinda formenn okur manna bátar okur manna tingið og tað skulu kanska ikki oku skulu fólka tingi kanska aftaná tað er eit sovorði undarligt orð vissi okur skulu fólkatingið heldur enn at mannadag eg veit ikki um vur skuldu gera tað men tá eg nevni hesi her tingini so er tað ein nógv nógv meira umfatandi spurningur at broyta alt málið enn bara broyta hettar eg havi altíð tosað um landsstýriskvinnur konur og løgtingskvinnur konur og tað tað ljóðar undarligti mínum oyrum at siga nakað annað enn tað og tað er fínasta slag men hitt ópersónliga við fólki tað haldi ikki rætt og tað ber væl til at broyta lóggávu og siga landsstýrismaður ella skrásegakvinna ella landsstýriskvinnaskrástegga maður tað er eingin trupulleiki og eg skilji sletki at mann tá ið mann hevur øgiliga góða tíð tí stýriskimanalógin skal broytast av tveimum tingum áðrenn hon kemur í gildi so hevur mann ríkiligda tíð atat broyta heitini maður kona visti tað mann vil og tí keypi ikki ta primissuna at mann hevur ikki tíð mann hevur og tað verður fløkjasligt at siga maður og kvinna tað haldi eg ikki tað ger tíg haldi tað er tað er einfalt okur menn og kvinnur sum eru her og einki annað eftir mínum tykki og tí haldi eg at tað skulu verða bv frameftir og tað havi eg ongan ongan trupulleika av eisini vis mann broytir instituttiónirnar te sum mann tosar um at tað er løgtingsins umboðskvinna ella løgsins umboðsmaður tað er líka feitt mína skyld ein løgmaður en ein løgkvinna fyrisovit eisini okur hava altíð tosað um løgreglu kvinnur og løgreglumenn tá tí starvinum sum eg havi havt tað hevur ongantíð ongantíðvera nakar trupulleiki og eg haldi eisini t tað r undarligt tá i manndetalerar eina løgtingskvinnu fyri ein løgtings mann og ein eina landsstýriskvinnu fyri ein landsstýrismann tað tað havi eg ongar trupulleikar av at tað verður broytt hitt við tí ó persónliga fólk at mann fólka tingið heldur enn at mannatingið tað tað tað fellir ikki ordiligt í í í í tað sum eg haldi vera verða rætt so tað var bara ein viðmerking til hetta kjakið men tir at broyta tingskipanina áðrenn mann broytir stýriskivnarlógina tað haldi eg vera ótrúliga umdarligt tað má eg ærliga viðganga títí
man ger tingskipanina við íðkan støði í stýrisskipanarlógini at mann kann broyta heitini áðrenn tað tað virkar undantíð takk fyri takk fyri

níggir lógartekstur kundi verið orðaðir takk fyri
tkfyrijacoestegaard ger sovæltakk fyri harra formaður ja gildiskoman stendur í lóggávuni um tingskipanina kom gildi á ólavsøku og tað haldi eg ver undarligt tí stýrisskipaninin kemur ikki í gildi fyrr ennann komandi løgting hevur samtykt stýrisskipanarlógina og eg erliga viðganga g skilji ikki eg skilji k slett ikki tað eg veit gott at løgfrøðingar tulka ymiskt og tulka á ymiskar mátar men tað er at mann kann broyta stýrisskipanalógina ella tingskipan áðrenn hann broytir stýriskipanlógni skilji ikki tað ber væl til at skriva landsstýriskvinnan maður skrástrikar maður og tað er tað tað er einki problem at gera tað seta skrástriku aftanfyri sum skriva kvinna s ta stendur maður og mótsatt tað er bakkatellur og tí skilji ikki at mann ikki ikki ger tað tí mín høgli er ta kvinnur
men sum eru sera á tingi takk fyri
so er tað etisharpmaniglasinngerðsvøll jú takk fyri harra formaður fyrst vil eg gjarna hava viðmerkja at tað hevur verið ósáliga hugaligt at hoyra øll sum hava umrøtt hetta málið í dag tað hevur verið jaligt og tað hevur verið spennandi at fylt við so vil eg gjarna viðmerkja jakob bestu góður teldur ikki at orðið fólk løgtingsfólk til dømis skal vera ein partur av lóggevingini og tað undrar meg eitt sindur tá mann sum limur av fólkaflokkinum ikki kann góðtaka at orðið fólk verður brúkt um til dømis løgtingsfólk men annars so er tað ein jalig framførsla av jakob bestu góðrd tað vil eg eisini takka fyri men orðið fólk er í mínari vera eitt sum er øgiliga fónandi hví heldur jakob
og vesturgard ikki tað takk fyri at hava funnið meðan
takk fyri so erta jakuvestigaard ger suvæl takk fyri harra formaður ó persónligt eg vil nevnast ein løgtingsmaður ikki ein løgtingsfólk tað er soleiðis sum eg følir tað eg lesi oftan lestur í kirkjuni lestari hjá jákup dahl sum ein av teimum sum er vera í upprunin tilein part av føroyska øllum førum kirkjumálinum tað er øgiliga maskulink og viðkvørt meðan eg lesi so royni eg akkurát sum at hava tað rímiliga neutralt tí tað eru bæði kvinnur og menn sum eru sum eru í kirkju fyri at nevna tað so egtað havi ongar trupulleikar av at siga menn og konur meni hetta her við ati detilera meg við øðrundini enn eg eri tað tað dámar ikki eg haldi meg vera maður og tað vil eg
tað vil framhaldandi vera takk fyri harra formaðurtakk fyri
so er tað bárða í á lakini ger so væl ja takk fyri harra formaður ná eg ynskt bara ne haldi tað hevur verið tað er áhugavert at at fylt hesum kjakinum tað hevur verið óvanliga friðarligt inniher haldi eg í dag tá ið vit hava viðgjørt hetta her so men taðher verður nógv nógv ávert komið fram og og eg haldi at kanska serliga áhugavert at at hoyrt eein eitt lítið sindur annað lísvinku herfrá frá jakob vestegaard har hannja har hann lýsir málið kanska frá einum øðrum sjónarhorni og ikki minst tað at hann tekur tann málfrøðiliga partin við taðn málsliga og kann mann siga eisini tað
tað søguliga sjónarornið so takk fyri tað
tak fyri jakovestigard ger so væl ja takk fyri harra formaður øeg trúgvi ati málið verður broytt tleypandi og tað tað sum tíðin sum tíðin er so broytist so broytist málburður á ymiskum slag og nýggj nýggj mál nýggj orð kom inn men orðið maður hevr verður brúktfyri fólk og sjálvandi tað dekkaði ikki ordiligt tá ið tá ið mann tosar um ein kvinna er ein maður tað tað hongur ikki saman í føroyska málinum ordiligt men kalla tað so fyri einara kvinnu og ein mann men mann mannar tingið mann løgtingsforkvinnan mannai skuldi manna grein fimmogtjúgu nevndina okur manna ein bát mann í skip tað er møguligt at mann skal pólka skipi ella að hoyð tað tað fangar ikki ordiligt míni høddi at
at brúka orðið á fólkastaðnum føroya so fólkatingið staðnum fyrr enn eitt mannatingi tað tað hongur sjárliga saman í mínum takk fyri takk fyri
so er tað karlott hergarson ger su væl takk fyri harra formaður ja nú va nakað tað sama sum eydis hartman niclasen viðmerkti taðer skilja jacob ee dámar ikki s væl orðið fólk men altso tað er nógv nýtt føroyskum fólk altso vit hava arbeiðsfólk ferðafólk fremmandafólk fundarfólk hampafólk ættarfólk húsfólk og ja huldufólk ella so at sosagt d hesa spurningur um tí sum hann vansir við at tað eitur tingfólk men jakup vestergaard sleppur framhaldandi og eg eri eisini glaðr fyrit at sleppu framhaldandi at kalla seg tingmaður og
tað haldi eg er tað viktigasta takk fyri
takk fyri sá jacov bestcoard ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi at mann skal kalla tað menn og kvinnur eg veit gott at málið føroyska málið brúkar ymisk heitur heitið neytakonur hevur ikki altíð verið so væl lýst men tað er eitt poststift í mínum huga ið ørminnist tey sum vóru neytarkonur tá megnar megnar kvinnur men tað er spurningur á hvussu mann brúkar málið eg havi ongantíð følt orðini føroyska málið niðursetandi fyri kvinnur tað er kanska tí eg eri maður men mann hevur brúkt ymisk heitur sum dekkaorðið maður íslendingar brúka øgiliga nógv orðið maður fyri menniskja og tað er væl tað sum orðið maður í føroyska málum eisini komið komið inn í men tað eru ov nógv ting sum skulu broytast við seg til tað skal fylgjast upp upp á hettar og málið skal endamendast takk fyri
so er tað hansjaku thomsen ger suvætakk fyri harar formaður tað er bar ein lítil viðmerking málið tað er eitað er tað broytist alla tíðina sum jaku vestegaard er sjálvur inni á og tað tann tørv okur hava á tí og og hann nevndi tað sjálvur í áðni at tað møgulit oku skuldu biga fólk á tingi tað veit ikkium taðe eitt gott orð men men hini norðurlendsku málini sum sum okur ofta samanberak við tey brúka btfólk so tað eru ikki soó
óvanligt takk fyri
takk fyri jakov vestigard ger s væl øh takk fyri harra formaður nei hetta her við hvussu teir fella í oyra hjá ymiskum tað tað er tað er ymiskt sjálvandi eg eg haldi at orðið at at fara yvir til orðið fólk staðin fyri maður og kona ella gtingmaður og tingkvinna er skeivt tað er bara mín tað er bara mín hugsan um tað tað er eitt rópersónligt ó persónligt í mín huga tá ið tá ið eg hoyri tað meni eg trúgvi ati sum tíðin líður so fer mann at broyta málið tí sum sagt uni holm johannesen var inni á tí málið er øgiliga maskulingt upprunamálið er maskulyngt tað norrøna sum tað sprettur úr er maskulynt og tað ertað er væl tað sum tíðin er við at broyta sum sum so nógv annað men tað er ein øgiliga grundleggjandi spurningur sum mannskal taka uppme
til málfrøðingar hvussu mann broytir tað takk fyri takk fyri so er tað
bjórsamuelsen sum fer orðið ger so væl akk fyri harra formaður eg hugsaði bara vegna formansskapin at takka fyri orðaskifti í dag eg haldi sjálvdur veruligait rætiliga gott orðaskifti og eg haldi at tey ymisku íkastini eru øgiliga týdningarmikil fyri at vit kunnu geva hesum málinum eina góða virðiliga viðgerð er sjálv at teir er fatan ati málið er nakað dýrmætasta vit eiga og vit skulu fara væl um tað men málið er eisini ofta nakan tí mesta avbjóðandi vit vit eiga tí at tað er øgiliga kensligknýttar á málinum og tí er tað ofta vit ikki eru heilt samd og heldur ikki at fáa tær somu kenslurnar fram tá ið vit teirra ymisk orð eg haldi at tá jakubvestegaard tekur hetta framnú um hvørt mann kann broyta tingskipanina uttan at hava rt broytt stýrisskipanarlógina endaliga so er tað sjálvandi ein viðkomandi spurningur hjá grein fimmogtjúgu nevndini at viðgera har haldi at eg skal nevna tað at tað er eisini tey sum meina at mann kann broyta tingskipanina uttan yvirhøvur at broyta stýrisskipanarlógina tað er eitt kjak sum hevur verið frammi fleiri ferð øtí at tað er ein spurningur um vit so ikki broytir innihaldið og tú ikki broytirkann mann siga ásetingar sum snúgvast um rættindi hjá borgarum men tú broytir nøkur heiti ella gevur javnsetu nøkur heiti so er tað ikki nvenduvíst neyðugt at broyta tingskipuna meina nakrir løgfrøðingar umsitingin her ráðgevingin her sum er ógvuliga vælkompitent og nokk tann í føroyum sum fæst mest við hetta øki meina at hetta er ein góður máti at gera tað uppá tá ið løgtingið fyrst hevur sagt ja til at broyta stýrisskipanina viðt so broyta tingskipuna fyri inniverandi ár tí at ein annar viðkomandi spurningur sum nevndina eisini má kom a at viðgera er nettupp vit hava longu broytt tað vit hava longu broytt tað fyri løgtingskvinnur fyri landsstýriskvinnur og fyri fleiri av teimum heitunum vit koyra inni vit brúka tað hvønn dag sum eg nevndi í mínar røðu so er tað eingin longur sum kalla meg fyrr frú formaður tað kann koma fyri men tað er eitt undantak tað er frú forkvinna í dag tað sama tá i elspet mersetes gunleysdóttur situr í í stólinum har og harra formaður tá i tað er men h so eg haldi at hatta er ein ein viðkomandi spurningur altso tá ið vit høvdu hetta her kjakið í samband við hher við sittkortni hjá løgitingskvinnunum har vit fingu at vita vit skuldu eita løgtingsmenn eisini okkara við sittkortinum sum vit høvdu brúkt í nógv ár har tað stóð løgtingskvinna so vístu vit kvinnurnar í løgtinginum á at sjálvtdrotning danmarkar hóast si grundlógini bara nevndu kongur undirskrivað seg sum drotning og tað er so tí at tað er í trúnaðarmingarlógini í danmark at drotning er nevnt so hetta er tað sum eg royni at setaorðað nú er at hetta vil altíð vera ein tulkingarspurningur og har haldi eg vit muga lurta eftir teimum sum eru væl ílatin til at taka støðu um hesi málinum men tað er so enn eitt áhugavert mál at taka upp í grein fimmogtjúgu nevndini so var tað líka hetta við fólk tað er eitt gott dømihaldi um onkur ynskir at felagsheitið skal vera løgtingslimur tí tað líkist meira ta enska ovembur og parlament og vistu tit lesa fylgiskjølini so so spyrji eg málráðið um nettupp hetta við felags heitum og har er tað málráðið mælir til løgtingsfólk heldur enn løgtingslimur men eg haldi eisini at nevndin skal taka og viðgera tað har vil eg gjarna minna á eg haldi tað er ógvuliga vanligt at vit brúka løgtingsfólk í øllum førum tá vit tosauu í fleirtali og vit tosa altíð um varafólk fáa varafólk inn fyri seg siga tað rættiliga ofta men sum eg nevndi hetta við máli tað er ymiskar kenslur og tankar vit fáa knýtt at sum ymiska heitinum tá vit hoyra tey og eg haldi at tað rætta er at eitt umboð fyri hvønn fólk kann vera við til at viðgera tað og taka sjónarmiðini hjá flokkunum við inn í hetta arbeiðið og tað sum hevur gloypt meg í dag hevur í øllum førum verið at eg haldi at felagsmongdin hevur verið nokk so stór alto tað er nøkur ting vit eru púra samd um og har er tað grundleggjandi tað at tey allarflestu eru samd í tí at vit eiga atjavnseta hesi her heitini sum vit brúka dagliga altso landsstýriskvinna og løgtingskvinna og forkvinna men harra formaður tey seinastu orðini í dag verða at eg fari at takka øllum flokkum fyri at hava luttikið kjakinum dag á ein ógvuliga sakligan hátt haldi eg og ati tað verður spennandi at síggja hvussu leikur víða
hvari ferð í hesum málnum takk fyri harra formaður takk fyri so vóru ikki fleiri røðarar og orðaskifti er komið at enda løgtingsmál nummar níggjuogtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um stýriskipan føroya løgtings um landsstýrismenn við meira broytt starvsheitið og løgtingsmál numar hálvfjerðs uppskot til broyting í tingskipan føroya løgtings verða beind í grein fimmogtjúgu nevnd sum verður vald á tingfundi í morgin har allir flokkar eru umboðaðin vit fara so til næsta mál og seinasta mál á skránni tað er løgtingsmál nummar fýraogfýrs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um almannapensjónir og annað broyting í lækkingarpensjón og vit skulu hava framsøgufólk fyri javnaðarflokkin hansjaku thomsen fyri sambandsflokkin johandal fyri fólkaflokkin árni skoli fyri tjóðveldið liljan veiði og fyri framsókn sólvit er nolsøe og fyrsta taka orðið er hannsjaku thomsen ger so væl
ja takk fyri hara formaður okur viðgera í dag eitt uppskot um broyting í løgtingslóg um almannapensjónir og annað broyting við lekking ar pensjón hetta er eitt uppskot frá sambandsflokkinum og tað líkist eisini ætlaninum hjá samgonguni og som standa í samgonguskjalinum tað eru heilsu ymiskt hvussu politikarar síggja seg sjálvan meðan summi eru meiri hugsjónarlig onnur meira pragmatisk og heilt onnur kanska hildu populistisk so hava okur øll avbjóðingar av at tað ikki altíð so lætt at vita hvat er tað rætta at gerakann okkurt vera rætt í dag og skeivt í morgin og aðra tíð er júst støðugta galdandi og akkurát hetta málið eru kanska ein ímynd av akkurát hesum avbjóðingunum tí fleiri av teimum ið nú koma við hesum uppskotinum eru tey somu sum fyri gott tveimum árum síðan minkaði mótrokningina úr trýss túsund niður í fimmogfjørti túsund hvør orsøkin til hesar nýkomnu opinberingina er kunnu tey so helst sjálvi greiða næðri frá eg ivist ikki í at okur øll ynskja okara pensjonistum væl og vilja at teirra gerandisdagir skal vera uttanfíggjarliga stúran men okur vita eisini at pensjonistar eru júst líka ymiskir sum restina av okum tað eru pensjonistar sum eru fíggjarliga betri fyrri enn aðrur líkasum tað eru pensjonistar ið eru kropsliga betri fyri enn aðrur tí verðuur eisini noydd ikki at gloyma tær pensjonistar ið hava onkrari orsøk ikki eru førur fyri at arbeiða líka sum okur heldur ikki kum gloyma at okur ikki kunna tvinga pensjonistar til arbeiðis tá tey hava úthynt teirra part av okra sosialu avtalu og tí eftir hesi somu avtalu hava rætt til at fara heim við eftirløn av teimum umleið níggju túsund pensjonistunum í føroyum eru umleið tvey túsund í fátækravága tá er í størstan mun talan um stakar pensjonistar ið bara hava almennu pensjónirnar at liva av nú hav okur akkurát viðtikið ein hjálparpakka til illa sperdar familjur so ein ávísur bati er sjálvandi í tí men eg kundi hugsað mær at ein meiri varandi hjálp kann veitast til pensjonistar ið nemliga ikki er á arbeiðsmarknaðinum og tí heldur ikki fáa nakað burtur úr einari hekking ella strikan av markinum fyri nær pensjónirn verður mótroknað men tað eru sjávandi eisini pensjonistar ið ynskja at arbeiða meira og tí eisini vilja hava meira burturúr og tað er tað okur viðgera í dag okur hava í dag eina skipan har komandi pensjonistar kunna hav útseta pensjónina og at fyrri hækka pensjónin við seks prosent um árið og hon hevur verið galdandi um nøkur ár men um markið verður strikað verður eingin orsøk at útseta pensjónina tí tá fær mann báði løn og pensjón men beint nú er tað eitt gott hugskot at hækka markið fyrr enn enn pensjónirn verður mótroknað okur hava søguliga góðar tíðir okur hava søguliga lágt arbeiðsloysi tí er tað rættiliga høvuðsleyst at tvinga pensjonistar av arbeiðsmarknaðinum bið at mótrokna pensjónina um tey tjena meira enn fimmogfjøruti túsund krónur um um árið tað kann tó vera ein ávísur vandi um arbeiðsloysi brádliga fyr at vaksa aftur og útboði av arbeiðsmegi tá verður ov stórt og tað færa óivað at koma ein dagur har tað kjakið verður tikið upp aftur men sum sagt so er hetta gott hugskot serliga við lágu arbeiðsloysini í huga at eggja pensjonistunum til at arbeiða meira og tí eisini at hækka markið fyrr en er arbeiðsinntøkan fyrðir mótroknað í pensjónini okur hava tað eisini við í samgonguskjalinum at okurskulu hækka markið so hóast akkurát hetta uppskotið nokk ikki verður samtykt so eru útlit fyri at markið verður broytt í nærmastu framtíð eg kundi tó hugsað mær at vísa nøkur ivamál í akkurát hesum uppskotinum og tað er vónandi møguligt at onkur av uppskotsstillaranum tann greiða nærri frá ivamálinum tað stendur í uppskotinum at tað fer at kosta á landinum umleið hundrað milliónir men so stendur eisini at um til dømis trý hundrað fleiri pensjonistar fara at arbeiða í hálva tíð tað vil siga níggju hundrað tímar um árið og forvinna hundrað og trýss krónur um tíman so gevur tað sjeyoghálvtrýss milliónir í skatt árliga ø níggju hundrað ganga trý hundrað ganga hundrað og trýss tað er trýogfjøruti komma tvær milliónir sum pensjonistar verða skattaðir við sjeyoghálvtrýss milliónim fyri eina inntøku á trýogfjøruti komma tvær milliónir so fer eingin av t atil arbeiðas men nú stendur í uppskotinum at hendan broytingin fyri at kosta landinum hesar hundrað milliónir og tað er rætiliga nógvir pengar men okur heldur brúkti pengar til hækka pensjónirnar so kundu allir pensjonistar fingið umleið túsund krónur um mánaðinum ella kanska uppaftur betri at hækka viðbótina soleiðis at tey ið høvdu mest brúk fyri tí fingu ein ennstørri hækkan
takk fyri ja takk fyri og vita viðmerkingar úti í salinum og tann fyrsti at viðmerkja er
kairli holm johannesen ger so væl hansjaku tomsen takk fyri tað er ofta soleiðis at tað bleiv matað er oppinberingar koma tá ið mann fer úr samgongu og yvir í andstøðu og tað er faktiskt hent fyri okkum ja tað er tað at vit halda hetta uppskotið er so mikið gott fyri pensjonistar sum vilja arbeiða at vil vildu leggja tað fram aftur og tað sum bleiv nevnt har við lækkingini fær a trýss til fimmogfjøruti tað var var ein partur av at tað var ein annan partur av tí uppskotinm eisini sum gjørdi tað beturi fyri pensjonistarnar eg havi einki ímóti at vit geva teimum pensjonistum sum ikki tíma arbeiða ella sum ikki viljaarbeiði ella kunnu arbeiða geva teimum nakað eyka men hetta er fyri tey sum kunnu arbeiða og passa okkara gomlu fólk til dømis eg haldi hetta uppskotið er ikki siga teg genialt teg so poppuot men hetta er eitt óal
myndiliga gott uppskot ja
takk fyri og so er tað røðarin aftur ger sovæl takk fyri takk fyri kale ogholm johanesen eg haldi eg segði eini tríggjar ferð at hetta var eitt gott uppskot so tað eri okur samdur um og okur hava tað eisini við í samgonguskjalinum so so hóast hetta uppskotið nokk ikki verðið samtykt sikkurt bara tí at taðereitt andstøðuuppskot so hava okur komið okur sjálv við einum uppskoti og sum allarhelsta vega eisini verður verður samtykt

fyri og so er tað jóannes joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvina ja eg haldi sjálvur eisini vit høvdu tað í valskránni og vit havat í samgonguskjalinum at vit skulu geva pensjnistunum tað sum teir hava uppiborið og eg haldi eisini at vit skulu halda tað so at um tað kemur á hávtrýss og o víðari upp og hálvfems túsund tað haldi er er rímiligt aldrið so
tað haldi vit stil halda tá ið tað var sagt tað takk fyri ja takk fyri og so er tað røða
thomsen gerst væl ja takk fyri takk fyri janus joensen ja men eg kann bara siga eg eri púra samdur eg haldi persónliga at hálvfems túsund eru ikki for for lítið at hekka tað so so tað eri eg bara
fyri samdrív takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri viðmerkingar til røðarin men tann næsti at røða er jóhann dahl
sambandsflokkurin hevur lagt fram hettaher við at avtaka mótdrokningina hjá

og okur hildu tað eisini sum ein part av okkara valskrá ta at okur gjarna vildi gera tað møguligt hjá fólkapensjonistum at og teimum sum eru sjeyogtrýsund eldri sum hava orkuni o vilj han og hugum at arbeiða at gera soleiðis at mann ikki straffar tey um tey hava hug at vera longri á arbeiðsmarknaðinum okur hava sæð hesi síðstu árini at tað stórt sæð allastaðni er mangla upp á arbeiðsmegi samstundis sum okur hava eina rúgvu av búnum fólki kann mann kalla tað í góðum aldri í dag tí tað at vera sjeyogtrýss dag er ikki at vera gamal eg eri sjálvur trýogtrýss fól a m lu o fimmogtretivu so eg dokt við at tey allarflestu liggja harum millum og fimmogtretivg fimmogfjøruti hóast tað eru hóast tað er sjeyogtrýss og gjarna vilja a og gjarna vilja verða longri á arbeiðsmarknaðinum og jú hvussu ger mann so tað vistimann hyggur eftir einum fyrispurningi sum erhard joensen gjøgnum forkvinna hevði í fjør so vísur tað tað at fólkapensjinistrar við arbeiðsinntøku í tjúgu tveyogtjúgu vóru sirku áttaogtjúgu hundrað og tveyogtjúgu sum vóru í arbeiðsmarknaðinum ogtað er also ikki so lítið taðer sirkar tíggju prosent av arbeiðsmeguni og hygg upan eftir aldursbýtunum so sægr mann sjávandi tað at tey allarsflestu av teimum tey eru millum sjeyogtrýss og tveyoghálvfjerðs tað eru tey flestu so eru tað nøkur afturat sum eru mtrýoghálvfems fimmoghálvfjerðs og og hundrað og nøkur eru av kvinnum eru seksoghlvferðs eldri og at mannfólk erta fýra hundrað av teimum sum spurtar um tað sigur mær so mikið nógv at at at tá er mann við tí skipanum hevur sonógv fólk á arbeiðsmarknaðinum sum sum vilja og hava

bøting av av av viðurskiftum soleis at tey sleppa frá ati breva mótrátnaði ja so e tað sjálvsag t gera tað og eggja fólki til at vera at vera longri í arbeiðsmarknaðinum okur tosa jú um tey sum eru fólkapensotilta tasum mæ hava fólkapensjónina taðay sum hæv ena tænastumann pensjón ella aðra viðkomandi pensjón tey fáa ikki brúkt hesi her lógini her tað eru tæy sum eru fólkapensjonistar og bara hava tey at liva av faktiskt og anas hvanska hav eina kaptalpensjión meni okur meta tað athetta er eitt gott uppskot tað kostar ja sjálvandi kostar tað men men hin vegn aftur eg haldi sjálvdi at okur sum myndugleikar oftani gera gera økur nøkur øgilia undarlig ting eisini í sambandi við pensjonistar a fólkapensjonistar hava heila seg lív spæl upp gjøgnum sýst skatt at fáa ena fólkapensjón og so staffar mann tey tá teg v hug at arbeiða longri júst í fólkapensjónini við at at at at taka at at at ger eina mótdrokning altso eg eg skilj ikki elja hví man skal gera tað mann tók eisini grundupphadnar burtur í í í samgonguni ár áruokum sum okur som set seg inn aftur aftur sum ein pataavti pakkanur sum bleiv nevnt í áðni man netið o man hækkaði bótsfradalariniður í fimmogfjøruti ja men mann hækkaði hasa grunduphæddina við signa fimmhundrað og fýrs eg meini at pensjonistarnir í tí tíðarskeiðnum í síð síðsti samgongun fingu einum tólv hundrað og trettan undraðkrónu u meira um mánaðin tá tey alt kom til alt viski e minnist sætt men hetta her trúgvi eg kemur at gera munin á tann hátt at tað koma at vera fleiri á arbeiðsmarknaðinum og og arbeiða longri nú nevndi helsjakud thomsen ei eitt eitt eitt eitt ein feil sum farsas liggur í uppskotinum tað við við hasum dømur um níggjuhundrað tímar

fært tú eitt ávíst antal meira av fólki á arbeiðsmarknaðinum so b etala tessihondi fullan skatt av trýsunda trena so í mun til hvat ið landið missir í hinum endanum við at striga mótdrokningina so er tað sjálvandi eisini ein inntøka í hesum evndanum við ati petala meira skatt so um talið eitur fimmogfjøruti milliónir ella fjøruti milliónir ella hálvfjerðs milliónir tað er ilt at siga okur vita bara tað at tað sum teð svara til tann fyrispurningin sum erard joensen gin om forkvinna hevði í fjør so bleiv mett tað við táverandi spurningi at tað lá um fimmoghálvfjerðs milliónir krónur pluss minis kanska fimmogtjúgu tavi siga millum fimmoghálvfjerðs kanska u

hyggur mann eftir fylgiskjali sum liggur við málinum sum vísir eina skattútrokning sum sat upp fyri pensjonistan sum eru føddur na fyrsta januar í í trýoghálvtrýss og seinni so kann mann síggja tað at tey sum fara út á arbeiðsmarknaðinm og tjena til dømis millum fimtan túsund og fimmogtjúgu túsund krónur um mánan við at arbeiða eyka so hava tey eftir skatt næt eftir um mánaðin eta fimtan túsund krónur sum lygda um trýogtjúgundra krónur um mánaðin og vist tú arbeiðir til dømis fimogjú túsun krónur og skatti so hava tey siglar fýra túsund tveyhudra krónur eftir meira um mánaðin og eg vildi mett tað at hetta patíðir íð hvussu er munandi fyri ein og hvønn pensjonist sum fær í darbeiðsmarknaðuinum at hann kann at hann kann hava eina rímiliga upphædd eftir afturat tí pensjón flokkapensjón su hann anars fer tí halda okur tað at hetta uppskotið er eit rímiliga gott uppskot og vóna tag at tað fer undirtøku tað at mann fer inn og ætlar sum hevur nevnt eg bæði frá johanes joensen jn morgvinna og hansjaku t homsen jtað kostar eisini altso ein ein mótróthndrað hekkandi upp á hálvfems túsund krónur kostar væl útmóti tað sama sum hettaer upskotið hegsum man kostar gangin er frá tað kann manska rokna uppá ella kanska nakar minni tað veit eg ikki men men tað verður ik ikki nokk so stórur munur á meni het er so okra boð upp á hvussu mann kann fáa fleiri fólk av føroyingum út
takk fyri ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar úti í salinum og tann fyrsta av
ímerkið er eytið særknønn niclasen ser so væl takk fyri frí forkvinnan at latið spyrja løgtingsmann jóhan dahl um hann ikki metir tað at tað er alneyðugt fyri okum at syrgja fyri at teir borgararnir sum okur hava nú sum eru ynskjað at koma út og arbeiða meira at tey taka eina hond við har hvar okur annars eru í neyð og biðja um meira arbeiðskraft sum serliga er kanska inni á eldra og heilsuøki hjá okkum í mun til at okkum sjálvandi hava gjørt okkum dalt av at hava fasttrað og okkum fáa útlendingar inn á marknaðin sum jóhan dahl eisini vísti á so vit okkum jú at at er tað soleiðis at okkara pensjonist at fara út og arbeiða longri og kenna sær eitt eyka oyra sum allarhelst eisini er brúk fyri í hesum inflatiónstíðum at hesi pengarnar eisini á onkran hátt fara út at akkumulera seg úr samfelagnum hjá okkum og at tað ikki til síðst er tað sum mann populert kallar ein vinn vinn støða
fyri føroyska samfelagið takk fyrija
takk fyri og særtar røðarin aftur jóhandal gerso væl ja takk fyri borgunina hetta er sjovundi ringt at siga hvat ávarkanda sum uppskulu vilda hava felastan upp mær at fólk emen teð sum man hevur hevur sæð í tí fyrispurningin um strillarafjørð er tey markurinn har vóru áttaogtjúgu hundrað og tveyogtjúgu fólk á marknaðinum og mann sigur tað eisini ersvarinum til tann fyrrispurningin at tað vóru seks hundrað á turey seks hundrað og sjeyogtjúgu afturat sum mann ikki ordiliga var greiðilig yvir tíl man sápar tigar líari inntøkurna so at vónandi eggjara teg fleiri fólk ella fara arbeiðspaktaginum og eg eg hugsi serliga eisini um tey økindi har forsøgarnir øki sum manglafólkatað er jú ofta ta tú ferðaarbeiðsparktarnum so ert tú kosa slitin tú tú ferisi pppensjón fyri einki men tað er sum er í før føri og kanska eru í minnislitin og hava hug a orku og heilsu til at vera arbeiðsbeintan longri tey haldi ikkú skul eg hava møguleikan til tað uttan at blíva hartaði fyri tað sum tey faktisk vera við at mann skal straffa taya fyri at seata er meira dávíst tað haldi eg ikki eri í ordan mann skal eggjaposti ver at eisinm

uttan næsti viðmerki er hann sjokkum thomsen ger so takk fyri frú forgruna nú eg veit at hatta rokkstykkið var stykkum skeivt og tað var við eitt sindur við skálkinum at eg nevndi tað men nú fekk jóhann dalsur møguleika at greið kom frá at hatta var ein feilur og at tað ikki hoyrdi heimið á so uppskotinum
so takk fyri tað ja takk fyri
so er tað røðarin jóhandal ger sovæl ja takk fyri ja ja mann kann sjávandi arga eisini sum ungur nýggur tingmaður tað er gott at mann finnurútav tí at tað ber til at at ata drill eittsindur fál taðhesu røðrarpalli men eg hevði vónað tað at mann kundi fingið konsensus um hesi tingini her eg hopi tað atjavnaðarflokkurin sum jú eisini er ein sosial leberalur flokkur enn vil vera við til at at at gera hesi tingini skilagóð og og gera loysnin som skilagóðar fyri arbeiðsmarknaðinum og fyri eisini teir pensjonistarnir sum sum hava hug til arbeiða tað haldi eg er rætt at okur gera tað tí ati okur hava tørv á at hesi fólkini eta gráa gulli sum hann ekki kallað tað visti tey vilja tað eri eg longri í arbeiðsmarknaðinum enn enn enn tað sum okur við teimum lógum sum er í dag gera at eg iki tími at vera tí at tað vera forðaðir lat okum gerat solei hat tað tíma og ikki forða teimum tag og finna út av hvussu okur gera t skilabesta tað er tað okur

tað sum er til viðgerðar er eitt uppskot frá sambandsflokkinum um løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almannapensjónur tað sum endamálið við hesum uppskotinum er eta í øllu førum er tað sum hann sigur í tí sum hann skrivar er at mann ynskir atfáa fleiri eldri búgvin kalla jóandldy fleiri búgvin út á arbeiðsmarknaðin og tað er eitt øgiliga gott endamál tað er eitt endamál sum ella tað tanir okkum sum landið um tað eru fleiri sum koma út á arbeiðsmarknaðinum tí at í verandi løtu so er arbeiðsútboðið tað er tað er for lítið vit hava eitt arbeiðsloysi sum er niðri á næstan ongum eg haldi var tað tvey hundrað og hálvfjerðs fólk ella okkur sovorði sum er arbeiðsleys null komma átta prosent tað er eitt øgiliga lágt tal tað eru allarhelst bara fólk sum erju á veg frá einum djópi til tað næsta reelt er tað samsýnivís øgiliga fá av teimum sum eru arbeiðsleysi

endamálið við við lógini er gott á endamálið við uppskotinum ella broytingini er er góð eitt sum ja serliga hansjakku thomsen el n eitura var inni á var hetta her við at mann undir seinasta samgongu lækkaði markið frá trýss túsund krónum niður í fimmogfjørti túsund krónur tað er rætt men mann gjørdi eisini tað í somu í somu lógarbroyting at mann lækkaði mótrokningina frá trýss prosentum tað vil siga trýsskrónur fyri hvørjar hundrað krónur niður til tjúgu krónur fyri hvørjar hundrað krónur tað vlsiðat mann roknar mótroknar bara tjúgu krónur fyri hvørjar hundrað

eitt sum eg helt ver nokk so áhugavert í tí tilfarinum sum eg las í samband við uppskoti er at tað er ein geografiskur munur vit síggja at tað eru fleiri sum arbeiða fleiri pensjonistar sum arbeiða serliga her í suðurstreymi í mun til restina av landinum hinar størri bygdirnar ella býirnir hjá okkum klaksvík eru eisini uppi í nøkrum tretivu prosentum meðan tá vit fara út longur út á útoyggj og út á smærri pláss so er tað betýðilig lægri tal av pensjonistum sum er á arbeiðsmarknaðinum tað er eitt áhugavert forhold og eg má siga eg veit ikki hví tað er so men tað er tað er áhugavert at vita hvat tað er sum ger tað um tað er tí at pensjonistar í havn hava størri tørv á tí tí teir ikki fáa endarin at røkka saman ella untað e okkurt annað sum ger tað ja eg veit ikki men í øllum førum var tað áhugavert at opservera so er tað sagt at fíggjarligar avleiðingarnir av hesum her eru sirka hundrað milliónir og so hevur mann eina mótrokning sum onkur longu hevur verið inni á sum so ikki hongur saman men her er eitt annað forhold í hesum fíggjarligu avleiðingunum sum ger seg galdandi otað er at um vit gevast at mótrokna so er tað landið sum avheldur allar hesar hundrað milliónirnar meðan kompensatiónin sum kemur við at tað vera fleirir sum arbeiða verður fordeild ímillum land og kommunur tavil siga at kommunurnar fáa sirka helvtina av ágóðanum av ein ein meir arbeiði sum vit fáa og tað er heilki gott fyri kommunurnar at tað er so men men har í øllum førum eisini ein ein fíggjarlig avleiðing av tí

mann hugsar um hetta so so haldi eg at tað generelt nokk er soleiðis at vit øll halda tað at okkara pensjonistar skulu hava so góð forhold sum yvirhøvur møguligt og at teirskulu hava møguleika fyri at vera til arbeiðis vist teir kunna vistu teir fysiskt eru soleiðis fyri at tað ber til so er tað rætt at teir hava tann møguleikan og vit eiga ikki at straffa tey til til kanska at lata vera ella hava eitt system sum ger at tey kanska lata vera men um vit hyggja eftir tveimum persónum har sum annar er seksogtrýss og annar akkurát íð farin forbí eru blivun sjeyogtrýss og teir sum útgangspuntu báðir hava somu inntøkur tavl siga fimmhogtreti túsund krónur við sig bara taka tað sum dømi so er tað soleiðis at tann sum er seksogtrýss hann farir so hesær her fimm hundraðtretivu túsund krónar í løn og hann betalir fimtan prosent í í pensjón til sín sjálva tað sær hann einki av tað fyrrit á ein ein lærakontu so færa betalir hann eitt arbeiðsmarknaðargjald a m upp á sirka túsund krónur har áleið og hann betalir barsusgjald uppá trý hundrað krónur tað vlsi a hann kemur at liggja og fær sjálvandi onga pensjón og hann kemur at liggja við eini inntøku sum hann skal skatta av fyri sum liggur millum trýog fýra túsund krónur har áleið onkurstannir har ha tann persónurin sum í sjeyogtrýss ár pluss ein dag hann fær sísar fimmogretivr túsund krónurnar tann fjóðist ikki at betala pensjón til sín sjálvan hann fær hann úbetalta tað vil sigat hann fær góðar fimm túsund krónur lagdar afturat síni løn so fær hann samhandsfasta sum er seks túsund og hálvfjerðs krónur eftir hesum uppskotinum sum sum ela tølunum sum fylgja við hann ær eina viðbót sum eru fýra túsund níggju hundrað og áttaogtretivu krónur sum eru í tølunum sum fylgja við og hann færn ina grundarupphædd upp á fýra túsund trý hundrað og sjey tað vil siga vissi ja og so hevur hann og tað eur eisini tikið út frá teimum tølum sum lilgja við eina mótrokning í dag sum skipanin er í dag upp á seks túsund sjey hundrað og seksogtretivu krónur tað vil siga hann hevur eina inntøku sum hann skal skattast av sum eitur áttaogfjøruti túsund átta hundrað og níggjuogtjúgu krónur her eru tveir persónar sum arbeiða síðum fyri tveimum døgum síðan fingu teir tað sama út í dag er annar blivin ein dag yvir sjeyogtrýss hann fara áttaogfjøruti túsund átta hundrað og níggjuogtjúgu krónur út hin fær trýogtretivu túsund og sjey hundrað ella nap og tað sum sambandsflokkurin vil er at vit skulu lata vera við at mótrokna tað vil sigat hann vil ikki at hann skal bara at fáa trý ella út í mun til áttaogfjøruti túsund krónur út nei sambandsflokkurn vil hava at tann sum er sjeyogtrýss ár og ein dag skal fáa fimmoghálvtrýss túsund fimm hundrað og fimmogtrýss krónur út eg haldi at tað er ein skipan sum ikki ordiliga er skrivað røtt samantað upp á ein el annan máta er tað ikki ein góð skipan og og tað haldi eg gott kann vera við til at gera gnytingar inni á einum arbeiðsplássi vissu vil gera tað tá tað er sagt so so haldi eg absolutt at tað er rætt at vit motivera motivera tey gomlu ella tey sum eru blivin pensjonistar hjá okkum at vera

vit í fólkaflokkinum vilja absolutt vera við til at hyggja upp á tað og vit hava tað eisini við í okkara valskrá at vit skulu gera okkurt við hetta og og har er okkara boð at vit í øllum førum sum ella í fyrsta umbering fara at hyggja eftir at flytja ta markið sum í dag eitur fimmogfjøruti túsund krónur uppeftir og okkara boð her hevur onkur verður sagt hálvfems okkara boð í okkara valskrá er fýrs túsund krónur so so vit okkara okkara bð er at mann fer har í fyrstuatløguni

gerst væl ja takk fyri eina góða røðu hon var øgiliga positiv móti uppskotinum og tað er øgiliga gleðiligt er líka tað poengið har við hasum har er seksogtrýss ára gamla og hasum sjeyogtrýss ára gamla er kanska síggjasta heilt annaðleiðis tað má vera øgiliga motiverandi hjá tí seksogtrýss ára gamla at blíva sjeyogtrýss altso tað burdi verið ein ordiliga stór gularót at hann blívur sjeyogtrýss so fær hann enn meir altso tað er kanska akkur akkur tað sum er at motivera at tú forsetir við at arbeiða vist tú kanst og at tú fært nógv burtur úr

frøðarin orni skoli ger sovæl ja eg takk fyri frú forkvina eg skilji hvat kailea holm johannesen sigur men hetta var við útgangspunkti í einari nøkulundan miðalløn hjá fólki sum eru komin har upp í árum sum eitur fimmogratið túsund eg veit ikki akkurát hvat hon er men hetta bílatið blívur nógv ógvusligari tá ið tú fert at snakka um høga lønir vistu vit snakka um ein sum fær eina ordiliga høga løn í dag sum sum kanska ligur uppi á fýrs ella hundrað túsund krónum so blív restirmunurin ógvusliga stórur og eg haldi at gera eina skipan har sum har sum tað verður primierað so kraftigt ikki er

eru oh ti ein viðmerking afturat ja og tað er karligt gersto væl takk fyri fyri forskuna ja eg skal takka oddan skolin fyri eina góða og sakliga røðu og serliga tarin kom við hasum roknistykki sum egvuliga lýsir útforgingina o og ja tá ið vit vóru í samkgusamráðing undir dattin og heb og so kom landsbankin inn og fortaldu okkum serliga hvussu hvus skuldi framtíðas tryggja atta samfelagið frameftir við tastóri eldra ikki birðini men men tað blíva han seiri í eldri fólk og so segði at at tað ett tað ringasta vit kunnu gera fyri at knekka nakkan af tí føroyska samfelagnum beinanvegin tað var við seg tóku vit mótrokninginar av
so at eg eri at spæla við eld ja takk fyri og so er tað
røðurin aftur árni skolið gerst væl takk fyri viðmerkingina ja nú kom eg slett ikki inn á hetta við haldføri ið mín røður sjálvni hevði skrivað teimum ráðir ja eg haldi at tað er viktigt at vit hugsa um haldføri í tí sum vit gera í mun til okkara fíggjarlóg tað hevur týdning at vit skrúva tingini saman soleiðis at tað eisini er ein góð skipan langt fram í tíðina tað kann gott vera at vit hava ráð til hetta beint nú men men vit verða noydd at hugsa systemi tíggju tjúgu tretivu ár fram í tíðina so so ja absolutt eiga vit tað
og hava tað við okkum takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða er liljan veiði gerst væl
sambandsflokkurin hevur lagt uppskot fram um at broyta løgtingslóg um almannapensjónir endamálið við uppskotunum er at økja um útboðið á arbeiðsmegi og hetta er nakað sum eg avgjørt kann taka undir við hetta skal sambært sambandsflokkinum gerast við at avtaka mótrokningina fyri arbeiðsinntøku hjá pensjonistum og her eru vit ikki heilt samd vit føroyingar eru røsk at arbeiða við tað fáa vit regluligari áminningar um frá hagstovuni hagstovan hon kom út við nýggjum tølum í morgun og arbeiðsloysi er framvegis bert null komma átta prosent talið er tað sama fyri menn og kvinnur vit fáa eisini javnan tíðindi um at føroyska arbeiðsfjøldin er tann virknasta í europa hetta er galdandi fyri bæði kvinnur og menn og fyri allar aldursbólkar eisini tey sum hava rokkið pensjónsaldur hetta sæst eisini í viðmerkingunum til uppskotið hjá sambandsflokkinum sambært uppskotunum hava tvey túsund átta hundrað og tveyogtjúgu fólk sum eru eldri enn sjeyogtrýss ár eisini eina arbeiðsinntøku tað svarar í rundum tølum til at triðju hvør sum hevur rokkið pensjónsaldur hevur eina arbeiðsinntøku sjálvsagt er her munur á yngri og eldri pensjonistum nakað av óvissi er tó um tølini talið stavar sum skilst frá einum grein tveyoghálvtrýss spurningi frá erhardi joensen til táverandi landsstýrismannin í almannamálum sólvit nolsøe

hfyri tað fyrsta so samsvara tølini í uppskotunum ikki við tølini í svarunum frá landsstýrismanninum í fjør í uppskotinum eru øll yvir sjeyogtrýss ár tikin við í fyrispurninginum frá fjør verður spurt til tey sum eru níggjuogtrýss ár og eldri

harafturat verður í uppskotinum víst á at almannaverkið ikkið kennir inntøkuupplýsingarnar hjá seks hundrað og sjeyogtjúgu pensjonistum men teir er allíkataldir við í samlaða talinum og eg veit heldur ikki hvat hetta talið staðvar frá eg kenni bara til skrivliga tilfarið í uppskotnum og havi leitað aftur í fyrispurningin frá erhardi joensen løgtingsmanni og tað kann væl vera at tølini eru onkrastaðna men eg havi so ikki funnið tey og tað sigur mær at tað eri ikki bara bara at útvega røtt tøl og eg nevni hetta á ongan hátt fyri at lasta sambandsflokkin men bara fyri at vísa á at tað er neyðugt at vit fáa tey neyðugu og ikki minst røttu tølini tá ið vit skulu taka avgerðir fólksins vegna tí skal mín áheitan til landsstýriskvinnuna vera at vit tryggja okkum at tað ber til hjá almannaráðnum og almannaverkinum at útvega okkum røtt tøl sum vit kunna taka avgerðir á røttum grundarlag tað verður vónandi eisini greiðari tá ið uppskotið kemur til viðgerðar í trivnaðarnevndini men uttan at kenna heilt røttu tølini so vita vit tó at føroyingar sum hava rokkið pensjónsaldur eru sera virkin á arbeiðsmarknaðinum so hóast pensjónsaldrin eitur sjeyogtrýss ár so er veruligir pensjónsaldurin fyri fleiri væl hægri tølini í uppskotunum vísa at nógv velja at arbeiða til tey eru tveyoghálvfjerðs og tá er vert at hava í huga at ikki øll sleppa at arbeiða longri enn til pensjónsaldur hóast tey ynskja tað og tað eru eisini tey sum ikki megna tað tað er at fegnast um at føroyingar ynskja at vera virknir sum longst og pensjónsaldurin fer eisini at hækka í framtíðini fyrsta januar í tjúgu fimmogtjúgu upp í sjeyogtrýss eitt hálvt ár í tjúgu tretivu verður pensjónsaldurin áttaogtrýss ár og hetta er uttan nøkur stórvegis mótmæli hava verið um tað tá er støðan ein heilt onnur í fraklandi har fraklendingar í mánaðir hava mótmælt ætlanunum hjá makrón um at hækka pensjónsaldrin frá tveyogtrýss til fýraogtrýss og meðan skrellið hópa seg upp í paris til stóra gleði fyri rotturnar í býnum tað er gott at føroyingar ikki fara av arbeiðsmarknaðinum bara tí at føðingardagurin sigur tað nøkur hava tó einki val tey sleppa at snøgtsagt ikki at halda fram í starvinum eftir tey eru vorðin sjeyogtrýss tað er harmiligt haldi eg vit eiga kanska at hyggja eftir umstøðunum hjá okkara eldru borgarum á arbeiðsmarknaðinum tryggja teimum eina meira gleina meira glíðandi yvirgongd frá arbeiðsmarknaðinum til pensjonistatilveruna tað kann vera styttri arbeiðstíð liðarligar arbeiðstíðir broyttar arbeiðsuppgávur og so framvegis tí vit hava sanniliga brúk fyri øllum hondum og tað serliga innan fyri vælferðarøki so langt eri eg eisini samd við sambandsflokkini eg vil eisini rósa sambandsflokkinum fyri at tey hava ásannað at tað var skeivt at lækka markið fyri mótrokning í pensjónum frá trýss til fjøruti túsund krónur tað haldi eg eisini øh men nú vil sambandsflokkurin avtaka markið fyri mótrokning heilt og tað halda vit ikki er tað heilt rætta at gera vit ynskja eit samhaldsfast samfelag tað merkir at breiðastu harðarnir gjalda mest ella í hesum førinum fáa minni vit ynskja at betra pensjónina hjá teimum pensjonistunum sum ikki hava aðra inntøku enn almennu veitingarnar men liva av fólkapensjónni og samhaldsfasta at leina og eg dugi ikki at síggja tað samhandsfasta í at pensjonistar við høgari inntøku eisini fáa fólkapensjón líka so lítið sum at eg til dømis also til dømis eg havi tørv á einari almannaveiting umframt lønina eg fái her úr harafturat so styrkir tað ikki um haldføri hjá okkum og vit hava ábyrgd av verandi pensjonistum men vit skulu sanniliga eisini tryggja at rúm er fyri góðum pensjónum í framtíðini sambandsflokkurin skal eisini hava rós fyri at fígging er til uppskotið ein hækking av tøkugjaldinum hjá alivinnuni skal fíggja at mótrokningin fyri arbeiðsinntøku verður avtikin mær dámar yvirhøvur væl at retorikkurin tykist verða broyttur tá tað kemur til at taka tilfeingisgjøld at vit seta orð á at tað er rímiligt at alivinnan rindar fyri tann fram í hjárætt sum feløgini hava til at gagnnýta føroysku alufjirðirnar og soleiðis er við til at fíggja føroyska vælferðarsamfelagið og eg fari ikki at koma longri inn á tøkugjøldini í dag takjakið tað byrjar í tinginum í morgin sum vit taka tað tá fyri at venda aftur til evnið so stendur í samgonguskjalinum at mótrokningin í arbeiðsinntøku av fólkapensjónini verður endurskoðað enn hava vit í samgonguni ikki eitt endaligt boð upp á hvussu mótrokningin skal síggja út men heilt avtikið tað verður ov neyvan sum hetta uppskotið leggur upp til uppskotið hjá sambandsflokkinum fer nú í trivnaðarnevndina og har fer at fáa eina góða viðgerð og hvør veit kanska samgongan og sambandsflokkurin verða samd um ein felags
í hesum málum takk ja takk fyri og her er ein viðmerking
kingsalinum jóhannes joensen ger so væl takk y forkvinna ja tað kann gott vera at mann blívur samdur í nevndini um hvussuhon kal gera tað tí eg haldi at øll eru samd um at tað e eitt gott mál eg fór bar at hugsa um at nú hevur mann krevur mann at øll skulu hava sína egnu privatu pensjón u man kravta allir føroyingar skulu hava so eg síggi fyri mær um eini tjúgu ár nú snakkaði mann ela nógv um haldføri tjúgutretivu ár so eri nokk fólkapensjónin burtur tí tó hava øll sína egnu pensjón og eg gangi út frá at eg og liljan veiðe røðarin nokk ikki fáa ta stóru fólkapensjónina kanska
vrður tað sammasfast takk fyri ja
tak fyri so er tað røðarin liljan veiði ger sovæl ja takk fyri viðmerkingina eg dugi ikki at siga tær og havi heldur ikki sæð útrokningarnar upp á nær vit eru før fyri at gjalda okkara egnu pensjón tað er soleiðis at tann tunna pensjónsuppsparinginsm hækkar við einum prosenti um árið uttan atat siga vita tað heilt sikkurt so haldi eg tað er upp í eini níggju prosentum nú so tað er rímiliga langt upp á fimtan í hvussu er tá ið mann so er komin upp á tey fimtan prosentini so tekur tað eisini langa tíð at kommulera sær eina pensjónsuppsparing sum mann kann liva av tá ið mann verður pensjoneraður so tað verða nógv ár og eg giti eisini fleiri enn tey tjúgu sum tingmaðurin nevndi áðrenn at vit verða
heilt uttan almennar persónir ja takk fyri og so er tað bara stein nielsen
sum hevur ein viðmerking so jaja takk frá forkvinna og fyrst av øllum so haldi eg veri glaður fyri at kann mann siga at tað er so jaligt orðaskifti og linjaveiðurin hjá forkvinnuna var rættiliga jalig umkring hetta her at ja vit vilja gjarna hava pensjonistarnar út ella vera við á arbeiðsmarknaðinum tí tað manglar arbeiðsmiðjósvíðari so í mín spurningur hví so steðgað nú nevndi onkur tøl fýrs túsund krónur ella hálvfems túsund krónur harum haldi tølini hava ligið um hann hví steðgað har tí tað sum hendi fyri at upplýsa tingkvinnur gjøgnum forkvinnuna tað sum hendi tá vit í undanfarna samgongu lækkaðu mótrokningina frá trýss prosentum niður á fimmogtjúgu og tjúgu prosent áøka víst og lækkaðu markið frá trýss túsund niður á fimmogtjúgu tá sum hendi var at fólk pensjonistar staðin fyri at teir fær at arbeita upp til trýss túsund krónur nú siga teir nevn og arbeiða ikki meira enn til fimmogtjúgu krónur tann effektin høvdu vit ikki sæð komið og tí er tað við nú í sambandformi siga tað vilja vit gera upp við ein pensjonistur sum hevur hug og orka at arbeiða

fyri og so er ta liljanveiði ger sovæltakk fyri og takk fyri spurningin bárða stei nielsen eg dugi ikki at síggja endamálið í at ein sum er yvir sjeyogtrýss ár men hevur eina eitt fast arbeiði og kanska eina ársinntøku upp á fimm seks hundrað túsund sum tað er dømir um at tey eisini skulu hava eina almanna pensón eg dugi ikki at síggja poangi í tí tá haldi at mann hevur so frægt av inntøku sjálvur at mann eigur at kunna liva av henni eisini tikið betrækning av at tað eru faktiskt á yngru áðrenn at vit hava teir størstu útreisur
til familja og upphjald ja takk fyri og so tann næsti røðarin tað er sol witth eg nólsoy
takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot til løgtingslóg um almanna pensjónir at avtaka mótrokningina í pensjónum endamáli við uppskotinum sum sambandsflokurin sigur er at økja um útboðið av arbeiðsmegi í føroyum og ítí liggur at mótrokningin í pensjónum í verandi løtu heldur pensjonistum frá at arbeiða eg fari gera tað sama sum fleiri longu hava sagt útgóyðssøganam er hetta eitt áháavert uppskot og hetta er eitt fínt kjak at hava eisini absolutt eitt neyðugt endamálið er eisini gott men eg eri ikki vísur í at úrslitið verður akkurát tað sum sambandsflokkurin kann skal lagt upp til tí ati danmark arbeiði eg við at avtaka mótrokningina pensjónum hon verður so útfasað nú og har vísir tað seg at verður tann mótrokningin við tíðini her avtikið meira enn meir verður roknað við at arbeiðsútboði øllum førum sambært heimasíðuni hjá donsku stjørni arbeiðsútboðið hækkar við eini túsund og hálvtrýss fólk tað eru so túsund o hálvtrýss fólk sum ikki høvdu arbeitt um mótrokningin helt fram sum sagt í øllu førumti hasum danska stjørnini upplýsa s síni heimasíðu og skal mann gera nú nú skal han sjálndi vera varin við at gera han eitt til eitt samanbering millum danmarkfar føroyar men um túsund og hálvtrýss fólk verða skal læra ei niður til føroysk viðurskiftir sould ikki øgiliga nógv fólk vit snakka um sum høvdu farið av mótrokningini men tað skal so sigast tað stendir einki um hvussu nógv pensjonistar kunnu arbeitt meir av teimum sum arbeiða og tað er sjávandi eisini ein intersant diskusión av í sær sjálvum tað er møguligt at tað hevði havt størri ávirkan á tað tað eru umleið níggju túsund fólk í føroyum sum eru omanfyri sjeyogtrýss áraldur og eitt sindur færri nn níggju túsund sambært tøluni frá hagstovuni og av teimum eru tað gott haldi umleið ein triðingur sum eru til arbeiðis sum hava heina lønarinntøku og tey tølini eru nógv hægri enn tølini í danmark har umleið ein fjórðingur arbeiði inntil níguogtrýss áraldur og so lækkar talið nakað fyri fólk sm yvir um hálvfjerðs aldur sum arbeiða í danmark so tað eru fleiri føroyingar omanfyri pensjónsaldur sum eru til arbeiðis men tá ið alt hefti sagt so skilji eg at fleiri blíva ørkymlaðir av at inntøkan við mótroknað kanska eisini serliga mátanum tað verður gjørt tí sum eg havi skilt tað so skal ein við ársbyrjan upplýsa hvussu nógv væntaði inntøkan verður og gjørst inntøkan hægri enn tað tað vil sega hevur viðkomandi tikið eitt eitt eyka tak so verður viðkomandi pensjonistur við ársenda roknaður fyri tað tað vil siga við ársenda kann ein pensjonistur sum arbeiði kanska meir enn væntað av tí tað av ymsum orsøkum fáa eina rokning fyri at verða til arbeiðis og tað haldi eg er ein púra skeivur máti at gera vissi tað ikki elvir til mótloysi so skili e ikki vat tað ger so í øllum førum skal tað broytast so tað leypandi verður gjørt og ikki merkir so ógvusligt hjá tí sum arbeiða nógv otað haldi eg ein broyting skal gerast skjótt samgongan sett sær fyri at kanna millum annað mótrokningina í pensjónum og hvørjar broytingar geva meining tí arbeiðið taka vit sjálvandi undir við og eru tar skilagóðar broytingar sum kunnu viðmælast so eru vit við upp á tað millum annað at broyta millum annað broyta markin har mótrokningin byrjar umtað skal hækkast tað kundi absolutt verið nakarð sum hugdi aftur eftir og sumfólk hava verið inniá longu nú serliga við atliti at hjálpa teimum sum kanska hava torførari enn onnur at fáa endarnar at røkka saman tí tað eru pensjonistar sum hava tað tað sóu millum annað tá ið oljuískoytið varð samtykt og helvtin av teimum sum søktu um oljuískoytið vóru pensjonistar men sum sagt so fyri at halda vut okum eitt sidur ivigsom til tað stóru broytinginsum ta er at taka mótrokningina av alla summum er tí í summum førum er pensjonistar sum eru til arbeiðis forvinna eina løn hava í allarallarflestu førum eina størri tøku inntøku enn ein sum forvinnda saman sum ikki pensjonistur millum annað av arbeiðsmarknaðurgjøldum og so víðari og tí haldi eg at skal mann gera átøk sum skulu fáa fólk at arbeiða meir so skulu eiga vit heldur kanska hyggja eftir skatta staganum og serliga honum sum liggur ímillum tvey tá hugsi eg at vitsanniligahøvdu fingið fólk eisini at taka eitt eitt eyka tak sum um meiri pengar lógu eftir hjá teimum og tað er millum annað eisini ætlanin hjá sambandsflokkinu við hesum uppskotunum og so at enn tá tað er sambært útrokningum so kostar uppskotið einir hundrað milliónir krónur og tað eru nógvir pengar og við tí mentu at vit standa framman fyri stórum avbjóðingum at fíggja framtíðarvælferðartænastur av ymisum orsøkum fleiri fólk gerast eldri tørvurin hjá nógvum fólkum sum fáa tænasturat í almenna at gerast torgreidari og meiri innvikla og tað eru fleiri fólk sum fáa tænastur og so víðari so víðari so eiga vit øll farn at vera varin við at gera so stór inntriv sum hetta sum kostar eisini hundrað milliónir og tað skal kan skal takast upp í einari størri viðgerð av hvussu vit fíggja okkara framtíðar vælferðartænastur men sum sagt eitt áhugavert uppskot og eitt fínt kjak at hava eitt neyðugt kjak at hava tí sanniliga eiga vit at gera átøk so tað verður hugaligari hjá pensjonistum men at avtaka mótrokningina heilt eru vit ivasom um men atmillum annað sovorði nakað sum broyta markið fyri nær mótrokningsbyrjar tað er halda vit eisini kann vera
vertadoton takk fyri orsavuna takk fyri og tað er nakrar viðmerkingar útisaliu
erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina tað er rætt sum sólvurt nolsøe sigur at í danmark eg má biðja at avtaka tað síðsta av mótrokningini men við til søguna hoyra eisini tað at tað tann partin sum hann tekur av nú ta er fyri tey sum tjena nógvar nógvar nógvar hundrað túsund krónur eg mein at tað var eini fimm sekshundrað túsund krónur og tað er tann parturin sum hann tekur av nú alt hitt eg lansan avtikið so nú tekur mann tað síðsta av og tað er grundin til at tað ikki eru meir enn túsundog hálvtrýss num a rokna við at arbeiðsútboðið kemur at vaksa tað er tað hoyrir
við til søguna takk fyri ja takk fyri og so er tað røðarin aftur
júst at har við at gera eina rokning uppupp á hvussui er laeggi ein útrokning upp á hvussu nógv fólk hetta y ávirka og hvat ávirkan av tí at verið hevði kanska vara fínt eisini at gjørt her sum mann sá veruliga hvør mann arbeiddi hvør mann arbeiddi við tí at gera aitt so stórt inntriv kom ait her sum sum holsald eisini kostar einan hundrað milliónir tá haldi eg mann skal vera logliga vísur í hvat ið útfallið verður men øll føroum takk fyri rættingina er har joensen at tað bara var galdandi fyritann
allarsýtta parturin har havi vit so takk fyri tað ja
takk fyri og so er tað orni skoli ger sovæl takk fyri frú forkvina eg beyt merki í at sóvut nólsøe tosaði um attað var gott í hesum uppskotinum at arbeiðsútboði verður víðkað ella tað ið hesum uppskotnum sum leggur upp til at arbeiðsútboðið verður víðkað er gott an gott hugsað mær at hoyrt sóvut nólsey siga kanska eitt sindur meira um tað hvat hann meinar um tað altso hvat hvørjar eru tar gagnligu fektnar av at arbeiðsútboðið víðkar og og hvussu líka sum síggja vit tað sum gagnist fyri okkara samfelag takk fyri
ja takk fyri og so er tað røðara
áðrenn aftur gjørt so væl bak fyri frí forkuna tað at fólk sum gjarna vilja arbeiða meir og taka tað eyka takið sum hann ofta tosar um men av einløgum orsøk verður kennastur forræði í tí tí tað skal vera strættaða við einum skattahylaga hvat skal vera um tey fara upp umhendan á eitt inntøkumarknára sovorðnum skipanum eigur mann sjálvandi altíð hyggja eftir tí tað at fólk sum eru sinnaðararbeiði hava møguleikan at arbeiða vil altíð vera gott bæði fyri fólk sjálvi um tey eru viljað tað og ynskja tað at hava møguleikan til tað og fyri landið sjálvt at at fólk eru aktiv og inntøkur hjá landinum sum víðari og fýari nú tosa vit um at fíggja vælferðsætastur av tá tað er bara gagnligar ávirkanir av at fólk sum hava hug og møguleikan at arbeiða meira fáa møguleikan til tað uttan at kenna seg forðaði av einari skipa
takk fyri ja takk fyri og tann næsti at við
merki johannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja sjálvandi tá vit mangla arbeiðskraft so er tað skilagott tá mann hyggur eftir tí arbeiðskraftinum sum sum eldra arbeiðskraftin sum hevur hug til at arbeiða meira a mann gevur teimum møguleika til tað eg eg hugsaði at man hevur eina skipan dag eisini við at mann kann útseta pensjónina so mann tjenar sum mann kann uppkjena hsær meirpensjón tá man eigur sog gevst eg ætlaði bara sbara at spyrja sólvut nolsøe um tað er um tað ernógv sum brúka tað tí eg veit at fleiri eldri tey tey arbeiða fulla tíð eisini til dømise á sjónum eg veit ikkium sólm nolsø veit nakað um tað hvussu nóv
brúka tað tann møguleikan takk fyri ja takk fyri so er tað røðarin
aftur solvit er nólsoy ger sovæl takk fyri ja man kann útseta pensjónina og minnist meg rætt so vóru tað nøkur hundrað um trý hundrað sum hann valti útseta pensjónina sum eisini er ein fín skipan haldi eg sum verður galdandi ínøkur ár nú minnist mær aftureru tað trý hundrað mynnra

jfrú forkvinna eg eri ein av teimum sum havi eina tiltøk til at tað eru arbeiðararnir tað eru tey sum eru úti á markini og stríðast hvønn dag sum eru við til at fíggja okkara vælferð at vit hava ráðini til at hava eitt gott heilsuverk at vit hava ráðini til at hava góða umsorgan fyri okkara eldru at vit hava ráðini til at hava børnini í barnagarði og vit hava ráðini til góða skúla og vit hava ráðini til at útbyggja samferðslukervi og vit hava ráðini til at víðka ov betura um okkara vælferð í samfelagnum tað er sum so útgangsstøðið hjá mær yvir fyri hvussu vit eiga innrætta samfelagið tað er tað at vit hava eina fjøld av fólki sum gjarna vil arbeiða sum gjarna vil íta sum stríðist hvønn dag tí tey síggja virði í tí tey hava eitt virði í at fara upp og fara glað til arbeiðis hvønn dag fyri at gera nakað til nyttu og fara móðutroytt heim aftur til familjuna fyri síðani gera seg kláran til næsta dag øog tí er tað vit í sambandsflokkinum altíð hava hildið at vit skulu ikki forða nøkrum í at sleppa til arbeiðis tey sum hava hug og orkuna og heilsuna til tað tey skulu sjálvandi sleppa at arbeiða og hetta er sjálvandi eisini galdandi fyri pensjonistar vit vita sjávandi eisini at tað eru pensjonistar sum ikki java orkuna ella hava hugin ella hava heilsuna til at fara til arbeiðis og tey taka vit okkum eisini væl av og undanfarna samgonga kann eg so heiltsa og siga gav øllum pensjonistum ein rættiliga rættilig litt ein stakur pensjonistur fekksekstan hundrað krónur meira um mánaðin at livafyri og tað er so nakað sum merkist hjá pensjonistunum í síni heild so spyr onkur jamen havi ráðini til tað og haldføri og sovíðari men eg eri vísur í at teir pengarnir so pensjonistarnir fáa í allarallarflestu førum eg veit eftir undantøk fara út aftur til nýtslu og tískil kemur bróðurpartin av teimum pengunum í umføri samfelagnum og bróðurparturin kemur inn aftur í kassarnar onkursvegna í tí umferinum tað skapar úti í samfelagnum tað er molplikatoreffekt og annað og tann mulplokateffektin av teimum pengunum sum fer út til pensjonistar sum ikki hava so øgiliga nógv at rudda við er størri enn av teimum sum hava nokk av tøkupeningi øh og tí valdu vit at lyfta pensjonistarnar so hevur onkur hart okkum eitt sindur fyri ja men tit lækkaðu júm markið frá trýss túsund niður á fimmogfjøruti túsund ja tað gjørdu vit men eingin ikki ein tann einasti ein pensjonistur fekk minni í pensjón av tí orsøk tí vit hækkaðu samstundis pensjónina betýðiligt soleiðis at tann og vit lækkaðu trýss prosent niður í tjúgu prosent móti oknin elpa fimmogtjúgu rosent í hvørjum aldrsbeiggi mann var tað gjørdi tað at eingin pensjonistur misti tað tryggjaðu vit okkum so øll fingu meira eisini hóast tey vóru til arbeiðis og kentu yventúvelt trýss túsund men tað sum vit so sóu og hava hoyrt eftirfylgjandi er at pensjonistarnir nú fokusera upp á at markið farið frá trýss túsund niður á fimmogfjøruti túsund og nú skera tey ta inntøkuna vekk tavil sig at nú vilja tey ikki tjena trýss túsund og fara heim og gevast at arbeiða tá men nú arbeiða tey upp til fimmogfjøruti túsund og so siga tey nú tími eg ikkiat arbeiða meir tí at mótrokningin blívur forstór altso skattur og mótroknin blívir so høg at hetta loysir seg ikki fyri mær og millum annað kanst tú koma út fyri vist tú arbeiðir akkurupp um hesi her trýss túsund krónur at mótrokningin verður so stór at faktiskt hevur tú meira ella minni einki eftir sjálvur tí tú missir jú brennioyljurstudningin í einum hoyggi upp á einum sjey túsund krónum tá tú fert upp um ta upphæddina so tað er ikki ein skipan sum er arbeiðseggjandi og er tað nakað vit hava brúk fyri júst nú so er tað tað vit fáa eina skipan sum ger at okkara arbeiðsútboð verður víðkað allir geirar í samfelagnum tað verður innan fyri vælferðarøkin innanfyri røktina innan fyri umsorganina innan fyri framleiðsluna innan fyri altso útfugningsvinnuna hjá okkum øll skríggja eftir arbeiðsmegi og vit innflyta arbeiðsmegi uttanífrá í stórum tali so spurningurin er hvat kunnu vit gera fyri at fáa víðkað um tað arbeiðsútboðið vit hava hjá føroyingum her heima í føroyum ein máti er hetta pensjonistarnir sum hava hug orku og heilsuna lati tey sleppa til arbeiðis uttan at vera mótroknaði bruttu kostar akkurát hettar sygst hesar her hálvfjerðs fýrs milliónirnar eg veit væl so sigur man eingin fer i útseta pensjónn og sovíðari jú tað fer onkur at gera allíkavæl men tey tølini sum komu fram í tí fyrispurninginum vóru at samla sæð var hatta hundrað milliónir krónur men tað sum kemur at henda er tað at fólk allarhelst fara arbeiða meira enn trýss túsund sum tey gjørdu áðrenn men fara upp aftur longur upp eg eri ongan løtið iva um og eg veit tað eisini av prátum mann hevur við fólkini sum fær pá pensjón ella eru pensjonistar at tey siga nei eg tími ikk at arbeiða longur enn fimogjruti túsund tað er fordýrt hjá mær at fara til arbeiðis aftaná tær fimmogfjøruti túsund tí nú erðu eg mótroknaður oman á t betalir skatt eisini hoyri í argumentini um jamen hvat við einum sum tjena fimm hundrað túsund men halló ein pensjonistur sum tjena fimm hundrað túsund eru tit greið yvir kleka betalir í skatti er væl ikki hann sum skal fíggja hinar pensjnistarnar tann sum er blívun pensjonistur hóast hann ynskir at tjena pengar ella tjena pengar eg unni væl tí pensjonistunum sum ynskir at arbeiða fulla tíð í fullum góðum starvi frameftir og tjena kanska fimm hundrað túsund og betalið kanska tvey hundrað oman fyri tað í skatti eg unni væl honum at fáa eina pensjón sum ikki mótroknað vissu taðskal vera barametrið tey eru skal eso heilt siga ikki so øgiliga nógv sum tjena teir pengarnar sum mann kann ikki innrætta eina samfelagsskipan eftir tí einstaka sum tjenar so so nógv vit mugu gera eina heildarskipan sum dekkar heildina sum tekur atlit til hvussu víðka vit útboðið av arbeiðsmegi í føroyska samfelagnum tað er tað vit hava brúk fyri hesum tíðum har ið allir geirar skrýggja eftir arbeiðsmegi og arbeiðsloysið sum vit vita er ikki bara metlágt men faktiskt kunnu vit siga at okkara arbeiðsloysi er null tí t null komma átta prosent eru tey fólkini sum eru í skifti millum eitt arbeiði til eitt annað og so kanska tey sum ikki tíverri formáa sær atvera tøk á so hetta uppskotið hjá sambansflokkinum snýr seg um at arbeiðsinntøka tað vil siga ikki uppspardar pensjónir og annað tær verða ikki frítiknar fyri mótrokning men ert tú til arbeiðis og tjenar eina lønarinntøku fyri at vera úti á arbeiðsmarknaðinum tað kann vera innan fyri røkt tað kann era innan fyri umsorgan tað kann vera innan fyri tænastuvinnu útflutningsvinnu ella framleiðsluvinnuna tann lønarinntøkan skal eftir hesum uppskotinum ikki mótroknast

so eg má siga at eg haldi allíkavæl at tónarnir hava verið rímiliga jaligir at hækka markið ikki at avtaka markið men har er tað bara eg sigi minnist til vit prøvaðu tað nummarið at siga ókey nú lækka vit mótrokningsprosenti frá trýss prosentum niður á ávikavís tjúgu og fimmogtjúgu prosent og lækkaðu hsigur trýss túsund niður á fimmogfjøruti túsund og úrslitið var at pensjonistarnir fokkuseraðu upp á ókey nú arbeiði eg bara upp til fimmogfjøruti túsund tí nú veru eg mótroknaður koyra so markið á fýrs túsund so fara pensjonistarnir arbeiða up á fýrs túsund er tað tað vit vilja skul vit so siga pensjonistan ja farið til arbeiðis upp til fýrs túsund men arbeidu tit ein tíma afturat so skuld eg kanska betala eini trýss hálvfjerðs ella fimmoghálvfjerðs prosent í almennu kassanir fyri at fara til arbeiðis tá veit eg at nógvir pensjonistar fer at siga nei tað tími eg ikki so verði eg heldur heima og nýti ella njótið mítt otium so eg vil siga tað at eg vóni at vit kunna finna eina semju um hetta her og eg skal ikki útihýsa at vit kunnu byrja við at seta eitt ella annað markuá vist tað kann gerast fyri at fáa eina semju men eg vil mæla til at vit ikki gera tað tí tað fer at økja munandi meira um arbeiðsútboðið og er tað nakað vit hava brúk fyri akkurát í hesum døgum er at hava eitt hægri arbeiðsútboð enn vit hava í dag soleiðis at vit fáa eina enn størri arbeiðsstyrki so hetta vóru orðini
men herfrá frú forkunnugan takk fyri takk fyri tað er ein røð av viðmerkingum tann fyrsta frá kaili og
johannesen ger so væl er kanska eit sindur kalt at siga at øll skuldu arbeiða á arbeiða arbeiða tí vit arbeiða nógvir forvegir føroyingar men tey sum hava arbeitt við hesin her framtíðar pensjónsskipan hava sæð nakrar talvur um hvat mann kostar alt eftir hvussu mann gerst eldri tá i vit vórðu úti á arbeitti við tí tað var kokostnaðurin eksploderaði so so haldføri altso tað má vera gera betri haldføri í føroyska búskapinum at eldri fólk verða motiveraði til at vera so leingi út á arbeiðsmarknaðinum sum yvirhøvur møguligt er bárasteinnielsen ikki samdurið
við tíðir
árasteinielsen ger so væja takk fyrú forkvinna eg skal ikki fara so øgiliga langt aftur í søguna men eg skal líka minna á at tað eru fleiri royndir ella blivu fleiri royndir gjørdar um at fáa eina tvungna uppsparing til pensjónir í føroyum tað lukkaði so til enda nú her í tvey túsund og hvat høvda verið tólv har á leið tá mann setti út í verk og og tað eiga vit øll at fegnast um og tað fer at tryggja okkum sum nú er á arbeiðsmarknaðinum tað at vit hava eina rímiliga pensjón tá viteinaferð koma har til men tey sum nú eru pensjonistar hava ikki ta upsparingina og kanska fleiri av teimum ynskja at arbeiða tí tey fáa nakað burturúr tí men tá tey so síggja tað tey verða mótroknaðir so ynskja tey ikki tað meira og tað kann ikki vera gott fyri haldføri ø nú hevur kale ogholm johannesen gjøgnum forkvinna og verið við í leikinum leingi og vit hava hoyrt hesi her mansigur áheitanirnar um at ansið eftir haldførinum í øll hesi her tjúgu árini men tað gleðiliga er hent í føroyska búskapinum tað er tað búskapurin við virðisvøkstri er fleiri faldaður sí síðstu tjúgu árini ega viðbági kaleo hava kalleoholm johannesen hava luttikiðí
ikki
fyri síðan er tað liljan weiðe ger so væl ja takk fyri frú forkvinna øh eg eri samd við bára steinielsen um at hetta her markið fyri mótrokningina tað eigur ikki at vera so knívskart at mann missir nógv frá upp á eina krónu sum mann tjenar meira tað má vera onkur annar máti at gera ta upp á soleiðis at tað vera nógv meira glýðandi yvirgongd eg festi meg í hesa motiplikatoreffektina sum bára stein nevndi at tað er fínt at ríki pensjonistar eisini fáa eina fólkapensjón ella fáa almenna veitingar tí at tað fer at økja um motiplikeffektina úti í samfelagnum tey fara í at brúka pengarnar sum fáa pengarnar inn umvegis mveg so haldi eg barat vit skulu strika allan inntøkuskatt og sum skulu forbrúka okkum til vælferð men annars mín spurningur til bára steinielsen er at um hann er sinnaður a hækka pensjónsaldurin meira enn ætlanin er at hækka ann hann verður jú hækkaður til sjeyogtrýss eta hálvt um í tvey túsund og fimmogtjúgu og áttaogtrýss í tvey túsund og tretivu um tú kundi hg
seinni
ger sovæl bárasteinilsen ja takk frú forkvinna til liljna veiði gjøgnum forkvinnuna so er tað soleiðis at sambandsflokkuriner ikki forsprakkarin fyri at koyra pensjónsaldrin alt ov høgt upp men vit halda fast við ta skipanin sum er løgd í fasta rammur nú tial tað hækkar í fimmogtjúgu til sjeyotjogjetao hálvt og so tretivu tl til áttaogtrýss og so er ein loysnur lagdur fyri hvussu tað skal hækka víðari og tað standa vit so inni fyri vit hava ikki avtikið ta skipanina tá vit sótu samgongu seinast høvdu meirilutan so tað standa vit við men ikki at gera meira enn tað men eitt við hesiner mosplikatoreffektini eg segði ikki at tað var fyri tey ríku tað var fyri taðn meinaðat pensjonistir hesar her sjey átta túsund pensjonistarn sum vit hava tá tey fáa ein túsund lapt meira um mánaðin og serliga nú príshækkingarnar øgiligar so igu ist onga løtu í at bróðpartanr teimum pengunum koma út í umferð og skapa ein størri búskap í føroyum eina størri nýtslu og líka minni etta høga løgting á at tað er altso bara ein triðingur av okkara inntøkum at fíggja vælferðinar við sum kemur frá persónsskatti restin kemur frá vinnuni og frá nýtslugjøldum fórbrúk
í gjøldum hjá brúkaranum og vinnu takk
takk karla tergarson gjørt væl takk frúfólkuna í várfrágreiðingini sum búskaparáðið legði fram tá vísti formaðurin har í frágreiðingini at sum nú er er forholdið ímillum tey arbeiðandi vit mugu siga tað og pensjonistarnar eitt til fýra um fimtan ár var tað eitt til trý um tretivu ár eitt til tvey ella soleiðis nakað soleiðis naka og tað verður upplýst at hetta kostar hetta her sum nú er hálvfjerðs fýrs milliónir kanska hundrað milliónir annað hvussu mann roknaði sovorðið nakað hevur verið sambandsflokkurin ella bára steinilsevni eina útrokting kann ikki mær kosta um tíggju fimtan tjúgu tretivu fjøruti ár í takt við at tað
og fleiri fleiri eldri
bbárasteinilsen gersuvæja takk fyri forkvina nú nú havi eg tað vón til framtíðina at alt fer at ganga gott og at vitblíva eldri og eldri og vit blíva frískari eisini longri tað og siga at vit verða eldri men tó frísk og arbeiðsfør so eg havi eina tiltøkt til at pensjonistar í framtíðini eisini fara at arbeiða longur upp í árini og vera við til at fíggja og bera ein part av tí tørvinum á arbeiðsmegi sum er til at røkta ja bæði tey eldru á ellisheiminum tey sjúku og veiku og sovíðari sum krevja sa røktina men eg skalt líka minna ella upplýsa karlot hergarsson gjøgnum forkvinnuna at tá eg fyri tjúgu árum síðan sat sum landsstýrismaður í fíggjarmálum tá hevði g eisini ein bólk sitandi á arbeiði í pensjónum tí tað var neyðugt at gera nakað við huhesar pensjónirnar tí annars bleiv hetta her býti eitt til tvey í eitt til trý eitt til fýra áog fóroy at fóra heysun um tjúgu ár men eg kann tíbetur standa her tjúgu ár seinni og staðfesta at føroyar eru ikki farnar heysin tað gekk eitt sindur tungt tá í tvey túsund og tíggju ár aleið men annars gekk tað rættiliga væl og arbeiðsloysið bleiveittsindur høgt men vit fingu banka tað niður aftur og hetta er tjúgu ár seinni men nú
fer tað aftur um tjúgu ár at vit fara á heysin men lat okkum nú síggja vit skulu klára at vaksa um búskapin í føroyum sum fara vit ikki á hesin
betur seta í skunnleikstøtti ger so væl ja takk fyri nú nevndi bara steig gjøgnum formannin at at tað loysir seg betur í dag at arbeiða nógv betri sjálvt um mann koyrdi markið niður á fimmogfjøruti men tað virkar sum at tað slær ikki sovorðið til gjøgnum fólk er eg veit ikki beta ikki trúgva tí ella hvat men tað er altso veruleikiðin og so eg hugsi um at hann var eisini niðan eisini her at hvussu nógv ein fólkapensjonistur fær meira útgoldið í dag og tað er sekstan hundrað og fimmogtjúgu krónur ein stakur og fimtan hundrað og áttaogtrýss ein giftur tað vil siga eitt par fær trý túsund og hundrað og seksogtretivu krónur meira útgoldið um mánaðin enn áðrenn ja borgarliga samgongan kom til so eg haldi at hon hevur verið rættiliga góð fyri okkara kæru

bárasteinilsegersæja takk frú forkvina ja tað er eingin ivi um at vit í undanfarnu samgongu stríddustokkara dystkkamm siga fyri at fáa tryggja okkara pensjonistar tað vóru eisini vællyftir sum vóru givin til valið næstseinast og tey vællyftini hildu vit og pensjonistarnir fingu kanska meira enn tað sum vit høvdu lovað í væl í vældystinum men tað er teimum væl lunt og tað kanska ger at pensjonistarnir í dag klára seg rímiligt hóast hendan høga prísvøksurin ertar upplivus seinastu tíðina men hinvegin so kundi eg vend spurninginum til núverandi samgongu tí eg havi ikki eg væntið at landsstýriskvinnan kemur upp her og hon kundi kanska svara upp á hvørjar ætlanir hevur henda samgongan fyri at gera batar fyri pensjonistarnar bæði teir sum ynskja og vilja og orka og hava hug at arbeiða og teir sum ikki hava møguleikan at illa ynskja
at arbeiða takk frú forkvina takk fyri næstura røða verður erhard joensen
heftir eitt uppskot frá sambandsflokkinum um at fáa strika mótrokningina hjá pensjonistum

sambandsflokkurin hevur lagt tað fram tí tað sum stýrir atferðini hjá pensjonistum tað er hvussu teið verða mótroknaðir í stóran mun e ta hvussu tað verða mótroknaðir sum stýrir atferðini í mínum fyrispurningi til almannamálaráðið sum er líkasum grundarlag undir hesum her undir hesum uppskotunum har bleiv upplýst at hetta fer at kosta bruttu umleið fimmoghálvfjerðs milliónir

talið er minni okur vita bara ikki hvussu nógv minni ein partur av hesum her av hesi mótrokningini tað er hjá pensjonistum sum tjenar rímiliga nógvar pengar men sum eisini hava kapitalinntøku tann kapitalinntøkan hon verður eisini mótroknað ein partur av kapitalintøkuni verður mótrknað og tað eru rættiliga nógvir pensjonistar sum hava í dag eina rættiliga stóra kapitalinntøku sum verður mótroknað sostatt er hetta her mest basera upp á teir pensjonistar sum faktiskt tjena lítið teir sum hava eina lága inntøku men sum fyri at fáa endarnir at røkka saman gjarna vilja taka eitt eykatak og taka nakar tímar á arbeiðsmarknaðinum og okur hava við tí mótdrokningini sum okur hava í dag at okur hava koyrt hanar niður á fimmogfjøruti túsund óansæð um okur hava koyrt hana niður á tjúgu prosent fimmogtjúgu prosent hjá nøkrum so stýrir hon atferðini tað hava okur lært av tí uppskotinum sum bleiv lagt fram tá tað er gleðiligt at nógv sum hava havt orðið her í dag tey hava verið jalig yvir fyri sjálvum uppskotinum men tað ljóðar ikki sum at hetta her uppskotið verður samtykt men kanska verið okkurt sum er frægari enn tað sum er í dag samtykt og tað er í sær sjálvum gleðiligt mótrokningin vissu okur taka ta samlaðu mótrokningina sum er upp á umleið fimmoghálvfjerðs milliónir vissi okur deila hanna yvir hi se áttaogtjúg hundrað menniskjuni so er tað í miðal umleið seksogtjúgu túsund krónur sum verða mótroknað per pensjonist í miðal og tað tilsvarar tað og tú verður mótroknaður tjúgu til fimmogtjúgu prosent tað tilsvarar at at at at hesir pensjonistarnir í miðal hava eina inntøku upp á umleið hálvt andrað túsund so svarar til umleið hálva tíð hvat hetta vil gera og hvat hetta vil kosta vita okur ikki men okur vita tað at vit skikur broyta hetta her ella vis siku avtaka mótrokningina so fara hægst sannlíkt teir sum arbeiða í dag pensjonistar at arbeiða nakað meir og okur vita tað at samsýinluvís fara nøkur sum í dag ikki arbeiða at arbeiða sostatt koma at taka skattainntøkur inn og okur kunnu rokna við lsliga mett lesliga mett vilsi okur siga tað at bara teir áttaogtjúgu hundrað sum í dag arbeiða arbeiða trý hundrað tímar meira um árið so vilu tey hvussur svara til eina inntøku upp á umleið hundrað og fjøruti milliónir krónur um ári sum tað skuldi betalast umleið umleið fjøruti posent skattaa tavil siga t tað verða skatta inntøku uppá páfimmohálvtrýss milliónur tá táð hav okur ikki lagt nakran afturat sum í dag ikki arbeiði

tað er so tann krúllan á tí at fyri tann tann almenna kassan kemur at tar i merkja bara altso effektin verður sirkað helvt um helvt til kommunur og til land men tað leggja okur úti í kommununum siggurt nokk heldur ikki so nógv í at okur fáa ein

men hetta uppskotið er eitt sera gott uppskot hetta eggja fólki til at arbeiða og sjálvt um okur vita at okur í føroyum í dag hava tann hægsta arbeiðsstuttleikan yvirhøvur millumpensjonistar tað er einki annað land sum hevur ein arbeiðstuttleika sum er tretivu prosent

vit bara tosa við fólk til dagligt at hesar fimmogfjøruti túsund krónurnar er ein stoppplássir sum nokk hava lest seg fastan í og sum okur her inni einki kunnu gera fyri at broyta

og tí vil eg mæla til at etta at hetta verður at hetta verður tikið í álvara

onkur her inni minnist eg minnist ikki akkurát hvar tað væl tosaði um samhaldsfesti viðvíkjandi pensjónum nei er tað nakað ið okur ikki hava í føroyum so e tað samhaldsfesti í pensjónum tí tað eru nøkur sum fáa ekstremthøgar pensjónir og tað eru nøkur sum fáa rættiliga lágar pensjónir so okur hava ikki samhaldsfesti í pensjónum í føroyum yvirhøvur
pesse
takk fyri ein viðmerking frá oddnum skolli gjørt væl takk fyri frú forkvinna erhard joensen er inni á eitt sindur at rokna hvat vit eventuelt kunnu fáa inn í skattið vit fingu at vita at tað sum var í uppskotinum var skeivt men kann erhard joensen kanska geva okkum eitt boð uppá hvussu nógv ársverk metir sambandsflokkurin at hetta kann geva afturat til føroyska arbeiðsmarknaðin er tað eitt ein meting av hvussu nógv fólk ella hvussu nógv ársverk mann rokna við at fáa afturat inn í
við búskapin
gjørt væl takk fyri forskýrðina sambært okkum hevur við vilja ikki upplýst ella mett um hvussu nógv ársverk ið kunnu koma og tað um at gjørt av eini bitrari erfaring tað var at tá mann broytti mótrokningina síðst so forvæntaði mann eitt og tað øvuta hendi tí er tað hopuligt at siga men okur kunnu siga fyri vist at tað sum í allar hægstan grad stýrir atferðini hjá fólki tá ið teir velja at arbeiða tað er teir teir skattaviðurskiftir við eini útrokning sum eg havi fingið gjørt av einum skilfrið skattaútrokning so er marginalskatturin hjá einum pensjonisti sum er føddur áðrenn áðrenn trýoghálvtrýss frá tí hann fer frá trýss túsund upp á fýrs túsund er marginalskatturin hjá t persóninum sjeyogfýrs prosent og tað og tað sigur seg sjálvt at tá ið tú hevur ein marginalskatt sum er sjeyogfýrs prosent hjá einum pensjonisti so sigur hann stopp so tímir hann ikki meira
afyri
sum gjørt væl takk fyri fornfrøðuna ja tað var faktiskt meira enn minst sami spurningur sum ódnir skáli hevði tá ið er hann jacobs vil geva ella sannsílvísi at nøkur fara fleiri fara at arbeiða í dag tá danski staturin hann ger hann arbeiðir eisini við at strika mótvirkningina og har hava teir gjørt eina gjørtt eina kanning um hvussu nógv ársverk hetta vil geva og teirra kanning vísir ellivu hundrað ársverk og brúka vit vanligvis seta vit rokna í føroyar í danmarka millum so blivu at dividera við hundrað tað seg gevur ellivu fólk men her verður er taða jáliga nakran ábending um at
tað eru fleiri enn ellivu fólk
ja takk ger so væl erard joensen takk fyri hara formaður og til karlát hergarson tað er erhard joensen ø tað sum karlot hergarsson vísir til tað er at mann í danmark er í ferð við at avtaka tann allarssíðsta partin av mótrokningini sum er fyri tey sum tjena fýra fimm g seks hundrað túsund um áiri hin partin hevur mann langt síðani avtikið og tað er tann parturin fyri tey sum tjena har uppi sum má rokna við at arbeiðsútboðið kemur at hækka við sirka sirka etlivuhundrað so tað er ikki fyri tey sum liggja í botninum ella í miðjuni ella ovarapartin av miðjuni bara fyri tey sum eru allar allarhægst uppi tí kunnu okur ikki brúka tey tølini til nakað sum helst uttan bara grugga hetta málið við
takk fyri harri formaður ja takk fyri so vóru ikki fleiri viðmerkingar til arrardu joensen næsta røða verður í landsíkskúlan tað verður sigur stembberg
ger so væltakk fyri harra formaður ja eg haldi tað hevur verið eitt áhugavert kjak og tað er sjálvandi altíð áhugavert at umrøða hvussu mann kann bøta um korðini kann mann siga hjá okra borgarum akkurát hetta her málið við at fáa broytt ta skattafri upphæddina sum mann kann tjena tá ið mann er pensjoneraður tað er nokk nakað sum mann fær nokk so nógvar áheitanir um eg trúgvi tekvi allarflestu her inni fáa tað og serliga frá fólki sum arbeiði innan fyri ellisheim og annað har siga tey tað ati tað er eit sindur trupult at fáa avloysarar altso nógv av teimum sum eru farin frá fyri aldur hava hug til kanska at taka lýsindi fleiri vaktir og tað hevur kunnað býtt nokk so nógv um og serliga tað at mann lekkaði upphæddina við eina tjúgu túsund krónur fyri einum treimum trimum árum síðan henvur gjørt tað at tað eru eit sindur truplari at fáa fólk at taka tær vaktirnar sjálvt um mann eisini lekkaði mótrokningar prosenti so er tað blívu eg akur sum eist formagiskt tal at mann vildi ikki ella mann hevur trupult við at fara til arbeiðis aftan á hesar her góða fjøruti túsund krónur okur fara at hyggja eftir mótrokningini og tað okur eisini skrivað í samgonguskjalinum g men eg trúgvi ikki tað at okur fara at taka hana burtur tað haldi e ikki r rætt at gera eg haldi at tað má vera soleiðis at mann má velja hvat man vlhava hvat mann hevur ráð til tí okur hava ikki ráð til alt okur hava eisini nakrar tankar um tað at okur vilja leggja eftirløn um at átja fyrutíðarpensjonistum teir hava onga eftirløn í dag og okur halda eisini tað at tey sum bara hava fólkapensjón og samhandsfasta liva av í í ávísan mun sita nokk so tungt í tí og nógvar av teimum broytingunum sum eru gjørdar her inni tey síðstu árini hava verið rættaar nokkso nógv til tey sum eru á arbeiðsmarknaðinum men eg haldi at tað rætt at mann hyggur eftir at hekka tað eitt lít sindur uppaftur og tað kann gott vera tað kann gerast í stigum men eg haldi faktisk eisini av tann útrokningin sum ordni skoli vísti á er var øgiliga áhugaverd og tað mugu okur taka við at tað kaðn heldur ikki vera soleiðis at fólk sum standa u sínar av hvørjum øðrum at arbeiða fer tí um tey kanska ein dagur millum tey at í so nógvar túsund krónur at munu hvat tú fer út tí nær í lívinum hevur tú mest brúk fyri a hava eina høga inntøku er tað tá ið tú hevur smábørn og familju og byggjihús er tað tann málbólkurin mann kanska ska leggja seg meira eftir ella eta tey sum eru fólkapensjonistar ella eitt sindur av hvøroyum tað er nokk har sum tey allarflestu av okum eru men okur fara at hyggja hyggja eftir at fáa hekkað hesaher upphæddina og vónandi kann tað uppskotið fara út í hoyring einaferð nú í vár soleiðis at teir koma saman til ólavsøku so kann mann hvørfall gera hesa upphæddina eitt sindur størri eg dugi ikki at siga talu hvar tað kemur at liggjatakk
ja takk fyri so eru ikki fleiri røðarar til hesa fyrstu viðgerðina og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndinatað eru ikki fleiri mála skrá til hendan tingfund í dag og tingfundur verður aftur hersdagin tann trýogtjúgunda mars klokkan ellivu við hesi dagsskrá tað er atkvøðugreiðsla um at beina løgsmál nummar níggjuogtrýss tjúgu tveyogtjúgu er nkrei fimmogtjúgu nevnd og tað eru tær málini sum vóru í dag í samband við stýruskipanina og l tingskipanin sum formansskapurin lagt fram og tað ar tað sama við málið smálepstmáli numar hálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu sum eisini verður atkoyrt um a velja eina fgrein fimmogtjúgu nevnd til so e tað fyrsta viðgerð í løgtnsmáli nummar tveyoghálvtrýss sum er uppskot til rítsilógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorðning um ikraftreti forferøini av vistu bmc eg forskrivu lógi um endring av lóg um finansielt virksemet og tað er tað fyrsta viðgerð av løgtnsmáli nummar trýoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu tað er uppskot um løgtslóg um grundvatn og tað fyrsta viðgerð av løgsmáli nummar trýoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um loyvíðsgjald á alivinnu og tað eru broytingar í tøkugildim og so er tað framløga síðani er fundur í lokin